tingfundurr settur og vit fara til dagsskránna í dag sum er munnligir fyrispurningar og tað er soleiðis at tað eru trýogtjúgu spurningar og teir fyrstu fýra eru til jorgen niclasen landsstýrismann í fíggjarmálinum og tann fyrsta spurningin eigur jóhannes joensen og hann er viðvíkjandi flogrutini og busskoyring í vágum johannes joensen fær orðið ger so væl
takkfyri hara formaður ja hetta ern munuligur fyrispurningur til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum víkjandi flogrutini og busskoyring í vágum og tað eru tríggir spurningar og tann fyrsti ljóðar soleiðis ætlar landsstýrismaðurin at skipa so fyri at gásadalsfólk og bíggjarfólk fáa busssamband eins og flestu borgarar í landinum spurning nummr tvey ætlar landstýrismaðurin at tryggja øllum bygdum sum ikki hava busssamband í dag eitt samband frameftir ella framyvir ugnummar trý ætlar landsstýrismaðuin at tryggja at bussarbussur koyrir til frá flogvøllinum tá flogfer lenda og í viðmerkinganum viðmerkja at tað er greitt at nógv hevur verið tosað um bussleiðir runt føroya land seinastu vikunar og seinastu tíðina hetta er skilligt tí vil mann hava eina almenna samferðslu til fólkið som skal hann helst hóska til tørvin hjá brúkaranum tað skuldu helst borið til hjá borgarum a sloppið til og frá arbeiði og skúla við almennari bussfarleið um hetta ikki møguligt er helst ikki neyðugt at hava hesa tænastu sum borgarin eisini rinda fyri umvegis skattin undirritaði hevur í fleiri umførum víst á at nakrar bygdir í føroyum als einki busssamband hava ímeðan aðrar bygdir hava vánaligt samband bøur omg gásadalur eru tvær bygdir sum einki busssamband hava spurningurin er um tað er rímiligt vit koma eisini at sanna at ferðavinnan fer at blóma aftur og helst fara nógv ferðafólk at vitja júst hesar bygdirnar tað krevur gott busssamband eisini er undirritaði vitandi um at kommunurnar í vágum ynskja at skipa bíligt busssamband millum stóru bygdirnar og vágum í hesum sambandi kundi verið lagamanni hjá landstýrismanninum at fara í samráð við kommunurnar um at samskipa koyringina við bygdarleiðin landsstýrismaðurin heur eisini ført fram at hann ætlaði at skipa eitt flogruddussambandi skilt sundur frá dagliga busssambandinum vestur vágar ivasamt er um henda farleiðið er komin í trygga legu og tí seti eg landsstýrismannin hesar spurningar takk fyri ja
herði so er tað landsstýrismaðurin jørgen niklasen ger tað
harra formaður strandferðslan hevur sum høvuðsendamál at veita trygt og hóskandi ferðasamband í mun til verandi tørv og samstundis hava atlit til ein skynsaman rakstur verandi bussleiðir verða leypandi eftirmettar eitt nú við hagtalsgreiningum og um vísast kann á nýggjan broyttan tørv á ávísum øki í landinum verður hetta eisini tikið við í støðumeting sjálvandi alt kostar pengar strandferðslan hevur áhugvíst á at tað við nýggjum bygnaði á ferðafólkaprísinum har tað verður møguligt at fáa størri inntøkur frá serligu útlendskum ferðafólki ber til at fíggja nýggjar bussleiðir strandferðslan hevur longu í dag gott samstarv við fleiri kommunur um at fíggja partar av busssambandinum og hevur altíð áhuga at fara undir nýggj samstarv tað er soleiðis at fleiri staðni eru kommunurnar hava kommunurnar gjørt eina avtalu við strandferðsluna og betala so ein ávísan part fyri at mann fær økt tænastuna og tí er svarið hjá mær at eg arbeiði við at fáa eina loysn á hesum her sum spurningurin koyrir upp á og tað er bøugásadalur sum einki samband hevur til triðja spurning so er ferðasambandið til frá flogvøllinum rímiliga gott haldi eg gerandisdagar koyra oyggjarleiðir tíggju ferðir til vogafloghavn og í vikuskiftinum umleið seks ferðir og harumframt so røkir hýruvágsvinnan farleiðina væl so sum sagt tað at økja talið kostar pengar eg eri varugur við at her er ein ávísur tørvur í bygdunum sum spurningurin koyrir uppá og arbeiðir ty við tí og við einum broyttum prísbygnaði so kann mann eisini hava pengar til tað
ja tað er soleiðis at sum eg ikki nevndi at byrja við tað er talutíðirnar eru soleiðis at fyrst er tag spyrjarin so landstýrismaðurin sum hevdur havt nú tveir minutr í part so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið í ein minutt og so er tað spyrjarin og svarain aftur tvær ferðinar tveir minuttir í part men nú er tað onnur sum hava kunnað hava orðið og siri stenberg far fyrstu orðið ger so væl
takfyri harra formaður ja eg haldi tað er viktigt at mann blívur við at halda fast í at eisini smáplássini skulu hava gott busssamband soleiðis at fólk kunna búgva allastaðni í føroyum ø nú blevur tað sagt at mann roknar við at fáa meira inntøkur tí mann skal broyta prísin soleiðis at útlendingar kunna gjalda meir og so er spurningurin nær roknar mann við at at at tað sum er nakað sum kann verða sett í verk og er tað fyri allar strandfersluni e tað eisini fyri skipini at mann ætlar at gera tað tað er tað eina sum eg havi skilt tað í mun til flogrutuna so tað verið eit sindur ttað er tað er fínt við taksaflutningin tað haldi fólk eru glað fyri men sum havi skilt taðupp á krundan á korona so tú er øiliga dýrt serliga altso ung lesandi og sovarð sm er komin heim tí teð kunu ikki koyra s fleiri á ein bil so at har har er kanska eisini okkurt mann kundi hugt eftir takk fyri
ja takk so er tað høgni hoydal
harra formaður eg haldi at etað er eingóður fyrispurnin frá jóhannes joensen og landstýrsmaðurin gav eina ávísa bakgrund í hesum her men eg kundi hugsað mær at spurt landstýrsmannin altso hvør er orsøkin til at mann ikki til dømis hevur busssamband til gásadals og til bíggjar øhmær vitandi er tað er tað hvussu um sumrarnar tá ið altso áðrenn korona ra sera nógv vitjaði ferðamannamál og annað og tá nú nevnir tær útlendinar sulu gjalda meir so máttu tað eisini hvussu verað í grundarlag fyri et fyri en fri in ávísa inntøku har so hvør er gentuliga orsøkin til at mann ik hvur gjørt hatta her og eg haldi at landstýrsmaðurn hevur kanska eisini nevnt tað áður at atbroytta samferslukervi vit hava í dag so so er tað tørvur at endurskoða bussamannið til øll smáplássunum tað má vera tað má vera ein treyta at tað ber til hjá hjá fólki plássinum at fáa fáa burssamall
síðani er tað edva jacobsen
takk fyri harra formaður ja tað er ein viðkomandi spurningur og tá ið tað bleiv sagt her í svarunum at mann hyggur eftir at fáa fleiri inntøkur soleiðis at eitt nú útlendingar gjalda mor so vóni eisini at at inntøkurnar fella kanska til soleiðis at tey smáu plássini fáa betri samband nú var tað bíggjar og tað er eisini onnur samband og so er tað kanska til eitt til djáar men tað er viktigt at at sambandin eru soleiðis at tað er væl búgvandi í hesum økinum tí turisman er eitt men ofta vísir tað sovr ein stórur avbjóøringin hjá teimum sum velja at búleikast í økjunum tað kann vera tað t onkur av av børnunum visti familja gongur til onkran ítrótt at tey høvdu kallisamband til onkran buss at ann eisini hugsað tað inn og ikki bara hugsar turismuna men hvat við teimum sumi ynskja at vera fastbúgvandi í einum í einari lítlari bygd í føroyum hvussu fær fær mann tað at rigga inn tað haldi eg er ein nokk so viktigur spurningur í øllum hesum her takk fyri harra formaðurja takk
so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur jóhannes joansen
gersuvæfyrar formaður ja eg havi fleiri ser víst á at eg haldi at tá mann kallar eina leið fyri bygdarleiðir so eigur tað at koyra til allar bygdir og eg skilji ikki hví mann ikki hví mann kann lata vera við at koyra til summar bygdir tí eg oftani eru tað tær bygdirnar sum hava eina farleið og tann farleiðin er ofta øgiliga ring vánalig farleið og tí er ta øgiliga viktigt at mann hevur eitt gott samband til staðið og tað undrar meg eisini at tað skulu vera nøkur fólk í føroyum sum eru minni verd enn onnur eisini tá tað kemur bleivr til tí eg tey betala væl skatt sum øll onnur og bygdar leiðir er ein landsuppgáva ikki ein kommunal uppgáva g tá i mann vil blanda kommunalar uppgávur og landsuppgávur saman so er tað púra skeivt í hesum førinum tíhesa uppgávana eiga vit landið summar kommunur hava ráð til at hava busskoyring men tay hava allar kommunurna ikki og serliga tæir smærru kommunrnar hava tað ikki og tí er tað ein landsuppgáva eg haldi at landið eigur at taka um takas símum reiggj og fáa ornistingini í øllum smábgnum í føroyum tí ofta er tað fólkini har tey rópa ikki harðast men tey sum rópa harast eiga ikki at fáa best samband bara tí man rópa harast og soer tað tað at vit hava einki problem við at játta pengar til ymisk ting vit hava játtan til dømis yvir fimm hunrað milliónir til ein tunnlilnum í fjall að er gott men her snakkau vit nakrar hundrað túsund krónur o so or undrarligt at tað skal skula hvíla sær sjálvum tá vit kunnu játta nógv fleiri pengar til onnur ting so hetti her er nakað sum eg haldi eigur at vera ein avgreiðsluspurningur og tað er gott at landstýrismaðurin arbeiði við tí men eg hevði heldur ynskt at tað var í gjár enn einaferð í framtíðiniso eg vóni at jørgun niclasen fer at játta hesar pengarnar so vi fáa hesar farleiðirnar í ordan bøur gásadalur í hesum í hesum her fyrispurningin her men har eru aðrar smærri bygdir í føroyum sum eisini hava tørv á betri sambandi so eg vóni at hetta kemur p á pláss takk fyri
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jørgen niklasen ger so væl
tað var busssamband fyrr í hvussu so erð til beíiggjars og nú tá tað bleiv spurt nær mann gavst við tí eg haldi nokk so nógv ár síðani og og eg veit ikki eg giti tí kanska tørvurin hevur ikki verið har men soleiðsnar sum eg síggi tað so er tørvurin har tað er miðnámsskúlanæmingar sum skulu møta á á miðnámi tá verðið so í havn sum ikki hava nakað samband og mugu dúga upp á at fáa onkran at koyra seg so so tað er avbjóðandi og og tá eg sigi einki busssamband altso eg ivist í um tað er nøkur bygd í føroyum sum eitt vanligt summar hevur fleiri bussar á vitjan enn júst gásadalur tað er bara ikki tann almenna bussleiðin so so har koyrir ein rúgva bussin og eg haldi sjálvur at haðer eimann at kunna finna eina loysn eg vísi á at við ferðafólkum kunnu vit fáa meira pening eg veit at kommunurnar í vágum arbeiða við onkrum slag av sambandi og ung kommunurnar ynsktu tað so kundu vit vera í samstarv um tað hvør loysnin verður tað veit eg ikki pengarnar skal mann finnas so skal mann finna loysnina spurningurin er neyðugt at tað fær ein av teimum størstu bussunum til hesar her smábygdirnar onkustaðni í føroyum veiti strandferðslan hevur avtalu við takxa og taðvilsiga so er tað tilkall tí tí talið av ferðandi er so lítið so so tað ræður um her at at finna ta røttu loysnina mann er ivaleyst givin tí tørvurin ikki var har men eg dugi væl at síggja at tørvurin er har í dag so eg fari at virka fyri tí og tað kostar pengar og eg havi eisini í svarunum er víst á hvar eg ætli at fáa pengarnar og tað er at vit í vár fáa eina nýggja prísskipan so at útlendingar koma at rinda meir
ja og so er tað seinasta umfar johannes joensen ger so væl ormaður ja
tað er gott at landstýrsmaðurin arbeiðar við tí men eg hugsi bara tað at at vist teg skal av t hanga av at mann fær inntøkur so trúgvi eg tað loysir seg lítið at at koyra til bygdir og eg haldi eisini at bygdirnar hava tær allarflestu bygdirnar hava neyðugt á sambandi sjálvt um kanska tørvurin minkar okkurt árið og tí at oftani eldri fólk til dømis ta taytaði hatta sær iski altíð at koyra við bili so tey hava eisini tørv á at verða fragtar av og á um tað er tilkalling ja tað skal ikki svara fyri tað kann mann so gera eftir tørvinum sum er á staðnum men tú mást hvussu hava møguleika so vóni at landstýrsmaðrin arbeiðir skjótt takk fyri
ja takk so er hesin ja landsstýrismaðrin skal ikki hava orðið aftur so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og næsta spurning fara vit til hann er eisini frá jóhannes joensen til jørgun niclasen landstýrsmann og hann er víðvíkjandi dalstunnilinum og fyrst fari jóhannes joensen orðið ger so væl
formaður eg eg havi havt ein líknandi fyrispurning fyrr men eg ætli mær allíkavæl at blíva við at leggja áhrtslá á at fáa heitta loyst hettar munnliga fyrispurning til jørgun niclasen landsstýrismann í sandferslumálunum iðvíkjandi dalstunlinum og taðer tveir spurningar í hesum fyrispurninginum hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at játta nóg mikið av peningi til at arbeiðast kann við dalstunlinum alt árið og tann næsta spurningurin er nakað eftirlit við arbeiðinum við dalstunlinum soleiðis at effektiviteturin er í hásettur og at tíðarætlanirnar halda e og í viðmerkinuum kann eg lesa tað eru helst mong sum gleðast um at gongd er komin á borðingina av dalstunlinum fram til summarferðina verða fýra hundrað metrar borðaðir men síðan verður arbeiðið niðurlagt tí tá er játtanin fyri innverandi fíggjarágar uppi hetta kann tykjast meiningsleyst tí tað er bíligari at lata arbeiðið halda fram enn at rigga til og av fleiri ferðir harafturat kann tað vera torført at varðveita arbeiðsfólkið um arbeiðið er óstøðugt og ósamanhangandi á verandi fíggjarlóg eru níggju milliónir settar av árliga til arbeiðið skal arbeiðið koma á mál er neyðugt at hæddin liggur nærri átjan milliónir krónur og til tess at tryggja at játtaðir peningur verður brúktur so skynsamt sum gjørligt og at arbeiðið verður eftir tíðarætlanini kann verða neyðugt at hava neyvt eftirlit við arbeiðinum tí verður hesin her fyrispurningur settur landssýrismannin takkfyri
ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið jørgen niklasen ger so væl
harra formaður fyrsta skotið varð latið av til dalstunnilin fimta novembur í tvey túsund og tjúgu oghigartil er eru borðeiðir hundrað metrar tunnilin fer at koma út oman fyri bygdina og verir tveir komma tveir kilometur langur og átta metbreiður afturat tunlinum skulu gerast einir tvey hundrað metrar av vegi húsavíkarmegin og hundrað metur dalsmegin harafturat skulu umleið tveir komma fimm kilometrar a vegi breiðkast kostnaðurin verður mettur at vera ímillum fimmoghálvfjerðs fimmogfýrs milliónir gróti frá tunlinum tað verður brúkt til vegirnar frammanfyri tunnilin men vit hyggja eisini eftir møguleika at brúka grótið frá tunlinum til at breiðka aðrar vegir í í økinum so tað er tað sum vit hyggja uppá í løtuni tunnilsheimið hjá landsverk ger tunnilin og eftir ætlan verður arbeitt við tunlunum og borðað so langt sum játtanin røkkur tá ið hetta var sett í gongd av undanfarnu samgongu so varð avrátt tá tað skelt e á níggju milliónir um árið tað eru játtaðar níggju milliónir í ár men tað eru støðlaðar sjey milliónir frá í fjør so í ár hava vit altso sekstan milliónir at brúka til dalstunnilin í tvey túsund og einogtjúgu landsverk hevur regluliga eftirlitið við at arbeiðið við danstunnlinum er ávegis sum ætlað herundir higar til framtarbeiðið og framhaldandi tunnilsarbeiði soleiðis at effektiviteturin er í hásæti og tíðarætlanirnar halda og vit hava onga grund til at halda at at tað arbeiðið ikki verður gjørt gott tað er sum sagt longu borðeiðir hundrað metrar og vit hava sekstan milliónir í í ár at gera arbeiðið við og sum eg sigi so hyggja vit upp á ta nógva grótu g fáar tunlinum um tað ikki liggur best við at fáa breiðka aðrar vegir í økinum men tað er vit ikki komin á málið inn
takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er ta høgni hoydal ger so væl
harra formaður fyrstur at siga athetta hugskotið um tunnilstoymið er tað sum hevur fingið í gongd tá yvirhøvur at gera tær smærru landtunlarnar men eg haldi at hevu gingið alt for seint við dalstunlinum og játtanir a átti eisini vera hægri tað var eisini roynt at gjørt í undanfarna samgongu at fáa játtanina hægri men eg fari at pyrja landstýrsmannin um hvør tað er sum ger tunnilin er tað eitt tunnilshoymi hjá landsverk ella hevur mann útlesitera tað ella hvør hvør hevur borið hesar hundrað hesar hundrað metrarnar higartil er tað landsverk sjálvt og fólk sum eru ansað hjá landsverki ella hevur mann hevu manngjørt avtalu við onnur um at gera arbeiðið og er hevur nakar hevur nakar feilir verið konstateraður í sambandi við tá i mann hevur byrjar á borða
og er tað brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður nú segði jørgun niclasen at sjey milliónir vóru støðlaðar frá áðrennum í fjør tað vil siga at tað vóru sekstan milliónir at brúka í ár men sambært spyrjarunum so gongur arbeiðið bara fram til summar tað betíðir at mann klárar illa mabora fyri sekstan milliónir fram til summar tað sum hevur verið ført fram er at visti mann fordoblaði játtanina upp á níggju milliónir so kundimann arbeitt alt árið øh tí tískilji eg ikki ordiliga hesi tølini her er tað soleiðis at fyri átjan milliónir kundi mann arbeitt í eitt heilt ár illa illa hevði mann klárað at brúkt meir pengar vissi mann vissi mann arbeiddir longri tað er øgiliga gott at hoyra at landsstýrismaðurin ergóður liga upp á tað at fara og breiðka nakrar aðrar vegir rundanum í sandoynni sum sumeisini treingja til við tí grótunum sum kemur út annars ætlar e at spyrja landstýrismannin um hvussu er við m ella v viðvegagerðini í í sandalíði nær
old fær orðið
ja takk sigur sværa landstýrismaðurin at tunnilsteymið hjá landsverki m ger tunnilin eg sá í næst síðstu vikuat bílagd inni á portal hvar ið tað bleiv skotið í danstunnilin og har vórðu ryggurin á tað vóru útlendingar sum skotið og borðaði á einum norskum einum norskumi byggifelagi so tað ljóðar eitt sindur øvugt æ endamálið við hesini var at serkunnleikin skuldi vera í føroyum og okur hava byktir ellivu tólvtunlar sum føroyingar hava bygt gásadalstunnilin tað tók sjeytjan mánaðir á á borðan frá tólvta juli í tvey túsund og eitt til til jólar í tvey túsund og tvey tá var hann komin ígjøgnum uppá fjúrtan hundrað metrar og síðani hevur mann so sleppað tær niður og og og og finn finnur út av at nú nú nú klára føroyingar ikki meira nú skulu útlendingar orðnað men her varða seg bílagd av hvar ið útlendingar so er so tað vil siga tað sama so tunnils hoym hjá landsverki tað blerð sendur av útlendingum eftir tí
ja so er tað spyrjarin johannes joensen sum fær orðið tí hótt væl
takkfyri ha formaður ja nú svaraði landstýrsmaðurin íordiliga upp á spurningin sum eg spurdi tí at eg spurdi um mann var viljur til at játta teir pengarnar sum krevur sær hon kann arbeiða eitt heilt ár og landsrsmaðurin sigar at sekstan milliónir eru til taks nú og tað er so tað er so tað kann mann so brúka til summarferðina men tað er so bara eitt hálvt ár ella it lísindur meir enn tað so vistu vit skuldu hava t itt heilvt ár so mugu vit vussu hava eina tjúgu millióni ella má landstýrismaðurin forklára hvussu ið pengarni verða brúktir tí tað vísir seg at at vesir níggju milliónir til hálvt ár so burdu átjan milliónirmern okur til eitt ár ogsoer tað tað hvør borðar tunnilin tað var ætlaninir skuldu vera føroyingar sum skuldu hava ekspertisun á økinum men nú ar tað kanska ncc ella onkur annar sumborðar sum eg skilji tað kundi eisini veri áhugavert um mann ætlar at hava føroyska ekspertisu økina ella um man ikki kann skaffa tað ella ht hvat hvat er galið har tað kundi landssmannin eisini greit eit sindur frá men annars haldi eg mamma royna at skunda undir tí at tað gevur ikki meining tað kostar meir pengar at rigga til og rigga av tað gevur ikki meining tí fólk skal jú arbeita heilt ár fyri at heta ársverk so nú veit ikki hvatið fólki ger sum sum sum fer til húsa í summar skulu tei skulu læaðrar verkætlanir í føroyum ella fatar á landinum eil at koyrara tað tað gevur hvussu onga meining so at halda arbeiðið koyrandi alt árið tað má vera tað bíligasta fyri landið fyri allar partar og tað besta og ger tað eisini at tunnilin verður skjótari borðaður ígjøgnum sum man kann sleppa at gera aðrar farleiðir í føroyum so eg uni hugsa mær at landstursmaðurin líka sum greiddi frá hvat ætlanin er tað sum eg haldi er viktigast tað er at at vit a arbeiða alt árið og at vit koyra meir fart á og játta teir pengarr sum krevjast fyri at mann hevur arbeiðið til eitt heilt ár og sjálvandi hava eftirlit við at tað er effektivt arbeiði takk fyri
ja so er tað jørgen niklasen kirkjur so væl
bara fyri at eingin misskiljing skal verða har formaður so so er tað ikki landsstýrismaðurin sum játtar pengar tað er løgtingið so tað er løgtingið sum má játta við sum meiri pengar skulu vera men sum spyrjarin eisini vísti á hann helt níggju milliónir vóru for lítið og vit hava altso sekstan milliónir til hetta í ár tað er tað sum játta og tað sum er stølað tá tú verður spurt um hvør tað er sum ger tað so má eg bara siga tað sum eg veit sum eg eri konur um tað er jú tað er eitt tunnilstoymi hjá landsverk sum skal gera hetta arbeiðið men í uppstartinum hevur mann valt at fáa serkøna hjálp inn at leggja sær lag á men tað er altso tunnilstoymið hjá landsfólk sum skal gera hendan tunnilin men sum sagt í uppstartenum at hava fingið serkøna hjálp enn at leggja sær lag á takk eina
sá r tað johannes joensen tað er tað seinasta umfarið gg er so væl
ja nú vil eg hava ein svar uppá ein spurningin altso er tað soleiðis at sekstan milliónir strekkja til alt árið tvey túsund og einogtjúgu ella sekstjan til summarferðina tí mær er fortalt at ella eg havi lisið tað at at tað fáa arbeitt til summarferðina so móu tær heim so eg ætlaði líka sum at fáa landsmannið til at kunnu síggja at arbeiðið heldur fram alt árið tvey túsun og einogtjúgu ber tað til við hesar sekstan millióni
ja so fær jorgniclasen tað seinasta orðið í sambandi við hendan spurningiringuog geriso væl
ja altso tunnilstoymi er ikki mítt uppfins tað er eitt uppfinnisi frá undanfarnu samgongu eg haldi sjálvur at hvør ið gera arbeiðið er sum so ikki tað viktigasta tað viktigasta er at i játtar pengarnar til tað og tað er tað sum spurningurin var um her og mann setti tunnilsheimið í gongd og mann segði níggju milliónir um árið tað var tað og tað havi eg so hildið fast við men vit hava altso sekstan milliónir í ár tað vil siga at vit fáa gjørt munandi meira í ár enn vit annars høvdu kunnað vist tað bara vóru níggju milliónir og tá man eg farin í gongd við efta her so ímyndar mann sær at mann ikki hevur til alt árið men tað er so ræðuliga nógvar aðrar uppgávur hjá landsverk sum teir skuldu brúka fólk til so so tað er ikki soleiðisnar at at hesi fólkini blíva vekk fyri tað tað eru nógv sum skal gerast og ynskimann at játta meir jamen so er tað løgtingið sum játta tað h vit hyggja so uppá nú at fáa meira gjørt í oynni við at vit fáa brúkt grótið kanska til at braka aðrar vegir og tað bleiv spurt um sandslíð og har er ein játtan á fíggjarlógini í ár og ætlanin er atfara í gongd við at fáa ávís strekki gjørd í ár við teimum pengunum men upphæddin er nú ikki tann allarstørsta í langtíðarløgætlanin havi sett meira pening av til tað arbeiðið komandi árini men ætlanin er í í ár at seta skjøtul á og og byrja við tí partinum av vegastrekki sandoynni eisini
takst so var hesin spurning svaraður og avgreiddur og vit fara til næsta spurning sum eisini er til landsstýrismannin í fíggjarmálum og hann er viðvíkjandi ætlanin hjá smyrjuleiðum og hetlandsleiðini og tað er steffan klein poulsen sum fær orðið at spyrja gjørtíðsvál
takkhara formaður ja spurningun er til jørgen og niclasen er landsstýrismaðurin í fíggjarmálanum vitandi um um smyrlein hevur nakrar ætlanir um at gera ferðir til hetlands í tvey túsund og einogtjúgu og ella tvey túsund og tveyogtjúgu mentanaðarliga og søguliga hava føroyar og hetland havt samstarv og ferðasamband føroyingar hava óivað havt stórt skagn av hesum samstarvi gjøgnum tíðina men hetta samstarvið er tórvfánar burtur í lítið einki sum millum annað kemst av at einki ferðasamband er millum londini longur hetlendingar hava norðurlendskar røtur og summir tráða eftir at blíva ein størri partur av norðralondum og fyri jól so hevði hetlandsráðið sum er tað hetlendska umboðsráðið eitt mál til atkvøðugreiðsli sum snúði seg um at kanna møguleikarnar fyri størri politiskum og fíggjarligum frælsi og har vóru átjan fyri og tvær atkvøður ímóti hesum uppskoti og hetta kemst millum annað av at tað er stór sentralisering í skotlandi og og teir vísa eisini á føroyar sum eitt gott dømi upp á eitt heimastýri ið tekur sjálvstøðugar avgerðir hetlendingar teir hava áður gjørt íløgur í smyrilein og og teir spyrja eftir betri ferðasambandi við norðurlond og við avmarkingunum av ferðing úti heim sum vit upplivu hesi sdøðum so kundi ferðasamband við hetland blivið meir áhugvert aftur føroya landsstýrið eigur ein stóran part í smyrilágin og møguliga hetta er tíðin til at føroyingar knýta ferðasamband við hetland attur um ikki annað so kundi norrøna gjørt ella smyrilain gjørt einstakir túrar tematúruar ella hvat mann kallaði tað og orsaka hara formaður og so varð tað við atlantikk har ætlaði eisini spyrja um til tað ferðasambandið men tað er nokk ikki møguligt hjá atlantikk at lenda við verandiflúgvarum og tí er smyrilaim bara aktuelt í løtuni takk fyri
so er tað jørgen iklasen landsstyrismaður fara orðið gjár í fólk
harra formaður ognarluturin hjá landinum í smyrjilein er sekstan komma tvey prosent meðan ognarluturin hjá framtalsgrunninum er seks komma trý prosent so vit eru beint oman fyri tjúgu prosent ognarluturin er sjálvandi avgerandi fyri hvørja ávirkan og hvønn avgerðarrætt landið hevur í einum felag ø og er landið minnilutaeigar í einum felag sum eg vísi á her so hevur landið avmarkaðar og færri møguleikar at ávirka og stýra virksemi í einum felagi herundir viðvíkjandi endamálum og ætlanin hjá felagnum atlit til aðrar eigarar opinleika mótvesa almenninginum og so framvegis æh vit hava sett okkum fyri í samgonguskjalinum endurskoða ognaru landsins í vinnufyritøkum taðvsið at skulu vit yvirhøvur eiga í teimum og eg haldi at tað slíkt felag sum hetta skal rekast á vinnuligum grundarlagi og tað vil so siga at landið eigur ikki at blanda seg hevði nokk heldur ikki kunnað vi so lítlum ognarluti men hava vit hugt eftir smyrjilein so hevur smyrlein rikið tað fyrimyndarligt á vinnuligum grundarlagi og eg ivist onga løtu í at smyrlain um teir hildu at tað var ein stór forrætning at fara at sigla til til dømis etlands ella okkurt annað so so gjørdu teir tað men men sum sagt so eru vit ein ein minnilutaeigari og ynskja ikki at taka avgerðir vegna felagið men heldur at lata felag verða ritjað á vinnuligum grundarlagi og tað havi eg fult álit á at tað verður tð hava eisini úrslitini tey seinnu árini víst
ja so er tað onnur sum fáa orðið og fyrst er tað billjustinussen ger so væl
hara formaður nú viðgjørdi landsstýrismaðurin slett ikki tað meiri áhugavert verda perspektivið í spurninginum hjá steffan klein poulsen sum snýr seg um at gera taka okkurt initiativ fyri at økja um samband við hetland sum eg haldi er sera áhugavert og kanska viðkomandi eisini nú tá ið allur heimurin er afturlatin og tað kann hugsast at landsstýrismaðurin við at tikið eitt prát við loyslina í smyrjilein kundi funnið út av onkrum av tí sum lá í fyrispurningini hjá stefan klein poulsen møguliga við tað at landsstýrið saman við hetlendska umumboðsstýrinum kanska speigaði eit lítiðsindur til vist tað var tað sum trongdi til fyri at økja um sambondini millum hesi bæði fólkini í so sum liggja so tætt at hvørjum øðrum men sum hava so lítið samband í veruleikanm
síðan er tað hennir í kold
hara formaður tað er ikki á
felgi he at verið stuttligt nú havi eg eg verið inni á hvørjum fjørti í sketlandi tað hevur ig vnorrøna kundu lagt at onkra iatúrur men taðersí sóvilgi upp til teir sum sum eiga skipi men tað var eitt annað eisini smikum tankar um nú kemur steffan klein poulsen frá einum fiskivinnuøki og sjálvt hann er farin at siga hetland tað var jú ein stutt tíð hvar bar ein lítil kresur her rundan um vagligu rópti sketland fyri hetland men tað hevur antso breitt seg úteftir spakuliga soleiðis at okur vita tað at einki annað menniskja á klótuni rópa sjetland fyri hetlandi og nú man enda fara at breiða seg út og siga tað at hebridurnar skulu eiga suðuroyggja at suðuroyggin er ikki gott nokk her men nú skal hebridurnar eita suðuroyggjar eisini tað er rættiliga spesielt hvussu ein bara tey fálkini eru plaseraðir at rætta stólarnir hvussu skjótt tey kunnu oyðileggja eitt mál og og og ein brúk sum fiskimennin havar brúkt í meir enn hundrað ár siða setlendaranar komu her fyrstu ferðso er tað siri stenberg
takk fyri harra formaður nú veit iku egskat tora at siga hetland ella sketland meni eg haldi at fólk vóru glað fyri tíhan tí tað var hvussur tá ið norrøna var inni har men tað var eisini eitt uppskot frammi fyri kortinum um ati strandferðslan eisini ynskti at møguleika ella sá hvussu fer møguleika í at sigla niður á til skotlands og a hava eitt eyka skip inni sum eisini kundi hjálpa á suðuroyarleiðini tá ið ástóð og og okur vita har eru problemir við farmaflutni hjá øðrum eisini innan oyggja hjá okkum sjálvum so tað kundi upp á einan máta loyst bæði tað sambandið út av also millum føroyar og skotlandi og eisini við innanhýsistrupulleikar sum okur hava av og á og vøra til dømis í onglandi ela skotlandi er so nóg bíligari atso tað kundi eisini kanska gjørt nakað við at fingið kostnaðarstøði niður á á gerandisvørum so tað burdi verið nógv ting sum tala fyri at havt eitt gott og fæst sjálvegis samband eisini handan vegin
av
ja hara formaður eg haldi ikki stefan klein poulsen nevndi sínum fyrispurningi at tá ið tá ið rudan var tá vartað í veruleikanum etlendingar og teirra tí skettlgan ella fonn sum faktiskt bjargaði smyrjilein og tað var tað var eitt sórt sár at mann sum gavst at sigla seinni til hetlands sjálvtum eg var dugi væl at síggja at tað er ringt at fáa gjøknu mið í tað og tað hevi vri gott at fingið á samband tann vegin tá á nakran hátt var til men annars vildi siga við hennikold at við hasara logikki so skulu vit enn kalla tað fyri fiskapeing fakforrening og maiaríforreiningin í føroyum tí at skuldu vit siga hetland vil eg skal ta fyri jatland tað var tað gamla tað var tað gamla langt áðrenn langt áðrenn hesier síver nýggja orðini komin hjá hennikold so eg veit ikki eg veit ikki hvør er hvør rætt í hesunher eg eg kann got siga a stað fyð hetlandi

kanska ikki so galið viðhvørt harra formaður at fara yvir til tað danska málið tað sum nú kom siður stenberg inn á tað sum eg hevði hugsað mær at sagt og tað var nemliga tað at smyril sigldi til skotland og tað var sera áhugaverdar og og góðar túrar og tað sama fyri vinnulívið eitt sum steffan poulsen kom inn á tað var tað temadagar mann kundi sæð møguleikar staðin fyri fyri forðingar tí tað er sikkurt í at at tað er góðar temadagar sumvarð gjørdar til til ísland millum annað og tað er ikki vist at at slíkið ikki kundi komup á talið í í sketlandi sum mann kundi sæð eisini teirra mentan og teirra livumstøður so tað kuni áhugavert at at kanna eitt sindur inn til tað sum verður spurt um í hesum her spurninginum takk fyri harra formaður
ja so er tað spyrjarin aftur steffan klein poulsen ger so væl
takk hara formaður ja eg var varur við at tað vinnuliga grundarlagið er er ein stór avbjóðing tá tað kemur til hetta ferðasambandið men tað sum er rættiliga áhugavert tað er at tað er ætlanir um at byggja eina rúmdarstatión á norðastu oyggjuni í hetlandi sum kallast unskt og mær vitandi so er fóroyá telø longu partur av tí prosjektinum og veita nakrar tænastur har og vætlanin við tí statióni er at senda salyktar út eg kenni ikki hundrað prosent bakgrundina fyri hesum her men men hetta er ovabært ein rættiliga góð plasering til at útferða hetta arbeiði og eg halditað er ergiligt at vit ikki hava eitt eitt tættari samstarv við hetlendingar í dag eg eg kenni ikki nóg væl søguna og eg kenni hel iskki til hesa her detailjina um hetland og o sketland men tað tað lati eg liggja men um eg havi skilt tað rætt so hava hetlendingarlært okkum ótrúliga nógv í gomlum døgum tá tað kemur til fiskiskap og annað og tankin var at kunnu vit nú ikki gera okkara fyri at fáa teir uppaftur tí at tað er ikki gongdin seinastu tíðini e ikki verið serliga góð og tað kenst sjálvandi eisini av sentraliseringini í skotlandi men tmen tú vit mítt ynski at landsstýrismaðrin í øll førum hyggur eitt sindur optimistiskt báta og vit má ikki finnur ein ella aðra loysn um g ikki kundi byrja við onkrum lítlum stigi og ognarluturin er ja kanska bara einogtjúgu prosent men men tað er hóast alt ein fimta partur av ognarognarskapinum og og tá hevur mann okkurt at siga í í smyrjilei takk hara formaður

haraforeg veit ikki um eg skilji tingfólk rætt at tey biðja meg fara í gongd við at upprætta undirskotsruddir tað tað tað tað geur kg orlina meining og vit eru so miki lítlir eigar her at hjá mær at fara at diktera hesum felagnum sum hevur havt tað trupult í tvey túsund og tjúgu at manú skal dikterað teimum til undirskotsrutdir tað gevur onga meining hettaer ett felag sum hevur klárað seg ígjøgnum tvey túsund og tjúgu uttan so fræst fyri hjálp úr hjálparpakkanum tveyogtrý har okk klárar tað sjálvur tí tey hava ein sunnan rakstur og tað mugu tey slík feløg hava vit hava tað verða víst á vørur úr bretlandi altso vit hava ferðasamband við útheimin í dag tá tað kemur til farm at mann fer fleiri ferðir um vikuna til bretlands h og tað kemur nógvur farmur bæði til og frá so og umframt øll londini í nær námint altso visi eg nakað loysir seg so fær tað henda loysti tað seg fyri smyrjlein at sigla til hetlands so høvd teir gjørt tað men teir góvust sjálvandi tí tað er ikki loysi annars tá tað kemur til nøvn so má eg inrømma fyri hennrikold at eg eri eisini millum teirra sum siga hetland í staðin fyri sketland men tá mann so fer yvir og kallkallar kaltverd fyri grøn høvdaoyggjarnar tábeginnur keytan ella keyp kod um tað sum skal leita toskarhøvd tá beginnir líkasum ketan hjá mær at fara av men men annarsso sigi eg hetland og landsstýrið ætlar sær ikki at brúka ognarlutin til at ávirka feløg til atfara og uppræta undirskotsrutir altso rutir skulu upprættast tí tað betala seg og tað almenna skala ikki fara inn í privat feløg sum hetta o royna ávirka nakað á undirskot

tilji fullvæl grundgevingarnar hjá jøku niclasen og tað er helki endamál við fyrispurninginum at vit skulu fara at tríva undirskotsforætning men tað er bara ein veruleiki at hetlendingar teir teir stríðast eitt sindur í tí støðu sum teir í og
fór nógv prát í tingsalinum fólk verða biðin um at fara út av práti so at tey sum halda hava røðuna eru á fráðarpallinum kunnu sleppa at tosa í friði ja og tí var tankin og vinklin um um vit ikki kundu gjørt eitt ella annað vit segðu tað vera ein stór umskotsforætning sum sita seg sjálvt at tað ikki verður tað men men vónandi kann landsstýrismaðurin øll førum hyggja uppá hetta her og og vónandi ferð grundarliga at koma um í sjónum so at vit kunnu fáa eitt tættari samstarv við hetland sum er ein av okkara tættastu grannum takkaða for mær varð hesin spurningur svaraður og vit fara til fjórða spurning sum eisini er til jørgen niclasen og hann er frá sirið steðnum berg viðvíkjandi bussleiðini í økinum kring eystjóðartunnilin og havna sirið ste steðnuberg fær orðið har
takk fyri teg har formaður ja hetta er ein spurningur eisini um bussleiður so tað er afturvendandi og tann fyrsti spurningurin tað er um ætlanin er at fremja nakrar tillagingar á bussleiðini ímillum tað økið sum er rundan um eysturoynna tað eru bygdirnar sum eru har ella býirnar og havnina og um ja nær mann so kann rokna við tíeysturoyartunnilin er eitt stórt frambrot haldi øll eru glaðfyri og farleiðin er nú nógv styttri at koyra og hetta er sjálvandi til gleði og gangst fyri nógv men okur hava eisini frætt í miðlunum at hava verið stórar avbjóðingar hjá fólki sum brúka bussleiðina millum havnina ið so til dømis býr í nes kommunu og bussambandi er sera óhøgluft og tað tekur langa tíð at koma harfrá og so til havnina og tað tekur faktiskt líka langa tíð nú sum áðrenn tunnilin lat upp har vit fingu at vita og tað er eisini upplýst at fólk í nes kommunu tey náa hvørki býbussar í havn fyri at kunna fara víðari viðst tey skulu í skúla ella til arbeiði sum náa at vera frammi til dømis til klokkan átta viðst tey fara í bussi so tað er ikki ordiliga tað riggar ikki ordiliga og tað verður eisini sagt frá at tað eru eitt sindur samir trupulleikar tá ið fólk skulu heim aftur aftan á arbeiðstíð og at tað her er ein trupulleiki sum er í fleiri økjum kring tunnilum og eisini til dømis í runavíksjóantíð hevur tað stórar fyrimunir við sær at fólk kunna brúka buss báðir fyri tað grønum leiðina so hevur mann tilmælt at hava kollektiva ferðslu og hesin mann hugsar um eisini hvussu trupult tað er at parkera nógvastaðni í havn so er tað eisini eitt fyrr um hundrað fólk fara á bussi men viðst tað skal bera til so mugu busstíðirnar eisini vera tillagar tørvin hjá teimum sum slá brúka tær og tekur mann til dømis skúlanæmingar so kann mann heldur ikki ganga út frá at tað er ein bólkur sum hevur bil sjálvur og tað eru heldur ikki øll fólk sum hava bil so hetta er ein spurningur um hvat mann vil gera fyri at tillaga bussleiðina soleiðis at tað verður høgligt hjá øllum teimum sum búgva í oyggjunum kring eystrarartunnilin av at brúka bussarnar tannk fyri
so er tað jørgun niclasen sum fær orðið svara ger so væl
harra formaður føroyar verða alsamt knýttar betri saman í eitt landfast samferðskervi og er leiðin eisini blivin væl styttri millum miðstaðarøki og norðurføroyar eg veit ikki mann kann brúka tað orðið nýoystarvartunnil hevur verið opin í eina tíð verður ferðaætlanin sum kom í gildi tá tunnilin læt upp endurskoðað soleiðis nær at ferðasambandið verður so gott sum gjørligt tað er uppskot um ferðaætlan sum verður gjørt í samstarvi við kommunur og samstarvspartar og veitarar og eg havi so biðið um at tær ætlaðu broytingarnar fara til almenna hoyring áðrenn mann endaliga tekur støðu til málið og tað er okkara ætlanina tá tú verður til hoyring so við møguligum tillagingum at fáa tað nýggja felaglandið sett í gildi fyrsta apríl viðvíkjandi sundalagnum verður arbeitt fram ímóti at geva viðskiftafólki tilboð sum í størri mun nøktar tørvin á bussambandi í sundalagnummen sum sagt so verður í løtuni arbeitt við broytingum í felagtlanini tað verður gjørt saman við kommunum og øðrum og tað verður sent út í almenna hoyring áðrenn tað verður sett í gildi og málið er at fáa tey í gildi fyrsta apríl í ár tað hevur verið avbjóðandi nú tunnilin opnaði eg veit ikki at eg skal siga at hann kom sum eitt yvirakilsi í hesum tunnilin men men men ein av avbjóðingum er eisini sjálvandi gjaldið í tunnilum tí at ein bussur hjá strandfari skal siga eisini rinda og og teir prísirnir hava eisini lagað tað soleiðis at mann má hyggja upp á hvussu mann best fær røkt hetta men sum sagt tað fer út í hoyring í næstum broytingarnar og so møguliga tilhoyringar gjørdar og fóðu gildið fyrsta prís
ja so er tað onnur sum kunnu fá orða jaspur langaard er tann fyrsti gersual
ja takk fyrhar formaður eg haldi gleðiligt at hoyra at landstýrismaðurin arbeiðir við einum uppskoti sjálvandi kundi man havt gjørt hetta áðrenn tað er so tað tað er men hinvegin fyrsta apríl tað gongur skjótt í ein góður mánaði so so tað gleða vit okkum til soleiðis at fólk í økinum kunnu lættari og betri brúka prísin eisini tey tey sum kanska penlarner eg hugsi ofta at tá ið tað er ein prísur sum sum legandi liggur í dag so haldi hon liggur fínt hjá teimum sum reisa bara viðhvørt men eg haldi at tað er nokk s gott vis vit eisini kundu hugsa um tey sum brúka tunnilin nógv kanska við einum mánaðarkorti ella tígjudóðarkorti annað o fá tað inn í í hetta her upp á sama máta líkasum ta eg hopi men hugdi hyggur upp á tað sama eisini tá tað kemur til bilar serliga hjá teimum sum brúka tunnilin nóv at mann eisini har fær fær tað inn takk fyri hara formaður
so er tað magnus rasmussen ger so væl
takfyi hara formaður e n ein viðkomandi spurningur og eghaldi svarið frá sstýrsmanninum varð greitt tað sjávandi undrar at mann ikki hevði hetta upp á pláss áðrenn men eg haldi at tað er komin mann sigur meldingar um at tað burdi verið justerað her og har og eg haldi at hatta ljóðar rættiliga skilagott at mann líkasum tekur tað upp og so send tað til almenna hoyring tí at í hesum førum er tað kanska bara smábroytingar sum kunnu gera rættiliga stóran mun og tey sum kanska vita allarbest tað eru kanska tey sum brúkabussarnar og tey sum koyra sum kunnu geva sítt góða íkast og tí haldi eg eisini at sjálvt um tað ikki var klárt so nú tá ið mann kann koyra og fólk gera brúk av hesum so ivist egi í at mann fer at fáa eina góða loysn og tað haldi eg vit hava skyldu til soleiðisr at vit kunnu fáa sum mest burturúr hesum her tunlinum verður tað nevnt kring eysturoyartunnilin og havnina eisini at hugsa um havnina soleiðinar at tey fáa eisini ein møguleika at koyra øvutan veg takk fyri
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur sirið stenberg ger so væl
takk fyri og takk landsstýrismannin fyri at svar sum eg halditað er nógv gott í sjálvandi øll vistu at tunnilin var á veg og so kann mann altíð siga at mann burdi verið klárur tá ið hann opnaði men tó so trúgvi eg neyvan at tað slepst undan at mann noyðist at gera onkrar tillagingar tí mámá eisini altíð prøva seg fram tá okkurt er nýtt men sjálvandi hevði mann ynskt at tað ikki gekk líka fram til fyrsta apríl men tá ið tað er sagt so haldi eg taðer ein góð tilgongd at mann tekur málið upp saman við kommununum og at mann eisini hevur eina hoyring aftaná soleiðis at borgarar og tey sum brúka bussleiðina at hava møguleika at gera vart við seg tað tað má eg siga tað haldi eg er tað skal rósa lanstýrismannin fyri at hava eina mann kann siga fólkaræðisliga tilgongd tað dámar meg væl æ eg ynski bara bestu eydnu við hesum her uppskotinum og hopi ati at tað kemur at rigga væl soleiðis at øll fáa ta gleði burtur úr sum mann nú vil hava men sjálvandi haldi eg t er harmiligt tat mann skal bíða til fyrsta apríl men men ennars góða eydning arbeiðinum takk fyri
ja og landstýrismaðurin hann hevur ikki hug at taka orðið aftur so er hesin spurningurin avgreiddur og svaraður vit fara so til næsta spurning og nú er tað ein spurningur til landsstýrismannin í fiskivinnumálum jakobvestergaard og hann er viðvíkjandi føroyskari veðurstovu og tað er jóhannes joensen sum fær orðið at spyrja ger so væl
takk fyri harra formaður ja hettar ein munnligur fyrispurning til jakubvestergaard landsstýrismann í fiskivinnumálum viðvíkjandi føroyskari veðurstovu og spurningurin einfaldar at ljóða soleiðis ætlar landsstýrismaðurin at stovna og staðseta føroysku veðurstovuna í tøttum samstarvi millum flogvøllin og veðurstøðuna í havn og sum viðmerki kann nevna at nógvir tankar um meiningar eru frammi um hvar nýggja føroyska veðurstovan skal staðsetast flogvøllurin hevur altíð verið partur av veðurserfrøði í føroyum og greitt er at flogvøllurin er einasta stað har serlig hølir og tól eru klár tí har hevur einastu veðurfrøðingur starvast í ár tíggju í tøttum samstarvi við veðurstovuna í danmark og veðurstøðini í havn hava útbúðnir veðurfrøðingar sitið á flogvøllinum og teknað og lisið veðurkort har hava føroyingar fingið upplýst bæði loftvegis og vegis forsøgnir tað kundu tí verið upplagt at hetta samstarvið heldur áfram soleiðis at føroyska veðurstovan verður eitt samstarv millum flogvøllin har hølir og tól standa klár og veðurstøðini í havn har fólk virka í dag hetta er bæði bíligast og skjótast seta í verk óvissa er tó um hvørjar ætlanir landsstýrismaðurin ufyri hesum og tí verður hesin spurningurin settur
ja takk so er tað jacubvestergaard landsstýrismaður ger so væl
takk fyri harra formaður pengar blíiv avsettir á fíggjarlógini í ár til at skipa eina føroyska veðurstovu og byrjaðin til tað er at eg á landsstýrisfundi í í januarmánað havi kunnað um ætlanin um at fara undir ati skipana stvhar meðjan verður eftir at í minsta lagi ein veðurfrøðingur verður settur í starv í tjúgu einogtjúgu tá eg siga í minsta lagi se kundi ta verða fleiri og at í fyrstu systi verður veðurstovan bygnaðarliga løgd undir vørn og í fyrsta umfari og eg nevni fyrsta umfari og tað er í byrjanini tjúgu einogtjúgu setir vørnhølur av til taks til virðistovuna tað er soleiðis at okur hava skipað ein bólk av fólki frá fiskimálaráðnum í vørn sum saman við tí bólkinum sum gjørdi uppskot og upprit ella frágreiðing um føroyska verðutænastu ati seta seg niður ati starta byrja arbeiði við føroyskari verðistovu staðsetingin av eini virðistovu sjálvandi blívur aktuell rættiliga skjótt men í fyrsta umfari hevur mann ikki tikið støð til hvar ið vegurstovan skal liggja so tað er framvegis ein opin spurningur og tann spurningurin verður standað opin eina tíð afturat h eg skal fyrst hava at síggja frá teimum sum hava gjørt frágreiðingina og teimum fólkunum sum okur hava sett til at fyrireika heta er hvussu tey meta at arbeiðið kann setast í gongd í føroyskari viðurstovu og hvussu mann yvirtekur tær avtalu sum nú man gjørt við viðmillum annað dmi um biurtíðindi og annað hvussu hvussu øll tey tingini spæla av so í fyrsta umfari í mun til tað sum spyrja men inniá verður er staðsetingin ikki ella mann ikki tikið avgerð um staðsetingin staðsetingina takk fyri
ja so er tað aðrir tingmenn sum kunnu fáa orðið og fyrst er tað høgni hoydal ger so væl
ja harrar formaður eri ómetaliga fegin um at veðurstova føroya verður stovnsett og vit hava fyrr í tjóðveldi skuldi uppæt mann átti at mann n átti at verið í klaksvík øhsaman við við sjóvennideplum og annað týðligt har og eisini intativið í stóran mun komin hiðani og so kanska havt ein veðurfrøðing á á flogvøllin í vágum eisini ø men í mun til tað sum landsrsmaðuringreiddir frá so kundi hugsað mær at spurt hann um hvussu langt er komið við at seta n um veðurfrøðing vit eru ítera hepnu støðu um vit hava útbúnar veðurfrøðingar í føroyum sum eg veit eru áhugaðir at fara at starvast beinanvegin so nær kann ann rokna við atfyrsti veðurfrøðingur verður settur í starv á veðurstovu føroya
og ja so er tað spyrjarin aftur fyrsta er tað johannes joensen
gersu væl ja takk fyri harra formaður ja takk fyri svarið landsýrsmaðurin vísti á at hann er í ferð við at kjølfesta veðurstovuna í føroyum og fyribils verðin hjá vørn tað er so alt í lagi í tí men eg vil bara vísa á at at mann á flogvøllinm hevur bæði hølir og tólklár soleiðis at eg hugsi at tað hevi nokk verið tann bíligasta loysnin hvussu her tá mann eisini hevur tað klárt beinanveg fara í gongd men um taðer eitt samstarv millum fleiri partar tað kanntað eisini vera tað veit landsmaðurin kanska betri neg men eg hugsi bara at vísa á at hetta er hvussu er ein møguleikitakk fyri
laksur á lansurfárin jakkvøldhesturkoyrd keyp hval
ja takk fyri formaður ja tað er ein góður møguleiki
og hvat floghavnin hevur bjóðað seg fram til at vísa eini føroyskari virðistovur tað hava onnur haldi eg ella tað eru onnur møguleikar tað eru møguleikar eisini nú vil tað so vísa seg hvussu hvussu tey sum hava arbeitt við sum halda hetta skal skipastjálvur haldi eg at tað átti at ligið á einum stað helst og tað vil so vísa seg hvussu mann kann skipa tað men áðrenn mann ordiliga hevur kann mann siga sagt hvussu mann skal søkja eftir veðurfrøðingum og hvussu mann skal skipa veðurstovuna so er ikki tikin endaliga støðu um staðsetingina í mun til tað sum høvni hoyrdagin spyr um nær mann kann vænta fyrsti veðurfrøðingurin verður sett til starv so hevur hava tey fólkini sum eru sett til at fyrireika tað er fund í dag og tað er væl ein tilgongd og tað skal søkjast og mann skal mann skal fyrireika tey tingini men eg vóni at tað kann mann siga í løtu av várindum kann vera tann fyrsti veðurfrøðingurin settur í stovn og so má mann ikki havt fyrstu í gongd við at finna út dag hvussu mann yvirtekur til avtalurnar sum mann hevur við aðrar og ger nýggjar avtalur um samstarv og annað so tað er eitt ávíst fyrireikingararbeiði so tað er so farið tað er skjóttilsettur á tað og ferðið kann mann siga ordiliga í gongd í nevstu takk fyri ja takk so er tað jóhannes joensen gerhald
takk fyr ha formaður ja bara einlítlan viðmerking tað er at at føroyar er eitt land sum er tent øgilia nangvt tengt at veðrinum tað vita vit og og vit sjónir skuldu hava okkara egna okkara egnu veðurstovu eg haldi er skilagott at mann hevur yvirtikið tað eeg hugsi bara at nú havi vit sjálv verið og sæð hølir og og tól á flogvøllinum tað er rættiliga framkomið sum mannhevur brúkt og har hevur mesologur tanneinasti petoologurin í føroyum nakrantíð nakrantíð virka í føroyum hevur virkað har gjøgnum nógv ár og tað er tað er tað er tað sum inniberir sjávandi á metrologi ella tað vera metrologi tað er at hegna veðurkort eisini og á greina veðurkort so at tað krevur sjálvandi serfrøði serliga serfrøði og tað er gleðiligt át mann hevur fingið onkran føroying sum er útbúgvin til tað men eg hugsi at hølini á flogvøllinum vissu landssmaðuin hevur verið harin eg veit ikki man heg verið harn men tay kundi hava próvat hugt eftir tey eru væl eknað tað hugsi eg takk fyrija
og so er tað jakvat vestcaari sum fær tá síðsta orðið í samband við hendan spurningin ger so væl
ja takk fyri hara formaður ja tað við einum føroyskari veðurstovu er væl tað at mann skal hava føroysk veðurtíðindur sum onkursvegna laga seg til ella finna út av hvussu viðurskiftuni eru í teimum ymisku støðunum í føroyum og tað er rætt sum sagt verður at flogvøllurin hevur týðandi brúk fyri veðurforsøgnin kanska meira enn nakað annað stað í føroyum til dagligt tí floglíkindur eru ella veðurlíkindur eru avgerandi fyri flogferðsluna hinvegin so hava okur nógv annað virksemið í landinum sum eisini er tengt at veðri og vindi sum mann sigur líkinum so tað er øgiliga umráðandi at mann við tíðini fer enn datapassa sum sum onkursvegna lýsir beturi enn okur hava í dag hvussu viðurskiftini annars eru við sæ jóhannes el eg skulu hava skulu hav fjall ein ávísum hagaparti ella ella hvussu hvussu ættin er har ter vita okur men sum er vælur at ganga har mentað er ikki tað er ikki ein almenn vitan sum so og tað er sovorð nakað sum sum mann eigur at fáa til høldar ein føroyskari virðisstovu sum mann hevur tey dateini til taks l einhvørja tíð eg haldi sjálvur at tað er spennandi arbeiði staðsetingin hevur sjá fylgi ella týdning eg havi sjálvandi ikki verið og hugt eftir nøkrum hølum enn men tað kemur væl eitt týspunkt seinni í árunum kann mann fer at taka støðu til staðsetingina av byrðistovuni men tað er ikki tikið støðu til taðenn takk fyri
ja takk so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur vit fara nú undir spurningar fýra spurningar sum eru til elsubet marsetir skundlesóttur landsstýrishvønni í almannamálum og tann fyrsta spurningin eigur eykun samuelsen og hann er viðvíkjandi fólkapensjón og mótrokning ímillum tjúgu ger so væl
fyri harra formaður hetta eru hetta eru nakrir spurningar viðvíkjandi mótrokning millum hjún undanfarna samgongu setti eg haldi tað var ein tíggju milliónir av á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tjúgu so at ter verandi pensjonistarnir kundu velja at strika mótrokning millum hjún hetta varð gjørt tí at sosnønis menda skipanin er sett saman við mótrokning millum hjún so vóru tað rættiliga nógvir pensjonistar sum bara fingu grundarupphæddina í fólkapensjónini til dømis orsakað av at makin hjá teimum hevði anttil arbeiddi ella hevði eina høga pensjón við sína fólkapensjónini og so kundi makin líkasum brúka inntøkufrádráttin hjá hjúnaðarfelagnum sumbi týddi tað at viðbótin hjá makanum ikki lækkaði men men hin persónurin fekk so bara grundarupphæddina og tað var gott fyri summi men ikki fyri øll og tí avgjørdi mann at geva pensjonistum møguleika strika hetta her mótrokningina og tað var nevin at tað problemið við tí at vistmann strikaði mótrokningina yvir ein kamb so hevði tað verið summir pensjonistar sum fingu meiri pensjón og aðrir sum mistu nokk so fitt av pensjón tí gjørdi mann tað sum eina valskipan so at pensjonisturin kundi velja hvør einstakul hvat var best fyri hann og tí er tað at eg havi sett hesær her her spurningarnar fyri at vita hvussu nógv vald á nýta henda møguleikan og tað er eitt hvussu nógvir pensjonistar hava valt at strika mótrokning millum hjún íhjúgughjúgu tí tað var eingans tvey hvussu nógv fáa hesi nú meir í fólkapensjón um mánaðin og trý hvussu nógv evur hetta kostað í hægri útreiðsilum til pensjón hatta eru spurningarnir og tað er líkasum fyri at fáa at vita um tað um tað var so at nógvir pensjonistar valdu hendan møguleikan og hvussu tað ávirkaði teirra framtíðar pensjón takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er tað landsstýriskvinnan elspett hon seyptist gundlaysóttur fær orðið at gersohvæl
ja takk fyri harra formaður ja eg kann upplýsa at í tvey túsund og tjúgu vóru tað ellivu hundrað og áttaogtrýss pensjonistar ella fimm hundrað og fýraogfýrs hjún sum valdu at strika mótrokningina millum hjúnaðarfelagar men tað ber ikki til við stuttum skopbráði at svara spurningini um hvussu nógvir pensjonistar fáa meira og hvussu nógv broytingin hevur kostað landskassanum hvørja avleiðingarbroytingin hevurfyri pensjonistar er indirviduelt frá hjún til hjún tí inntøkuviðurskiftini eru ymisk harumframt skal hava seg huga at grundupphæddin er hækkað við knappliga sjey túsund krónur um árið síðani hendan samgongan tók við eins mótrokningarprosenti er lækkað til tjúgu prosent at skilja kostnaðin at broytti mótrokningin millum hjún frá øllum øðrum broytingum krevur eitt størri greiningararbeiði so eg mæli spyrjarin til at seta spurningin skriftliga takk fyri

takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er ein sera viðkomandi spurningur um settur í sambandi við tær hvussu nógv hava valt at at strika mótrokningina hvussu hvussu hevur skipandi virka tann broytta skipan sum var sett í verk og og hvat fáa hesi nú meira um mánaðin tí at men men eg skilji væl at tað er ein øgiliga stórur spurningur so so kemur hann møguliga skrivliga so kann mann viðggja hann eitt sindur meir men men eftir vikuna spurningar tá mann gjørt rættiliga stórar broytingar og mann kanska ikki altíð so lætt at hava yvirblikk yvir akkurát hvat ið tá ávirkan hevur havt til tey ymisku pensjonistarnar so tað var kanska interessant at hoyra meira um eitt tær her mál takk fyri har fólk
so er tað eyðgunu samuelsen sum fær orðið aftur at gerhvólm
ja takk fyri harra formaður eg takki fyri tann partrin ella fyri hetta fyribils svarið hetta her við eg setti spurningin eg dugi væl at fylgja landsstýriskvinnu at hetta her er nokk so kompliserað at fáa tað kanska at fáa tað útroknað akkurát hvussu nógv hvør einstakur pennpensjonistur fekk meir tí at skipanin er er vrð innviklað og eisini tí at tað eru jú gjørdar nakrar broytingar og pensjónni afturat sum sum landsstýriskvinnan eisini nevndi men hetta her við mótrokning millum hjún tað haldi eg at tey sum hava verið í tinginum meira enn eina setu kenna altil tí at teg hava verið óteljandi spurningar og diskussiónir á hesum høga tingi um akkurát tað at fáa avskaffa mótrokning millum hjún og eina ferð eg haldi tað var í í endanum á valskeiðnum har tvey túsund og tíggju tá var tað beint áðrenn líkkjutí at tað bleiv samtykt eitt uppskot av nøkrum tingmonnum um at avtaka mótrokning millum hjún og so var val í tvey túsund og ellivu og tað fyrsta sum landsstýriskvinnan mátti gera tað vór at koma við einum lógaruppskoti sum strikaði ta samtyktina tí nettupp tí tað vístu seg at summir pensjonistar visti mann bara segði at strika mótrokningina so vildu summir pensjonistar missa missa fleiri túsund krónur um mánaðin meðan aðrir vildu fáa og tað var nettupp tí at mann gjørdi hetta nú í pensjónsímskipanini at pensjonisturin skuldi sleppa at velja hvat ið var best fyri hann so at hatta er eitt mál sum hevur fylt øgiliga nógv og tað t tað eru fimm hundrað og fýraogfýrs tjún sum hava hava valt hendan møguleikan tað sigur at tað er hvussuer nakað sum sum fólk hava havt áhuga í og sum hvussu er hjá teimum er má man ganga út frá tey hava valt tað sum er best fyri tey so at teirrara viðurskifti eru eru munandi bøtt men fyri at fáa hetta nærri greina so so fari eg sjálvandi at
seta tað sum ein skrivligan ng einni sum mann kann fáa hini tølini takkfyri ormaja takk fyri faktiskt er tað soleiðis tá ið ein landsstýrismaður ella kvinnan biður um at atat spurningurin helst skrivliga so eyður mann faktiskt at steðga orðaskiftini sambært ting tingskipanin tað stendur í grein tveyoghálvtrýss stykki trý bara fyr ein ordan skyld at nevna tað tað stendur soleiðis umskrivligar fyrispurningar nei umunnligar fyrispurningar orsaka at løgmaður ella landsstýrismaður svara so aftur munnliga á sama fundi men kann eisini uttan aðrar grundgeving byja spyrjarin seta spurningin fram av nýggjum eftir regluna um skrivligar spurningar til fyrispurningar í grein trýoghálvtrýss í hesum føri steðgar orðaskifti beinanvegin men so vita við tað og tað kann vera soleiðis at spurningar eru so ella hava so nógv at at landsstýrisfólkið ikki fær tíð at seta seg ordiliga in í ta og og svara so tí er tað hendan reglan er so hasin spurningurin er avgreiddur og vit fara til næsta spurning sum eisini er frá eykum samuelsen og hann er til elsubet mersetis gunlesdóttur landsstýriskvinna í almanaá hann evur viðvíkjandi útsettari pensjón og tað er fyrsti nei eykun samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður so hopa vit at hesin spurningurin kann svarast menja tað er soleiðis nar at frá fyrsta januar í tjúgutjúgu tá kundu fólk sum komu í tí nýggju pensjónsskipanina velja at útseta pensjónina og fáa eina eina so nevnda bíðiviðbót afturat pensjóni tey fólkini sum fóru í tí nýggju pensjónsskipanina og sum hildu fram at arbeiða ella ynskt at halda fram at arbeiða aftan á teð vóru vorðin pensjonistar treytin fyri at kunna útseta pensjónina var at mann skuldi arbeiða hálva tíð minst túsund tímar um árið so kundi mann velja at útseta pensjónina men tað ber ikki til at tseta gjaldið úr samhandsfasta so at ein persónur í útsettari pensjón hann fær hann fær útgjald úr samhandsfasta og so arbeiðir mann hálva tíð ella meir og og eg sá so nú at eg havi ikki hoyrt nakað um mann evir einki hoyrt um at er um nógv fólk hava valtað ella ikki men í sambandi við eykajáttanina frá landsstýrinum í oktobur tjúgutjúgu har varð tað mett ráðiligt at hækka ella lækka játtanina til fólkapensjón við níggju milliónum og har stóð at orsøkin var at væl fleiri borgarar enn væntar hava søkt um at fáa pensjónina a útsetta og tí hugsaði eg at so var laga manni at spyrja um hvussu nógv fólk hava valt at útseta pensjónina síðan pensjónsnýskipanin hjá undanfarnu samgongu kom í gildi hvussu leingi velja fólk útseta pensjónina og hvussu nógv fær ein persónur meira í pensjón um mánaðn um viðkomandi velur at útseta pensjónina í ávíkavíst eitt ár og trý ár hatta vóru spurningarnir takk fyri harra formaður frúforkvinna
takk fyri tann næsta fáa orðið verður landsstýriskvinnan í almannamálum elsbett mersedis gunlagsdóttur ger so væl
ja takk fyri teirra formaður nú kom spyrja eitt sindur inn á tann fyrrverandi spurningin og sum eg upplýsti her so einki problem at svara men viðhvørt krevur tað eitt størri greiningararbeiði tí at at klára tað upp á eitt døgn ella nakrar tímar tað kann vera øgiliga tað er ikki altíð tað ber til so spyrjarin er vælkomin at spyrja skrivliga so skal hon fáa eitt greitt svarná men eg fari til tann næsta spurningin og tað er hvussu nógv fólk hava valt at útseta pensjónina síðan pensjónsnýtsskipanin hjá undanfarnu samgongu koma í gildi í tíðarskeiðnum januar tjúgu tjúgu til og við februar tjúguúgu eingi og hava hundrað og sjey persónar útsett pensjónina í samari tíðarskeið eru fimm hundrað og átjan persónar fyltir sjeyogtrýss ár og tað merkir at umleið eingi prosent so velja at útseta pensjónina hvussu leingi velja fólk at útseta pensjónina tey sum søkja um at útseta pensjónina skulu ikki upplýsa hvussu leingi tey ynskja at útseta pensjónina tí ber ikki til enn at siga nakað áhugavert um hvussu leingi pensjónin vanliga verður útsett at teimum hundrað og sjey sum higartil hava útsett pensjónina eru trý sum hava steðgað útsetti pensjónini aftur og so er tað tann triði spurningurin eg veit ikki um eg skal svara ella bíða
eg svari bara tú hevur eina hálvnútu tíð ja eg var ikki meg klára tú upp á hálva tað bað tí hvussu nógv fær ein persónur meira í pensjón um mánaðin um viðkomandi velur útseta pensjónina í ávikavist eitt ár og trý ár ein ógiftur persónur sum útsetti pensjónina í eitt ár fær fimm hundrað og sjeyogtretivu krónur meira um mánaðin og seytjan hundrað og hálvfems krónur meira um mánaðin um hann útsetti pensjónina í trý ár ein giftur persónur sum útsetti pensjónina í eitt ár fær fýra hundrað og ellivu krónur meira um mánaðin og trettan hundrað og hálvfjerðs krónur meira um mánaðin um hann útsetti pensjón í trýar takk fyri harra fórna takk fyri so eru tað aðrir røðar sum kunnu fáa orðið og tað er edva jakobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna nú bler tað sagt av landsstýriskvinnuni at hundrað og sjey høvdu fingið útsett pensjón tað pel siga einogtregu prosent tað sum eg kanska ver eitt sindur áhugaði at vita tað var tað at er hetta tað sum faktiskt liggur omanfyri tað sum mann kanska hevði væntað at hvussu stórprosenti stað teim rokna við fór at útseta pensjónina tí tata er faktist fimti hvør sum blívur pensjonist kan man siga gjagnusnitt sum velur at bíða við at fáa sína pensjón til seinni og harvið kanska sær tað tað ikki er beinleiðis er tørvur av tí nú kanska vegna arbeiðslívinum og so er tað eisini tað gevur eina størri pensjón tá ið tá ið viðkomandi so velur at taka pensjónina men so verður eisini sagt at trý eru sum sum hava broytt tað aftur men hugsaði bara um mann heldur eingtjúguprosent er er nógv takk fyri frú forkvinna
takk fyri ja so verður tað spyrjarin sum aftur fær orðið eykun samuelsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna hetta er ja eg haldi hetta r her er sera áhugavert at fáa at vitað at faktiskt einogtjúgu prosent hava valt hetta her við útsettari pensjón longu í tí fyrsta árinum sum sum skipanin virkar tí ati tað tað haldi eg vísir ati at skipanin kanska er skrúvað saman soleiðisr at hon er nokk so tillokkandi fyri fólk at velja hana tí at eg veit at eg havi ikki nøkur tøl beint í høvdinum her men eg minnist tá ið vit gjørdu hesa skipanina tá hugdi mann eftir at mann eisini hevur útsetta pensjón í ið hvussu er í í danmark og kanska í fleiri øðrum grannalondum og eg minnist eg las um at í danmark var var skipanin øgiliga lítið brúkt at hon var ikki serligani áhugaverd fyri fólk og tí vildu vit royndu vit at skrúva hetta saman soleiðisar at at tað var áhugavert at velja at útsetta pensjónm í føroyum og tað var eg faktiskt nokk so sikkur upp á at at hetta fór at vera ein ein ein góð skipan sum fólk fóru at taka til sín eg haldi at einogtjúgu prosent av fyrsta árið er rættiliga gott og vit vita jú tað at fólk eru øgiliga arbeiðsvirkin serliga tey fyrstu trý árini aftaná aftaná at tað er farin upp á pensjón ið hvussuer í samband við pensjónsnumskipan o hugdi mann eftir tí og tá sá mann at at at helvtin av teimum sum vóru sjeyogtrýss ár vórðu løntakarar og tað var tá ð tey vóru níggjuogtrýssáðatalið fjøruti prosent og miðalinntøkan hjá hesum her ein stórur partur av pensjonistuum sum var sjeyogtrýss áttaogtrýss níggjuogtrýss ár arbeiddu í føroyum og miðalinntøkan hjá teimum lág millum tvey og trýogtjúgu túsund so tað er rættiliga høg inntøka og tað sigur seg sjálvt at hevur mann inntøku har uppi so loysir tað seg øgiliga væl at at útseta pensjónina og tað er altso tað haldi er øgiliga gott at vit hava eina pensjónsskipan sum er fleksibul so fólk kunnu innrætta sítta pensjónstilveru og sítt arbeiðslív soleiðisnar sum sum tað nú einaferð passar takk fyri
takk fyri so er tað landsstýriskvinnan elspíddmerchetti skunnleysløttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja alt hetta her við epensjónsskipanini tað er nýtt tað er rættiliga nýtt hettar verð útseta pensjón og sovorðnið ting men tað bleiv ikki altso hvussu nógv útseta pensjónina tað er nógv nokk so nógv meir enn man væntaði men mann setti ikki tal á tann tí tað var men eg haldi hetta er yvirralt ikki hvussu nógv hava útsett pensjónina og haldi eg sjálv tað eru eisini eitt sunnustekin um at fólk sum koma pensjónsaldur at at tey er væl fyri og vilja framhaldandi arbeiða og eisini tað at tað eisini loysir væl hjá pensjonistunum at arbeiða so tað tað er mansigur ein vinstøða og vit skulu ikki gloyma tað at eisini taka tað síðuna við at ókey t y kunnu útseta pensjónina o so fær mann meira pensjón seinni og bíða man heilt til upp til tíggju ár so meini eg at tað er fordoblað meni men hesi fólkini tey arbeiða tey betala skatt og tey betala eisini onkur avgjøld so hetta her er ja eg vil siga sum eygun samuelsen spyrjar hetta er ein góð og ein falkisøgatakk fyri
takk fyri spyrjarin eyðvun samuelsen ger so væl
frú forkvinna ja eg haldi eisini at hetta her fer at vísa seg ella at vísa seg at vera ein góð skipan og eg haldi tað er virkliga gleðiligt at tað eru so nógv sum taka og velja tað beinanvegin um tá ið hon er nýggj tí at mann kann jú rokna við at at sum tíðin sum frá lígur so verður meir og meira kend skipanin at tað vera kanska enn fleiri sum velja hana so at eg haldi at fyri tey sum megna at arbeiða á hálva tíð at uppfylla tað kravið har haldi g henda skipanin virkligani er nakað sum líkasum passar til teirra tørv á arbeiðsmarknaðinum tað sum kanska kundi verið tmann heldur kanska kundi hugleitt eitt lítið sindur um tað vóru tey sum tey sum eru í verandi skipan og tey sum arbeiða ella tey sum vóru pensjonistar áðrenn tjúgutjúgu og tey sum arbeiða minni e in hálva tíð teir bólkarnir har sum ikki kanska hava tað hava so góðar skipanir tí at at mótrokninginu er jú so tíðliga kann siga frá fimmogfjøruti túsund bæði fyri verandi pensjonistar og og tey níggju a har har haldi eg mann kundi kanska hugsað ella hugt eftir eftir um tað var nakað mann kundi gjørt eg veit væl at mann hevur lækkað mótdrokningarprosenti og eg veit eisini at mann hevur givið ein skattalætta til til eina eyka skatta frádrátt til pensjonistar men tað er kanska nakað sum mann kundi dyrkað meir tí at tað eru tey sum hini sum arbeiða hálva tíð ella meira enn hálva tíð sum tølini vístu tey hava rættiliga høga inntøku við síðuna av pensjónini meðan mann kann siga tey sum kanska ikki orka arbeiða so nógv og vera mótroknaðir so skjótt at tey kanska kundu havt havt fyri neyðun e hava fingið onkran bata í tí skipanini tað er so hvussu er nakað sum mann kann hugleiða um su mann kann kanska kundi umhugsað um tað ikki var var ein gongd leið eisini tí at eg fyri at enda tað so sum vil eg siga at tey sum klára at arbeiða hálva tí og meir tey hava eina góða skipan virkliga góða skipan kanska eg halta hini eitt sindur aftur út taðð kanska kundi verið vert at umhugsa um mann skuldi hugt upp á tað takk fyri frú forkvinna
takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan sum fær seinasta umfar ger so væl
ja takk fyri teirra formaður og eg fari takk at spyrja fyri spurningin hetta við at tað skal loysa seg betri arbeiðið tað er nevniliga tað sum henda samgongan hevur pointerað og ikki bara pointerað men hon hevur gjørt tað soleiðis at tað loysir seg betri at arbeiða tá ið hon er vorðin pensjonistur og mann er einsin gjørt tað soleiðis at ein fólkapensjonistur sum ikki arbeiðir hevur fingið munandi hægri pensjón so eg haldi at vit eru komin eitt góðt stig á leiðini tí at áðrenn mann verður mótroknað verður so ella mótrokningsprosenti tað ja ja mann kann kalla hvat mann vil men altso tað stuttligt langa er simplin tað at tað loysir nógv betri arbeiði í dag hjá pensjonistum so eg haldi at vit skulu fegnast um at okkara kæru fólkapensjonistar hava tað soleiðis í dag at teir sum ikki hava annað enn eina fólkapensjón hava fingið munandi meir í fólkapensjón og úttaling bæði einstaklingar og ella einlið og eisini pør og at tað loysir seg betri hjá teimum at arbeiða og at tað so eisini er møguligt fyri útseta pensjón tað síggja vit at tað er væl móttikið av okkara fólkapensjonistum og sjálvandi er tað tí at tey eru væl fyri og klára at arbeiða so tað er ja eg vil siga at tað er ein góð søga harra formaður takk
takk fyri eg fari at taka landsstýriskvinnu fyri umfarið og minna á at tá ið kvinnan situr í formansetrinum so er tað frúforkvinna ella frúformaður ikki harraformaður mann sigur ongantíð harra tá ið tað er ein kvinnan mann sigur frú men mann kann gott velja at kalla tað formaður sum hann ynskir men tað er frúformaður bað tú at minna tøk tingið á tað takk fyri so fara vit til næsta umfar og tað er eisini til elsbethmer set skunnast átur landsstýrismann í almannamálum viðvíkjandi búð og umlættingarplássum og virknistilboðum og tað er ella jacobsen sum spyr ger so væl
eg ætlai at seta hesir spurningarnir sum eg komi so at viðmerkja hvat er sum eg spyrji um tað er til spt mersedis gunleygsdóttir og tað er viðvíkjandi búð og umlatingarplássum og virknistilboð tann fyrstu spurningurin er hesin hvat itøkiligt kemur av búð og umlaningartilboðum í tjúgu einogtjúgu og spurningur tvey hvat iðtøkilig kemur av virknistilboðum í tjúgu einogtjúgu tað er alneyðugt at búð og umlatingarpláss verða veitt til tey sum hava ein serligan tørv og bíða eftir hesi tænastu frá almannaverkinum eisini eru fleiri virkistilboð alneyðug fyri at fáa enn størri trivnað í gerandisdegnum seinastu árini lítið ítøkiligt hentu økinum eingin spaki settur í hetta skapar sera stóran ótryggleika bæði fyri tey sum bíða eftir einum plássi og teirra avvarandi og tað ørkymlar serliga tá tørvurin er so stórur runt landið hetta var eisini tað sum vit hoyrdu stóran á almannaverkinum siga frá í sjónvarpinum herfyri síðan hendan samgongan kom til er so eitt dagtilhald fyri fólk undir sjeyogtrýss vidumens latu upp á glyvrum hetta er til sera stórar gleði fyri øll tey sum nýta heimið og nýta hetta tilboð og teirra avvarandi eisini ert løgtingsmál um sambýlið á mýrini í hoyvík samtykti løgtinginum í januar eitt løgtingsmál um búð umlatingartilboð til børn og ung við autismu er eisini borið niðan tingi alt hetta er sera gott eg vit vóna um at síggja nógv nýtt á hesum øki komandi árini havi eg valt at seta hesar spurningar til landsstýriskvinnuna takk fyri frú forkvinna

so tað kom pp á pláss ja eg skal svara upp á tann fyrsta spurningin hvat ítøkiligt kemur av búumlatingartilboðum í tvey túsund og einogtjúgu tað kann tykjast sum um einki er hent í nógv ár tað er ikki heilt rætt eg ásanni samstundis at tað er og verður ein avbjóðing at fáa til viga nóg mikið at búð og umlættingartilboðum til tey mongu sum bíða og sum hava bíðað alt ov leingi eg kann tó eisini kunna spyrjarin um og tykkum mongu sum bíða kring landið at tað verður arbeitt á nógvum ymiskum stigum og støðum soleiðis at vit innan ikki ov nógv ár fáa ein eitt størri og meira fjøltáttað útboð at búð og umlættingartilboð tað verða eisini fleiri bútilboð tøk í tvey túsund og einogtjúgu altso í ár longu í ár heilt ítøkiliga kann nevnast at fimm fólk fáa bjóðað búpláss á nýunvaldi eiðrargarði og fimm fólk í nýggja samdbýlinum í klaksvík sum vónandi verður klárt hella orsaka hesimegin summarferðina í sandavagi verður tveir nýggir íbúðir væntandi eisini klárar fyrra hálvu hálv ár í ár harumframt verða trý nýggj umlættingar ella búpláss tikin í nýtsuluga eiðusgarði í vági heilt skjótt væntandi mánavirskifti februar mars komandi árini verða áleið tveyogfjøruti búpláss og seks umlatingarpláss fleiri í tórshavn um verandi byggiætlanir bera á mál og hildið verður eisini áfmt at dagføra og útbyggja nøkur av verandi sambýlum kring landið eg vóni eisini at undirtøka verður fyri bústaðarpakkanum sum í løtuni er til viðgerðar í løgtinginum soleiðis at bústaðir kann seta ferð á byggingina av fleiri bústaðum kring alt landið nú er tíðin farin eg komi upp aftur at svara næsta spurningumtakk fyri
takk fyri so er tað edva jacobsen spyrjarin sum fær orðið aftur ger so væl
tað sum eg veit merki í sum tað bleiv sagt frá áv landstýriskvinnuni so eru fleiri búpláss sum eru á veg og og bæði hetther oyragarðir har eru fimm og sambýli í klaksvík fimm og so er tað eisini í sandavági so tað er tað sum er gleðiligt við tí at tað hendnaka økinum og tað kann gott verða og tað tað veit eg eisini væl at tað hava sjálvandi verið eisini fyrireikingar sum hava verið um an hevur arbeitt við hesum her men tað viktiga tað er tað at mann sum eg skrivaði eisini í fyrispurningina so er er faktiskt tvey mál komin niðan eitt er farið ígjøgnum og eitt liggur bíar uppá sambílir bæði til ung og børn við autismu og og eitt annað og tað er o tað er so meka gott at tað blívur gjørt nakað ítøkiligt og tað sum eg sakni tað er tað mann hevur at mann hevur havt nakað ítøkiligt á skrá tí at mann kann kanna og kanna og seta bólkar og kanna og finna útav men eg haldi tað eina sum vit hugdu eftir aftaná hendan samgongan kom til har var faktiskt ikki nakað so mann hevði ikki gjørt nakað byggiloyvið klárt og tað var á mýrini sum sum vit tóku og viðtóku nú og til at gera klárt setsig ígjøgnum og tað at mann nú hevur fleiri klár longu í ár har sum fólk kann flyta inn í tað er tað sum hevur alstóran týdning tí tey sum standa á bíðilista kunnu ikki agerað nógv á einum einum rokniarki einum ecelarsi tey hava brúk fyri at tað verður ein íbúð tey kunnu flyta í og tí haldi eg nú komi landssýriskvina ikki inn á tann seinna spurningin so tað taki eg eisini tá eg fari uppaftur næstu ferð um virkistilboð tí eg haldi virknistilboð er eisini virkliga týdningarmikið tí hetta er hetta er menniskju hetta er familjur vit tosa um og ein loysn fyri eina familju er bara ta nógv meira enn eingin loysn takk fyri frú forkvina
takk fyri og so er spurningur um landsstýriskvinnan vil hava orðið aftur kann hon trýsta á knøttin og tekna til elspett mersetis gunleygsdóttur ger so væl
ja takk fyri men tað er kanska eitt gott tekn at mann má deila boðskapin í tveimum frú forkvinna nú tá mann skal fortelja tað sum mann væntar ítøkiliga fyri at henda eg fari til spurning tvey hvat iðtøkilig kemur av virkningstilboðum í tvey túsund og einogtjúgu tað verða fleiri fólk sum fara at fáa bjóðað virkningstænastur í tvey túsund og einogtjúgu øið vár letur nýtt verkstað upp á sjólætnavirkinum í klaksvík til borgarar við autismu her er talan um at savna borgarar sum eru í verandi tilboðum umframt at pláss verður fyri einum seks átta borgarum afturat nýggja virksemi hevur við sær at fleiri borgarar kunnu fáa pláss á verandi verkstovn nýtt dag til hald letur eisini upp á nýumvalda oyrargarði í vár har verður pláss fyri sjey fólkum hetta er við sær at pláss verða tøk á virkuni so frú forkvinna eg haldi ati tað sær út sum vitvið veka okkum til betri tíðir í so máta at nú biginnur mann at síggja ítøkiligt men sjálvandi mann skal eisini hava hug at tðer verður arbeitt mann sigur í langar tíðir áðrenn mann er komin hertil tað skal mann heldur ikki gloyma so men tað verður allar somlu tíðina arbeitt eg royni alt hvat eg kann fyri at finna møguleikar og viðvhvørt gongur væl og viðhvørso eru størri avbjóðingar men hvørki spyrjahann ella føroya fólk skulu vera iva um at eg royni alt tað sum stendur í mínari makt at vit skulu fáa tilboð til fólk við serligum avbjóðingum takk fyri

tað sum er ótrúliga gleðiligt í báðum hesunher spurningunum tað er tað at at mann mann fær nakað gongd tað sum hevur verið sagt nú um virknistilboð tað er tað at tað kemur eitt nýtt fyri mann sigur við fólk við autismu og tað tað koma átta pláss afturat tað er ikki bara ein ein broyting upp á verandi tilboð men tað koma nýggj tilboð og tað kemur eitt nýtt dagtilhald úti oyragarði fyri sjey fólkum og og kanska onnur eru sypiskeiðnum tað sum mær dámdi væl sum bleiv sagt og sum hendan samgongan hevur virkligan sett sær fyri tað er tað at vit skuldu síggja nakrar veruligar broytingar á hesum her góðu økjnum tí nógv av hasum her menniskjunum tey hava bíðað og ringt og spurt og bíða í áravís og tað blívur ikki ein sólkinssøga fyri ein persón fyrr enn hann byrjað hsum fyrsta dag ág einum slíkum verkstagi tá hevur hann fingið nakað sum veruliga hevur týdning fyri hansara lív og fyri hansara avvarandi og og tað at tú hevur bæði tá tú fært í bútilboð á oyragarði fyri fyri fimm fólk og og tú fært eitt dagtilhald tað ger nakrar møguleika fyri nøkur fyri nøkur fólk sum sum hava staðið á bílisti og tá ið mann hevur kanska ein familja og tað er eitt barn sum bíðar eftir til ata er einu ung lyngi ellaennar vaksin so so er tað innrætting til alla familjuna sum skal leggjast til rættis við tað at viðkomandi ikki hevur fingið ett tilboð og ikki fær sín daglidag at virka ha so tað er fantastiskt og eg eri virkuliga glað fyri tey svar sum eg hava fingið og tað gamar ta kenslu sum eg havi havt at vit flyta okkumei rættan veg tað sum vit hava brent so nógv fyri eisini okkara flokki at fáa sett í verk tað at vit hava nakað sum hendir sum veruliga ger mun og tað gera ikki mun fyri at blíva eitt tilboð sum fólk kunnu fara út til takk fyri frú forkvinna
takk fyri og so landsstýriskvinnan elsbet mersetis gunnleysdóttiur ger so væl
takk fyri harra formaður nú veit ikk um a blíva foregovistisk na má blíiv landsstýrisfólk men sjálvandi skuldi eg sagtsamgongan hugsaði um tá tey sett niður aftur at vit standa saman um øll hesi tingini tí ati nú havi hevur til dømis mýran verið her í løgtinginum og hon bleiv einmælt samtykt og spakin hann verður settur í fyrsta dagin so tað er spennandi kvíggjartún er er eitt heim til børn og ung við atismu og virkningstilboð til sekstan fólk búumlættingarpláss seks umlatingarpláss og seks búpláss so eg vænti eisini at vit fara at standa øll saman her sterk um ta tilboðið eisini og tað ger einki um um manne vís sína takk nemliga heiti takka fyri tað tí at einsamallur klærir mann einki mmáhava uppvakning og standa saman um hetta og eg kundi kanska eisini nevnt tá eg nú havi eitt sindur av tíð eftir at vit arbeiða eisini við at vita hvat vit kunnu seleisinar at tað almenna og tað privata farið e samstarv soleiðisnar at vit kunnu fáa fleiri íbúðir og so nevndi eg eisini í mínum fyrra svari um bústaðarpakkan tað vita øll at eg sett tvey hundrað milliónir krónur av í bústaðarpakkanum sum eg vænti kemur út úr nevnd og vóni um ikki so langa tíð tað plaga at arbeiða bæði væl og skjótt og har eru tvey hundrað milliónir um tað verður samtykt sssoleiðis sum tað er lagt fram til serligar máldbólkar og tað r eisini tað kundi eg altso eg havi sagt nøkur dømi tað kundi verið dømi til fólk sum hava sálarligar avbjóðingar tað kann vera lestraríbúðr tað kann vera íbúð til fólk við seinheilaskaða sum í raktatíð so her møguleikanum eru eg haldi tað álvaratos tað sær ljóst út men sjálvandi mann veit ongantíð framtíðina standa vit saman so koma vit langt takk fyri harra formaður
takk fyri vit vóru so liðug við henda spurningin og fara víðari til tann næsta tað er somuleiðis ein spurningur til elsphøvd merketis gunnleiðisstøddir viðvíkjandi plássum á vardøgum verkstøðum og tað er djóni nolsøe joensen tingmaður sum spyr ger so væl
takk fyri frú forkvina ja eg havi ein munaligan fyrispurning til lansskvinnuna og sum um handlarvard verstøð og til viðmerkingarnar havi eg skrivað at vit hava nú í skjótt nógv ár havt vard verkstøð til landsmenn okkara sum av ymiskum orsøkum ikki kunnu vera á vanligam arbeiðsmarknaðinum vegna skerdu førleikar teirra at fáa hesi tó ein góðan og innijaldsríkan arbeiðsdag á ymisku verkstøvunum kring landið tað at kunna fara til arbeiðis og gera tað munagott nakað munagott til nyttu í felagsskapini íð onnur tað gevur hesum fólkunum lívsgóðsku og meining eldsálir hava lagt nógv arbeiði í at fáa gjørt varlig verkstøðini so góð sum gjørligt og hvønn dag verður gjørdur ein stórur innsassur av fakfólki fyri at geva borgarum við skerdum førleikum ein meiningsfullan dag fleiri teirra byrja á verkstaði sum heilt ung og kunnu kanska vænta at vera har restina av lívinum kanska fleiri teir høvdu tímað og kunnað so nógv annað tíðir broytast og nú sleppa fleiri av hesum borgarum eisini á serligt skipað miðnám og spurningurin er so hvat so aftan á hetta kanska megna øll ikki ein vanligan fullan arbeiðsdag og verkstøðini kundu so møguligt vera ein aktivur partur av resttíðini av tí at so nógv er broytt frá tí byrjað v við vardu verkstøðunum er tíðin kanska búgvin til at hyggja nærri eftir um vit møguliga oyga at víðka um tilboðini ella gera tey fjølbroyttari kanska áttu hesi væl virkandi verkstðini í framtíðini eisini at fingið ein størri o aktivari leiklut fyri teiri borgarar sum koma út av serliga skipað miðnámi soleiðis at talan bæði kundi verið um at verða tilknýtt vanliga arbeiðsmarknaðin og tann varda tí havi eg sett bara tríggjar viðkomandi spurningar um fáa øll við skerdum førleikum sum søkja á vardu verkstøðini pláss ella er ella er bíðilisti til hesaher verkstøðini annar spurningur eru nakrar ætlanir um at víðka um tilboðini ella gera tey fjølbroyttari nú alsamt fleiri koma út av serliga skipaðum miðnámi og triður spurningurin kundi verið at kundu verkstøðini møguliga verið nýtt sum ein millumliður tá nógv av hesum eisini eru á vanliga arbeiðsmarknaðinum takk fyri frú forkvina
takk felagsdýskvinnan eftir spennin mær sær tí skunnumleiðis dóttir gjørt so væl
takk fyri harra formaður ná frú forkvinna og eg fari at takka fyri spurningin ella spurningarnar tann fyrsti tað er fáa øll við skerdum førleikum sum søkja varduverktini pláss ella eru á bíðilista nærum øll sum søkja fáa pláss men í løtuni standa fýra fólk á bílistan harumframt er tað eisini borgarar sum mugu verða longri longur í øðrum fyribils fyriskipanum tí pláss ikki er er ikki tøk á verkstøvunm og verkhúsunum kring landið og so er tað tann næsta spurningur er nakar nakar ætlanir um at víðka um tilboðini ella gera tey fjølbroyttar nú alsamt fleiri koma út av serligum askipaðunum í miðnámi ella skipanum miðnámi arbeitt verður støðugt við at tillaga tilboðini soleiðis at tey gerast fleiri og meira fjølbroytt størsti partrin av teimum sum eru liðug við serlig skipað miðnám hava ikki tilknýti til verkstøðini hesir borgarar hava ofta tilknýti til vanliga arbeiðsmarknaðin nakrar fáar tímar um dagin øll um vikuna undir aðrari fyriskipan til dømis tillagað starv eg haldi at serlig skipað miðnám upp á nógvar mátar er ein salskynssøga sjálvandi skulu fólk sum hava skerdar førleikar eisini hava møguleika fyri at ganga á miðnámsskúla eins og onnur ung í føroyum tað er eisini umráðandi at tey ungu fáa møguleika at fáa og varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðin við teirrihjálp og tí stuðli sum tey hava tørv á tað tey eru liðug við skúlan tí fegnist eg um at almannaverkið umhugsar hvussu verandi virksemi kann broytast og tillaga soleiðis at verkstøðini framyvir kunnu bjóða nýggj viðkomandi arbeiðstilboð til hendan málbólkin eg komi upp at svara restina tíðini faritakk fyri
takk fyri so er tað viðmerkingar frá øðrum tingfólkum og tann fisti frá edva ecessen ger so væl
fyri frá forkvinna nú nøkra ting líkjast nógv tí sum eg spurdi áðni við tilboð men tað sum vert sindur áhugavert eisini at leggja afturat tí sum sum spurningin g hevði áðni sum djóni hevur við jóvandi oensen tað er akkurát hetta her við at vit tá vit sættu skipan miðnáma á verk og høvdu tað bæði á kansdali og í havn og og í klaksvík so hava fleiri eftirspurt eisini tay øgiliga gott tey vita eina heildari skipan tí at nú ar tað kanska gingið har og hava eitt tar eftir og hvat so og onkur av teimum sum tað bleiv sagt nú kunnu kanska fara í okkurt men tað týdningarmesta fyri bæði tey sum ganga og tey avvarandi tað er tað tey kenna sína lívsleið aftan á skúlan tí onnur næmingar hava so lætt su fata ter bara hattar og niður at lesa so eri tað er ikki líka lætt tí ar ótrúliga deilig vist mann kann vita eitt sindur meir um hvat bjóða mær tá ið tað skipaða miðnámi sum viðkomundugongu
takk fyri sørtu rósa samuelsen ger so væl
takk fyri frúforkvinnan hetta rættiliga eina áhugaverdur spurningur hjá jóna nolsø joensen tá mann tosar um tey sum ganga á serligt fyri serligt skipa miðnám so hevur onkur tú tosað við onkran av teimum og spurt hvat í tað sum tey hava brúk fyri ynskir teimum er at fáa eina loysn aftan á fólkaskúlan í eitt eftirskúlatilboð áðrenn tey koma inn á serligt miðnám fyri tað at tey klára ella kunna klára at búleikast fyri seg sjálvan og tá ið tey so eru komin har frá og eru í serlig fyriskipanámi miðnám tað kann vera saman við bútilboðnum ella eftirskúlatilboðnum at tey so sleppa í eina íbúð sum tey kunna liva eitt vanlív sum øll onnur so at tað eru nøkur trin sum mangla og vit siga serliga tað trin sum manglar er eftirskúátilboðið nú hava vit rásuna sum er sólkynsøga men tað manglar so sanniliga eitt eftirskúátilboð í havn og serliga inn til tey sum hava autismu
takk fyri so venda vit aftur til spyrjaran tað er djóni nolsøe joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina og takk til landsstýriskvinnuna fyri svari ella svari tey fyrstu tvey ogtað at tað eru bíðilisti tað er sjálvandi altíð keðilig við bíðilistum men men hann er tá ið tað verður nevnt fýra so er tað jú ikki øll verðin og sum eg kenni lanstýriskvinnuna rætt so so arbeiðir hon eisini hart fyri at líkasum at fáa koma hesin her bíilistarum til lívs ø men tað kundi áavert hoyrt um tí nú tað bleiv ikki nevnt um tað er yvir alt landið ella um tað bara ella um tað er kanska serliga bara í høvuðsstaðnum attað er manglandi pláss men tað tað fái eg sikkur svar uppá men eh annars er tað eisini gleðiligt at hoyra ati jat tað verður ella at almannaverkið arbeiðir við at kanska víðka um tilboðini úti á verkstøvunum øtí sum eg eisini nevni í viðmerkingunum so er tað øgiliga nógv tað skal ikki skiljast soleiðis sum at tey tey sum blíva gomul á verkstevunum at tey tey skulu út fyri fyri at fáa onnur inn mann kann mann kann sjálvandi kann skulu tey hava framhaldandi so leingi sum tey nú megna at vera har skulu tey framhaldandi hava tilboðið meni tey ungu ella so kann mann gera nakað annað fyri tey kanska tey nýggju sum koma inn í skipanina ella inn á verkstøðini og og har eru har eru kanska møguleikar hjá tí nú kenna verkstøðini arbeiðsmarknaðin tey hava sambond við samstarvspmara og og og fyritøkur og annað og tí tí hugsi eg at at vistimann víðkar líkasum ella ger tað at at verkstøðini kunnu verða millumliður altso tað vilsia a tey kunnu verða lofta hesum fólkunum sum sum kunnu vera partvíst á á verkstøvunum og eisini úti á tí tí vanliga arbeiðsmarknaðinum tað vildi eg sæð sum eitt ei spennandi prosjekt eisini arbeiða víðari við og tí má mann alla tíðina líkasum arbeiða víðari og útbyggja hesa her skipanina og eg kunn líka upp aftur móti til tann síðsta triðja spurningin takk fyri frú forkvina
takk fyri landsstýriskvinnan elsbet mersetis gunlegstóttur ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna øh tað var soleiðisnar at spurningurin tvey varð ikki ordiliga liðug svaraður so eg forseti bara har sum eg slepti tað verða fleiri tilboð tøk í tvey túsund og einogtjúgu í varligt nýtt verkstað upp í sjólætnavirkinum í klaksvík til borgarar við autismu her er talan um at savna borgarar sum eg eru í verandi tilboðum umframt pláss ver yri fleiri nýtt dagtilhald letur eisini upp á nýumvalda oyrargarði í vár har verður pláss fyri sjey fólkum og hevur eisini við sær at pláss verða tøk á virkuni og so er tað kundu verkstøðini møguliga verið nýtt sum ein millumliður tá nógv av hesum eisini eru á vanliga arbeiðsmarknaðinum almannaverkið arbeiðir miðvís við at geva so nógvum so gjørligt møguleika at fáa arbeiði á vanliga arbeiðsmarknaðinum verkstøðini eru longu í dag millumliði millum tey sum umframta starvast á vardum verkstaði eisini megna at arbeiða í nakrar tímar á vanliga arbeiðsmarknaðinum undir fyriskipanini avtaluløn hetta arbeiðið kundi tó verið útbygt í nógv størri munsum sagt so verður arbeitt við møguleikanum at broyta og tillaga virksemi verandi virksemi soleiðis á ung sum eru liðug við serligt skipað miðnám kunnu fáa fleiri og meira fjølbroyttar arbeiðsmøguleikar eg ætlaði koma kanska elítsindur inn á spurningir nummar tvey eisini tí attað er ikki so nógv ár síðani at serlig skipað miðnám bleiv sett í gongd tað er forholdsvíst nokk so nýtt og næmingar hava fingið mennsíni førleikar og megnað í størri og minni mun at luttaka á vanliga arbeiðsmarknaðinm almannaverkið hevur víst á at verkstøðini sum eru ikki ella eru ikki brynjað til at tóka ímóti hesum ungu í løtuni tey eru noydd til at hugsa av nýggjum fyri at kunna veita teimum eitt meirandi viðkomandi arbeiðstilboð har tey fáa brúkt sína førleikar arbeitt verður enn á i deplan og eg ætli mær at fylgja meira upp á hetta arbeiði er tíðin farið ja so kundi eg líka nevnt tað ati at tað taðakkurát hetta er so øgiliga stuttligt at tey hava ment seg so mikið nógv at tey krevja meir enn bara at fara eitti vanligt virkninstilboð og tí eru vit noydd til at hugsa nýtt og arbeiða soleiðis at hesi fólkini tá ið tey koma á hetta virknistilboði at tey fáa avbjóðingar og tey fáa ein spennandi og góðan dagligdag sum hóska til tey takk fyri harra formaður
takk fyri djónu nolsø joensen ger so væl takk fyri
frú forkvinna og enn einaferð takk fyri svarið til lanstýriskvinnuna og vit skulu gleðast um har sum vit eru komin øog og sum viðmerkjaraner rósa samelsen og edva jacobsen eisini var inni á fyrr í í í hesum spurnaðaumfarinum so so er tað jú alla tíðina næsta stigið altso vit eru komin her til og og og tí er tað eisini gleðiligt at hoyra at landstýriskvinnan saman við almannaverkinum hyggur eftir nýggjum møguleikum fyri hesi fólkini sum mann sær ofta blíva liðug og hvat so altso so so endar líkasum og vit eiga all alla tíðina at hava í mentu g og minna hvønn annan á at vit eiga at útbyggja skipanina soleiðisnar at vit ikki bara fyri brúkararnar sjálvan men eisini fyritey avvarandi foreldur so tey vita ati líkasum at tað næsta tilboðið líkasum stendur í vanto og at vit hvat vit arbeiða fram ímóti ha tí tað e tí er øgiliga týdningarmikið at hava melda klárt út athetta vit ætla framyvir og og tí er tað gleðiligt at at fáa eitt eitt jalið svar upp á hendan fyrispurningin tí ati ofta so so og tað er ein rúgva av vitan har úti á á økinum sum mann eigur at troyta og spyrja tey fólkini tey fakfólkini sum hava uppbygt hesi tilboðini hvussu koma vit víðari hvørjir møguleikar eru aftaná tá ið tá ið tey koma út og summi skulu vera hálva tíð kanska har og hálva rhar og ast tað eru øgiliga nógvir nógvir møguleikar og hvat eiga eiga vit at kunna kunna finna út av innan fyri verandi karmar tað tað síðsta sum eg vil siga tað er tað at tað gleðiliga eisini tað bleiv nevnt rásin inni eysturoynni og tað kemur ein fyrispurning eisini seinni í dag um um tað atiat tá ið tey eru liðug har so er tað øgiliga nógv av teimum sum eisini hava brúk fyri at vera partvíst undir vardum ella undir uppsýðuni og summi og tí er tað eigur at vera næstan málið eisini viðvíkjandi tíð at vit eiga at geva teimum eitt bútilboð so at tey eru eisini hava tilnýti til ein vaksna víðari takk fyri frú forkvina
takk fyri landsstýriskvinnan elsbet mersetis gunnleygsdóttir ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað var ein spurningur til mín frá djóna líka áðrenn tað var um hesir bíðilistan vit snakka um at tað rý sum standa bíðilistan um tað er bara í havn ella bara onkur aðrastaðnar men tað er kring landið men tað eru vit snakka um fýra fólk so tað vóni eg at tað tann avbjóðingin verður loyst skjótt eg fari eisini at takka spyrjarin tí at eg tað at mann spyr og heldur fokus á hetta økið alla somlu tíðina eisini her frá løgtinginum er rættiliga positivt og tað flytur eisini at mann ger tað eg veit at gjónum nólsoy hann brennir fyri akkurát hesum økinum og kemur eisini mangan við sera áhugaverdum góðum spurningum tað sum edva jakobsen og djón nólsoy hava nevnt hetta her við at tey í tá ið menniskjað fær avbjóðingar so tosa vit ikki um ein persón vit tosa um heila familju og tað mugu vit hava í huga her í í í løgtinginum tá ið avgerðir skulu takast tí tað rakar so øgiliga broytt og manma bara ikki ganga her og halda tað at nakar okkum skal halda hundraðprosentm mann sleppur undan so tað er øgiliga viktigt at vit hava tann vinkulin við øhog tað bleiv eisini nevnt hett her við at kompinera hesi fólkini tá tey koma úr úr skúlanum ella er liðug við skúlanum at tey kunnu kanska verað nakrar tímar úti á arbeiðsplássinum nakrar tímar í einum hava í virkningstilboð at mann dugir tey tingini hvussu samskipar mann tað meni tað er ikki annaðleys enn við okkum øllum vit vilja hava avbjóðingar vit vilja tríva sær sum vit eru og so má mann finna út av hvussu gera vit fyri at trívast og tað sjálvandi fær mann ella ger mann kanningar oman fyri at geras fleiri kanningar fyri at finna útavtí takk fyri harra formað forkvinna
takk fyri so var hetta umfarið at enda komið og vit fara til næsta spurning og tann spurningurin er til kaj leahólm johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi gigni og tað er eyðkonu samuelsen tingkvinna sum spyr
ja hetta hetta eru nakrir tveir spurningar viðvíkjandi gigni og eg rokni við at tær flestu vita hvat gygni er fyrri ein stovnur sum veitir heilsufremjandi tænastur til børn og ung og at gigni í tvey túsund og seytjan vvarð skipað bygnaðurliga saman við heilsutrygd um mann hevur ein fakligan stjóra og og at arbeiðað fevnir um allar heilsufrøðiligar tænastur um allar føroyar og arbeiði er skipað við lóg løgtingslóg og at mann hevur so eina skipan frá tvey túsund og seks eitt eina telduskipan sum eitur kostmikk sum varð er tikin í nýtslu í tvey túsund og seks innan fyri heilsuverki og tað er bygt út til eisini at nevna u kommunulæknaskipanina og eldraøki men gigni er av onkrari orsøku ikki enn komin í hesa skipanina og eg hugsi at í samband við arbeiði hjá teimum tá man fer út í í hvørt heim og hvønn skúla í landinum at hær mugu vera upplýsingar sum sum mann ið hvussuer hevur brúk fyri at skráseta upp á ein ella annan máta og tá ið tað mesta av skjalatilfarinum hjá hjá gygni í dag ikki er talgilt so verða arbeiðsgongdirnar øgiliga tungar og ótíðarhóskandi í mun til at veita eina góða tænastu og eg hugsi eisini um týdningin í samband við dátuvernd og og hetta her við tá ið hagtøl verða skrásett og brúkt til dømis til gransking og nú er so tað komið afturat at mann eisini skal tygni skal jú eisini standa fyri inn og skúlakanningum og tað haldi eg ger tað enn meira neyðugt at tað vera partar av hesari skipanini tí havi eg sett landsstýrismanninum tveir spurningar nummar eitt hvussu gongur at fáa stovnin gigni at gera brúkara av kostmikttelduskipanini og nummar tvey nær væntar landsstýrismaðurin at hetta arbeiðið er liðugt takk fyri frú forkvinna
ak fyri kailio holm johannesen landsstýrismaður ger so væl
ja takk fyri frúforkína og takk fyri fyrispurningin eg fekk nokk so skjótt at vita tá eg spurdi inn til hetta heri viðvíkjandi gigni at har vóru nakrar avbjóðingar við at fáa allar upplýsingar allar rigistreringar talgildar og tað vurju arbeitt við tí nokk so leingi eftir hondini og vit royna mann roynir at fáa alt lisið inn í kostniskipaninum sum tað eisini hevur sagt áðrenn kommunulæknaskipanin er bundin í og mann í ferð við at imbliimentera tað seinasta av eldrøkinum soleiðis at tað eisini er knýtt í og eg havi biðið umær fund við leiðsluna eisini tí eg vil gjarna hava tað framskundað men tað verður roknað við í mun til spurningin her at gigni er fæst íknýtt í í tvey túsund og tveyogtjúgu tá er tað liðugt implimenterað og kt kt-deildin úti í landskilpirhúsini sjálvandi hevur nakrar enslaðar resursur so teir taka og raðfesta at fáa eldriøki fyrst endaliga impluumentera íkostnoskipanina og síðani fara teir eftir gygni faktiskt allan tað tað hava skrivað faktiskt við blokkum pá pappír og so liggja nakrar papperær uppi við har fyr jalurin varð fyrr í randi eg h eg gakki út frámmamm at lesa tað inn eisini í skipanirnar og so at man ger tað eisini við viðvið trygd fyri eyga tí at ehesi fólkini komu í at øll heimin í føroyum og hava við allan okkara ungdóm at gera so tað er týdning at tær hava teir bestu útgerðina at arbeiða við eg veit at liðri tá hava teir sær sum tit ganga við iphadder sovorðin tá ið teir fara út í heimini so kunnu tey registrera beinanvegin ánlein tá tey eru úti og vitja mammu el foreldrini og børnini tað vil siga at at at so er alt beinanvegin teldutøkt takk fyri fyri forhfvtinar
takk fyri so er tað onnur tingfólk sum hava høvi at viðmerkja og tann fyrsti er edvard jacobsen ger so væl
fyri frú forkvinna tá eg sá akkurát hasa spurningarnir so komaella hugs at tað er gigni sum veitir heilsufremjandi tænastur til børn og ung og alt er so talgilt í dag ið skjótari mann kann fáa hetta talgilt skjótari verður tað til til gags hjá teimum sum hava brúk fyri tí sum skulu veita hesa góðu tænastu og tá ið mann hugsar um hesa tænastuna so hugsi eg beinanveg um hvussu týdningarmikið er at mann mann hevur tey rættu tingini og farið hjálpt upp á tann rætta mátan so tíðliga sum til ber vit hava tosað um nógv mál onkur koma seinni í dag um sálarfrøðiliga hjálp og onnur ting og tað er so ofta vit koma inn á tað hvussu týdningarmikið er at vit fáa sett tíðliga inn fyri at kunna veita so óalmindiliga tað allarbestu tænastan sum mann kann tí ofta jú fyrr og betri á slíkum økjum kann mann rætta upp upp á nakað sum sum annars kann blíva øgiliga trupult í longdini visti mann ikkiso tað t
takk fyri so fær siri stenberghaard ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi aht t er ein sera viðkomandi spurningur sum egon samosen reisur tíverria eini trupulleiki í nógv ár at jonalskipanin hjá gygni ikki eru teldutøk og tað gera eisini tað man ikki kandrega teir upplýsingar úr skipanini sum mann hevur brúk fyri til bæði til registreringar og taðska til at lata víðari og tað tyngir eisini um arbeiða at alt skal skrivast í hond og fleiri ferð so at tað tað skal landstýrsmaðurin bara fáa øll góðu ynski frá okkum fyri at fáa upp á pláss skal eg skilja tað soleiðis at nú fæfær mann eldraøki upp á pláss kanska í ár og so fer mann eftir ígigni næsta ár som mann faktiskt ikki í ordiliga farin í gongd við tað tað er eitt stórt arbeiði eg hopi at at at tað rkkur á mál tí tað er neyðugt og eisini at stryrkja gignið generelt tíbetur hevur játtanin verður kvinkað uppeftir tey seinastu árini og visti mann skal hugsa fyribyrging so er hetta í hvørfall ein so grundleggjandi takk fyri
annika olsen fær orðið ger so væl
ja takk fyri frá forkvinna hetta er ein øgiliga áhugaverdur fyrispurningur tí at fyri trimjum árum síðan tá var tað alt ógerandi at tórshavnar kommuna betaldi inn í hesa skipanina kostming fyri at eldraøkið kundi vera ein partur av hesari nýggju sjónalskipanini og tað løgdu okur eisini dent á beinanvegin men nú trý ár seinni er egentliga einki hent við tí risultati at enn sita starvsfólk úti á ellisheiminum og skriva við hond á pappír um ja viðkvom viðurskifti hjá okkara borgarum og tað at tað eisini økir um arbeiðsbyrðina hjá starvsfólkunum so tí er hetta her øgiliga umráðandi at mann fer hetta avgreitt skjótast gjørligt bæði fyri at lætta um og ikki minst fyri kt-trygdina og trygdina hjá okkara borgarum
takk fyri so venda vit aftur til spyrjaran og tað er eyðgunn samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna øh ja sum eg skilji so er hetta her ikki ikki nýggjar avbjóðingar men men at mann hevur arbeitt við tí leingi sum landsstýrismaðurin sigur men so sum tað ljóðar eisini á tí sum landsstýrismaðurin sigur so so er tað kanska ein spurningur um játtan eisini at mann í raðfestir eldraøki fyrst sigur hann og so verðr mann noyddur at bíða líka innitil inntil tjúgu tveyogtjúgu áðrenni mann kann fáa henda lítla stovnin e implementeraðan íhisa skipanina og og tá ið so fyrrverandi borgartórshavn kommuna annika olsen sigur at mann hevur betalt eina ella betalt fyri at eldraøki kundi koma inn og einki er hent í trý ár tað ljóðar øgiliga órógvandi vil eg siga visti mann fer aftur til men vi og har er tað kanska tað sama at mann liggur og skrivar altso við pappír og blýanti so viktigar viðkvamar upplýsingar kann mann siga pluss tað at arbeiðsgongdurnar blíva so tyngjandi og stendur heftir her upp á í í áravís so er tað eisini spurningurin hvussu hvussu tillokkandi ella hvussu áhugavert tað er á arbeiða innan fyri heit sovorðrt øki tí at øll onnur eru jú langt síðani komni inn í hesa nýggju tíðina við at at mann hevur kt sum lættir um arbeiðsgongdirnar so tað kann eisini vera ein trupulleiki í so máta at at mann kanska ikki er so áhugaður í át arbeiði innan fyri hesum økinum sum annars er ótrúliga týdningarmikið sum vit hava hoyrt um hetta her við at mann kemur út í hvørt heim og og eisini nú tá ið mann afturat hevur fleiri lógarfestar uppgávur so eg vildi hildið at hetta burdi verið nakað sum tingið átti at kunnað verið samt um at at roynt atútvega játtan visti tað var tað sum var trupulleikin tí at eg haldi ikki hetta her er gott nokk í tvey túsund og einogtjúgu eg veit ikki um mann kundi havt nakað alternativ meðan mann bíðaði tað veit eg ikki gignaia lítil sovnur eg veit ikki um tað er borið til nakað annað at gjørt nakað annað áðrenn mann kemur í hesa stóru tungu skipanina tað kanska landsstýrismaðurn veit takk fyri
takk fyri landsstýrismaðurin karliði holm johannesen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina altso vit hava vit hava raðfest seinastu árini ktøki í heilsuverkinum væl hægri í mun til at játtanin ar tey hava havt og ja ætlanin sum sagt er nú veit eg ikki hvussu teir gera tað reint tekniskt hvat ið teir implementera eina skipan eg gangi út frá tær gera skipanina lidna áðrenn teir impleimentera na og tað er tað sum teir siga teir skulu gera og eg vil gjarna hava eftir mín við mínum tembramangi so vil eg gjarna hava enn ov størri ferð á implementeringina avs skipanini og tí havi eg eisini biðið um fund við tær hvussu kunnu vit gera tað enn í skjótari enn tvey túsund og teyogtjúgu og um tað fer at eydnast ongantíð betur tí at eg haldi faktisk at tað eru rættiliga synd vit sum tveyoghálvtrýss túsund fólk og okkara børnum at at vit ikki kunnu fáa nakrar ordiligar rigistreringar av eisini framtíðar gransking av øllum millum alt millum himmaljørð altso taðer ikki bara hvussu nógvar barn vigar og hvat hvussutað fara at eta og sovorð nakað men tú fangar beinanvegin í forløpinum um tað er eitt barn sum mistrívist ella tað er ein familja sum er er distfunktionell upp á einel annan máta og eisini tá ið vit hoyra um hetta her við víkjandi okkara ungdómi og rúsevnisavbjóðingunum eisini so er gygni øgiliga frammalliga og tey eru øli interesseraða eisini at vera við tá ið tey hava allasa vitanina um um ungdómin og nær tað byrjar at ganga galið og sovorð nakað a tí at tað er oftani rættiliga tíðligu forløpunum at tað byrjar at ganga galið so mann kann seta inn soleiðis at tiy ikki bara útvikla seg til nakað nógv tingri ov nógv dýrari hjá summum av okkara ungdómim sum vit eisini hava ábyrgdina av sotu ein góður spurningur sjálvur haldi eg eisin tað var gott svar men lat tað fara øhtakk fyri frú forkvina
ja takk fyri so er tað eykun samuelsen ger so væl
eg s iki siga ati at alt svarið var ella var s var so øgiliga gott ikki tað men eg haldi í hvussu er tað var ræðuliga gott at landsstýrismaðurin segði at hvussu viktigt hann helt hetta vera og at hann hevur biðið um ein fund við leiðsluna fyri at royna at framskunda hetta her arbeiði ella vita um tað kann framskundast tað haldi eg er er øgiliga gleðiligt at hann at hann reagerar soleiðis nar upp á hendan spurningin tað haldi er virkuliga gott og eg hopi ati atað eg nakað sum r bera mál og at mann vissi tað er tað er fíggjarliga sum sum liggur ímillum at tað er tað sum manglar so so trúgvi eg at nógv er tinginum høvdu viljað verið við til at mann fekk útvegað tað vistað er har tað liggur ímillum tí at henda vitanin sum landsstýrismaðurin eisini var inni inni á sum sum gigni hevur altso hvussu børnini í okkara samfelag hava tað eitt er í rúsevni men eisini í sambandi við tbústaðarmáli at at tær komu inn í hvørt heima í føroyum tey síggja bústaðarneyð tey síggja tá ið børn búgva undir vánaligum umstøðum og hvat mann kann gera við tað og so víðari so tað er so ómetaliga týdningarmikið og eisini øll hesi krøvini sum hann í dag setir til datatrygd har øll royna at umseta seg og so víðari æhetta er nokk ein stór skipan men eg hevði hvussu her ynskt at landsstýrismaðurin kanska spurdi um mann kundi gjørt nakað alternativt í tí tíðini sum hann bíðar tá ið hann er ferð á fund við leiðsluna men allarmest so hevði eg ynskt mær at hann hann fekk at vita at tað bar til at framskunda ð og at vit so kundu játta pening her vist tað var neyðugt takk fyri frú forkvina
takk fyri landsstýrismaðurin hevur høvi at fáa orðið ein ferð afturat skal eg hava tað einki at leggja afturat so er hesin spurningurin svaraður og vit fara víðari til tann næsta og tað er somuleiðis til landsstýrismannin í heilsumálinum keili hólm johannesen og hesin spurningurin er viðvíkjandi endurvenjing og taður edva jacobsen sum spyr ger so væl
hesin spurningurin er somuleiðis til kejkelioholm johannesen og eg kann hava nakrar viðmerkingar til tað fyrst tað hevur sera stóran týdning tá ið sjúka rakar tað kann ver upp á ymiskan hátt at endurvenjing og afturat tí viðlíkahaldsvenjing verður veitt sum framhald av sjúkrahúsviðgerð ofta hevur tað verið soleiðis at sjúklingar og avvarandi liva í einari stórari óvissu um endurvenjing verður veitt í sambandi við sjúku eisini nærum verið veitt og hvar tá sjúklingar eru útskrivaðir hevur ofta manglað ein skipan frameftir eisini er endurvenjing við líka svenjing sera týdningarmikil tá ið tá ið fyri ikki at siga alneyðugt serliga í sambandi við kroniskar sjúkur nú hava vit hoyrt og tað hevur verið gjørt venjingar í suðuriy og tað er sambandi við parkasan sjúku sum landsstýrismaðurin hevur sett tað skinnara og tað er øgiliga gott og spennandi átak sum tað verður eisini hildið áfram við tað at fáa avtalu av endurvenjing ella viðlíkahalsvenjing er er altavgerandi fyri at hava ein góðan daglig dag sum til ber bæði fyri tá sjúka rakar og fyri tað avvarandi so tey vita hvat fyri skipan teirra familja er í tá ið tá ið sjúka kemur inn á økið teir spurningar sum eg vil seta tað er hvat er hent á økinum endurvenjing viðlíkahalsvenjing síðani hendan samgongan kom til síðani keli o holm johannesen bleiv landssýrismaður hvussu gongur við arbeiðinum at seta endurvenjing viðlíkahasvenjing í verk tí ati eitt er tað at mann líkasum tosar um ymiskar viðgerðir og og tað er eisini tað kann eg kanska koma í næsta umfari tað er øgiliga týdningarmikið hvussu vorðen hvussu er ein sovorðini bæði viðlíkasen og endurið heni hvussu tað verður skipað bæði sentralt og á landssjúkrahúsi aðrastaðni og runt um í landinum men eg komi seg nærri inn á tað til tað seinna umfari takk fyri frú forkvinna
takk fyri so verður tað landsstýrismaðurin í heilsumálum karl egholm johannesen sum fær orðið ger so
ja takk fyri frú forkvinna og vit hava ordiliga roynt at sett fokus á endurvenjing endurmenning í í í teimum trimu sjúkrahúsunum og eg bleiv var faktiskt eitt sindur gla eg visti tað var gott men tá mann fær tað líkasumupp á skrift altso í punktform so bleivr mnn itt indur glaður altso hvat er hent tí at tað er hent nøkur taðer hent nøkur ting og kað meg byrja við endurvejing til sjúklingar við parkynsavnssjúku á suðuroyarsjúkrahúsi í samstarvi við landssjúkrahúsið til nummar eitt eitt skipað tilboð um endurvenjing til sjúklingar við gykt á klaksvíkar sjúkrahúsi at skipað tilboð um endurvenjing til sjúklingar við krabbameini á landssjúkrahúsinum har gera tað eisini nakrar bólkatilboð eittaná klokkan fýra sum vil verið øgiliga populert endurvenjingartilboð til sjúklingar við hjartasjúku lungasjúku diabetis og krabbameini er ment á suðuroyar sjúkrahúsið og eitt samskipað tilboð um talupedagogiskan stuðul til sjúklingar við applepesi á sjúkrahúsverkinum so ati vit hava hvussu roynt at sett fokus á alt heta her viðvíkjandi endurvenjing og tá ið tað líkasum kemur til viðlíkahaldsvenjingina tá fer aðeitt sindur út um okkara geira tá er tað tá er tað elsbet mær setis gunleygsdettir og edvardhenn sum sum hava líkasum ábyrgdina fyri ábyrgdina fyri tí økinum a og og tað vil siga tað krevur eitt eina samskipan og eitt samstarv yvir geirar soleiðis at vit kunnu taka okkum gott av sjúklingunum hjá okkum soleiðis at teir ikki føla at tær detta niðr ímillum nakrar tilgongdir sum er og vit hava lógargerkini upp á pláss vit hava kunngerðirnar upp á pláss og vit hava havt teg verið skeiðhar út fyri teimum eisini hvussu mann gera heftir hvussu mann setir í verk tað vil siga tú fær eina menningarætlan úti á sjúkrahúsinum vit er ikku hundrað prosent komun á landi tí at implimentera tað men tú fært eina sovorðna hvussu hvussu forløpið skal vela takk fyri frú forkvina
ja takk so eru tað onnur sum kunnu viðmerkja og fyrsta at viðmerkja er sigur stenberg ger so væl
takk fyri frá fólkum ja tað er gott at mann styrkir endurvenjingina tá noyðist mann faktiskt alla tíðina at gera tú verður veksur og tað gevur væl eina gott av sær aftur hetta er ein góða íløga og kommunurnar gera eisini eina stóran partur eisini vitkan tú taka við so tað er bæði ein samskipan við tað sum hendir í almandarverkinum og eisini tað sum hendir úti í kommununum og tað er ikki altíð at tey bæði ella tey trý systemini snakka nóg væl saman so tað er státverkt neyðugt at halda eitt sindur hond í har men tað sum vit kunnu tonkt mær at landsstýrismennin er at segða eitt sindur um tað var eitt hervið at tað bleiv nevnt at tað var eitt eitt tilboð til taliundirvísing hvussu útbygt tað tilboðið er hvussu nýttandi er tað tú kanst hoyrt nokk so nógv um at tað hevur verið ein veikleiki í systeminum at tú mangla taliundirvísing er tað ein tænasta sum sum røkkur út um leingi skúrussu ella hvussu er tað við tí tannk fyri
ja takk tað var ikki viðmerking men orðið og tað næsta fáa orðið tað er rósa samuelsen ger so væl
takk fyri harra nei frú forkvinna tað e gleðiligt at hoyra landstýrismannin greiða frá øll ta tilboði sum vit hava og ta er raksma sigur tað er almannaverkið sum skal umsita tað sum hevur viðlíkasvenjingina og taðer kanska stórur tørvir kanska nú á hjá fólki at fáa endurvenjing áðrenn tey fáa viðlíkasvenjing tí at eg sigi í sambandi við koronua havur so ikki fikið nakað táið mann so hyggur eftir yvirorðna og yvirskipað so hava vit eisini brúk fyri at fáa ein reabiliterings depili ella endurmenningardepilin í føroyum vit hava tað soat tá ið fólk eru illan fyri so bleiva koyrdir niðr til danmarkar tá ter koma heim so hava tað ikki eitt stað at fara sum tir fáa eina samskipað alla massigu tær tænastunar sum vit hava brúk fyri øh eg ætlaði at spyrja landstýrismannin mum hevur nakrar gjørt nakrar tankar um í hvønn mun mann kundi fáa sett á srá stovn í føroyum
ja takk fyri so er tað annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna tað er rætt sumlandsstýrismaðurin sigur at tað eru fleiri sektorar sum hava ábyrgdina av endurvenjingini landssjúkrahúsið ger eitt gott arbeiði tað gera tað eisini á almannaverkinum í tórshavnar kommunu hava okum nú fyri fyrstu ferð fingið eini umlatingarog reabiliteringsdepil til tey gomlu kommunurnar hava líkasum ábyrgdina av okkara eldri borgarum og fyri at seta fyribyrgjandi inn og til tess at gera okka gomlu byrg og sterk so hava okur satsað upp á at byggja tann fyrsta umlatingar og reabiliteringsdepil til eldri borgarar tórshavn kommunu tað er eisini ein øgiliga gleðilig gleðilig stig teir røttu leiðina í mun til endurvenjing
ja takk so fara vit aftur til spyrjaran edvar jacobsen ger so væl
eg fyri fyrsta a øllum t takka landsstýrismannin fyri svarið og har vóru so var tað akkurát tað sum tað sum eg ikki náddi sum vet komin eisini í hvarji onnur hava havt viðmerkingar góðar viðmerkingar og tað er í samband við at tá ið vit tosa um endurvenjing so so er taðheta her sum er í suðuri og tað er velaði nevnt at tað varð fyri gykt varð skentar í klaksvík og fyri krabbamín í tórshavn og tilboð til talundirvísing altso her nógv breið økir nógvar kroniskar sjúkur har sum landsstýrismaðurin hevur valt ordiliga at seta ferð á og tað er fantastiskt tað er saltskynssøgur fyri tey sum ganga runt landinum og bíða eftir at fáa nøkur tilboð og so kemur tað til vilíkahaldsvenjingina hvar ið tú kanska skalt víðari í forlopið tú kanska liðað á landssjúkrahúsið og so skalt tú ella klaksvík ella suðuri og so skalt tú heim aftan á sjúku og so verður tað kanska sagt at visti mann forsetalig inni so hevur mann fingið endurvenjingar úti á landssjúkrahúsinum men tú skalt tað og tað og tað og tað men kontaktað tú bara líka kommunulæknan tá ið tá ið tú kemur heim tosað við ein persón tað er so heilt púra nýtt og viðkomandi segði at hann varð biðin um at farað til kommunulæknar so sigur mást tú ikki kunna fáa fáa nakrar venjingar inni á klakska sjúkrahúsið tí tað var so alvorligt tilfar tið viðkomandi ahevði havt jú kanska so kemur tð hetta her at someð hnn kanska kom í skipanina og fingið tað goldið av innan fyri landssjúkra ella innan fyri sjúkrahúsviðskip men nú skuldi hann so nú kann tað kblívin sindur tungur burðar prísmessi eisini til at fáa tað gjøgnumført tí tað kostar nógvar pengar og kundi hugsað mær at og tað er hetta her sum vit hava tosað um so ótrúliga ofta samskipan ímillum almannaverk og heilsuverk hvussu fáa vit tað upp at koyra soleiðis at tað verður so tað allarallarbesta skipanin fyri sjúklingin og teirra avverandi eg taki restina í triðju umfari takk fyri
ja takk og so er tað caleo holm johannessen landsstýrismaður ger so væl
takk fyri frú forkvina øheg haldi at hetta er eitt øgiliga stórt og umfatandi øki kanska størr enn vit halda tí at tað eru øgiliga nógv fólk sum bleiva rakt av tað er bara við heilabløðingum sovorð mak ebara um árið tað er eini hundrað ella hundrað og tjúgu fólk veitst tú á og tað tað broytir lívið hjá familjuni totalt og tí hava vit eina plykt plykt til at fylgist ær upp og gera tað betri alla tíðina javnt og samt og kommunurnar gera eisini ein stóran part tað eri eg klár yvir tí haldi eg tað er enn enn størri ábyrgd av okkum í heilsuverkinum almannaverkinum og kommununum at líkasum vit hava sagt konnafyri men at blíva við at seta seg saman hvussu kunnu vit gera tað betur tá ið vit levera okkara sjúklingar til ein annan geira til til uppaftur venjing ha og tað er tað er týdningat resursur verða settir inn og spurdi sirurstenberg eg veit ikki kan más tað svara so heilt skrásikkurt men eg meini so bestemt at mann mann hevur sett ein ella talupedagog er altso til mann hevur hvussur sett nógv meira resursur inn fyri at mann kann samskipa etilboð og tað er altso um allar føroyar tað er í sjúkrahúsverkinum og og og er tað ikki tað so er tað so skal tað hvussur vera tað tá ið tá ið eg komi út aftur har í dag men men eg haldi at tað er hevur stóran týdning at at vit geva eina samanhangandi tænastu at mann ikki upplivir at mann dettnir ímillum tað er øgiliga frostrerandi hjá teimum sum hava brúk fyri at koma fyri seg aftur aftan á eitt ella annað og eisini tá ið tað kemur til tilekroniskar avbjóðingar tí at tá ið tú fært har so er tað forløp og tú kanst gera so sáliga nógv sjálv orsaka tú kanst gera so nógv sjálvir við at venja teg uppaftur aftur visti tú verður motiveraður til tað so so vit gera okkara allarbesta við at blíva við at hækka tað uppeftir og hetta er øll eiga eina ábyrgd av hesum hetta var ein ætlan sum varð gjørd ogeg æli mær at fáa tíggju milliónir tá ið vit fara a og vakt tað eru sirka tvær milliónir um ári og tað er mítt mál
ja takk so er tað spyrjarin aftur edvar jacobsen ger so væl
og tað er akkurát tað sum sum vit hoyra nú sum landstýrismaðurin sigur frá so eru øgiliga nógvar skipanir sum sum eru settar í verk um mann hevði eina endvenjingarætlan og sum landstýrismaðurin byggir upp á og roynar at fáa sett tey ítøkiligu átøkina í verk kommunurnar eisini sum anika olsen var inn á eru tað eru eisini rættiliga nógvir møguleikar sum verða troyttir út í teimum ymisku kommununum eisini inanfyrði endurvendingarøki og mann hevur eisini skipanir inni hjá okkum sjálvum hvar tað verður tikið hond um innan fyri tey eldru hvar hvar ið tannnáv til dømis hjá okkum er innyvir og mann hevur so nógvar góðar skipanir nú at altso vissu kaili oholm johannesen og elspet mersetes og vistu tey klára at samskipa hett her í hesum her sum mann sigur skeiðnum hjá okkum so haldi at bæði eg skul fáa premi so nógv ár haldi eg at hetta hevur verið aftur og aftur vendandi avbjóðing hvussu skipaðu tað hetta her onkur ið tosa v og tað bleiv ofta tosað um eisin ta sett inni frá tíggju g úteftir við sær einu hurðini og tað er mann hevur gjørt álit aftaná álit upp í leypar fyri at fáa hetta at ber a til og allíkavæl so sita fólk og bíða nær var tað nú fái eg nakað pappírheim við skal eg ringja til handan skal hvussu var tað nú við altso allar hesir rúgva av spurningum sum eru afturvendandi og afturvendandi og sum kanska leggur alla familjuna á landina tí mann ikki hevur ein ætlan mandavarð í morgin eg skal við visti mann hevur ein avbjóðing av einum einum familjuni var tað í næstu viku var tað í havn var tað fuglar hvussu er tað tungt visti mann visti tað at mann veit tað ger ofta tað at tingini bleivu ner glættari tað man hevur eina vitan men óv fantastiskt sett í verk og tað skal takka landsstýrismannin fyri tí at sum eg segði í áðni tingu sim iki varð sett í verk tey kunnu ikki nýtast til nakað sum helst so leingi sum tey bara eru á einum pappíri takk fyri frú forkvinna
ja takk ja landsstýrismaðurin ikki ikki at fáa orðið aftur so er hasin spurningurin svaraður avgreiddur frá tinginum so fara vit yvir til spurning nummar tólv tilkælið og hálmjohannesen landsstýrismann í heilsumáli viðvíkjandi hví royndarætlan við ókeypis sálarfrøðilig hjálp til ung dregur út og tað taur í staðin berg ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað er nokk su konkret spurningur hví er ætlanin við ókeypis sálarfrøðiligari hjálp til ung millum fimtan og fimmogtretivu enn ikki farin at virka og nær roknar landsstýrismaðurin við at tænastan kann byrja og tað var soleiðis at beint áðrenn valið so bleiv tað handað eitt tilmæli um hvussu mann kundi gera hesa tænastuna og longu í desembur nítjan varð eitt samt løgting sum stóð saman um at hetta her skuldi okur fáa sett í verk og landstýrismaðurin kom so seinni við einum lógaruppskoti sum eisini varð einmælt samtykt og tiltakið er eitt av teimum tilmælunum sum er í tí nýggju sálarheilsuætlanini og pengar eru settir av til endamáli og tað var tað í tjúgu og tað er tað aftur nú í einogtjúgu og sum skilst so er tað eisini settur ein ætlanar leiðari sum skal skipa arbeiði men tænastan er ikki enn farin at virka tað svitast ikki at tørvurin á ókeypis sálarfrøðiligu hjálp er sera stórur og okur hoyra øgiliga ofta um mistrivnað og eintjúst millum ung og um tørvin á tænastuni sum kunnu hjálpa og serliga hetta her við at kunna gera okkurt fyribyrgjandi og seta tíðliga inn soleiðis at tilstandir sum kanska kundi verið tiknar í uppløpunum ikki sleppa útvúkla se til nakað meirakroniskt og ókeypis sálarfrøðiligu hjálp er so ein stóri hjálp á tí leiðini og í løtuni er tað trupult hjá nógvum at fáa hjálp hetta er akkurát fólk kanska sum kanska ikki hava snógvar pengar í hesum aldrinum sjóvan t er tað ymiskt men tað er ikki øll sum hava ráð í hvørfall at gjalda sjálvi og í tí bleiv hetta her eisini samtykt at setta í verk so tað er meira ein spurningur um hvusu tað ber til at eg gingið so longu tíð at tað ikki hendir nakað og hvat hvat hvat er status og hvussu kemur mannvíðarija
er tað landsstýrismaðurin karl johannesen ger so væl
ja takk fyri hara formaður altso er tað nakað politiskt mál sum vit hava øll staðið samanum sum skuldi vera og skal blíva eittso kremal so eru tað akkuráteta her sálarfrøðilshjálpin fimtan g fimmogtretivu ár og eg havi virkuliga brent fyri at fáa setta í gongd lógarverkið eru gjørt kunngerðirnar eru gjørdar verkætlannaleiðari hevur gjørt sítt arbeiði liðugt og vit hava trýst á stórk knøttina men knappligani so fingu at vith frá sálarfrøðinum at tað var ikki arin til arbeiðis eg hugsaðu ókey altso hví tí at tímalønin var for lítil fyri hesa tænastuna ikki ó ókey altso tað taðtað visti eg ikki a at ear for lítið nin tað havi e ongntíð tað hav ikki hoyrt nakað um at tímalíin skal vera for lítil tí at vit hava ein sáttmála g fíggjarmálaráið hevur ein sáttmála við sálarfrøðingarnar og tað er eingin sáttmáli altso ta ermannman hevur gingið út fram at havt ein sáttmála men tað er ein ósemja um hvussu nógv sálarfrøðingar skulu hava um tíman fyri hesa tænastuna og tey sita í løtuni saman við fíggjarmálaráðnum og royna at finna satsin og eg veit at eg tími ikki at fara inn á akkurát samráðing eg tað er ein ttaer partar av arbeiðsmarknaðinum men tað skuldi eitt svar koma í dag altso fíggjarmálur hevur givið hati tað skal koma svar í dag so eg vóni simpilen at hann fer í gongd heldur í gjár enn í dag men men hatta her verið uttan fyri okkara tí at tað var til hoyringar allastaðni hoyringsskriv komu inn og ongantíð bleiv tað nevnt um man vara ónøgdur við lønarsatsin sum mann hevur við heilsutrygd og hevur heilt í heilsutrygd nokk so leingi takk fyri frú forkvina
ja takk so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið hervær pálsdóttir ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg vundi hugsað mær at spurt heilsumálaráðharan nær hann var gjørdur varugur við at at sálarfrøðingarnir vóru ónøgd við ta lønina sum teir hava sáttmála um so nær bleiv landsýrsmaðuin gjørdi var við tað tí tað hevur virkuliga stóran týdning at vit fáa loyst hetta málið tí tað eru virkuliga nógv ung sum bíða eftir at fáa hesa játpina og sum bíða við at fáa sálarfrøðiliga viðgerð tí tað ikki ráð til at gjalda partin sum heilsutrygd ikki dekkar takk fyrija takk
sørda edva jacobsen
ger sovæl takk fyri frú forkvinna hetta er málið um sálarfrøðiliga hjálp til ung millum fimtan og fimmogtretivu vóru vit sera spent um skuldu verða settur í verk tí at tað hevur so ótrúliga stóran týdning at fáa hjálpina jú fyrr jú betur tá i vit eisini tosa um hvat kann mann gera fyri at tað kundi fara enn longur niður men tað var aftur nakað við avbjóðingum hvør átti málið tá og so men fimtan fimmogtretivu tað skuldi so vera nakað sum var beinanveg og hetta er ikki fyrstu ferð vit hava ofta tosað um samband millum millum dagstovnaøki og skúlaøki hvussu fær mann tað kompimentera soleiðis at tað tann ungi og barnið verður møtt so tíðliga og fær ta hjálpina sum tað skal men tað vísirse ofta enda í einum stríði í í fakfeløgum og og meðan tey stríðast deftir eitt barn niðurfyri og og annað eftir og tað er sera hailigt tá ið mann veruliga brennur fyri at hava hesi børninviðvíkur í fokus so tað er púra ja
takk so er tað spyrjarin aftur sigur steinberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja vist ta er ósemja um sáttmála og løn so skal mann sjávandi ikki draga tað inn í tingi so tað fari athalda eimum burtur frá men kann sjálvandi verða spent uppá visusegat svarið kemur í dag hvat ið tað fer at at vísa spurningurin er eisini haldi eg altso nær visti landsstýrismaðurin at hetta var ein trupulleiki tí nú er tað so so longu tíð síðani at tað bleiv samtykt tí mann hevur arbeitt við tí so leingi at tað er hetta málið eitt sindur verið í prosess í næstan tvey ár so so tað er nokk so longu tíð og nær er tað nær er tað blívu eitt problem við altso tað sum er eitt problem í dag tað e eisu tað haldi ereitt sindur áhugavert tað er ein røð av tilmælum í sálarheilsuætlanini sum mann mælir til at fáa sett í verk tí at okur vita tað at tað er nokk sum stríðast á tí økinum og eisini tí at mann hevur havt eina nokk so greiðar ætlan um tað at mann vil javnseta hetta her við sálarsjúku við aðrar sjúkur soleiðis at tað verður soleiðis at tey fáa sama virði visti mann kann siga taðupp á tann mátan tí ofta hevur tað verið soleiðis at tað er lættari at fáa atgongd til fysiskar sjúkur enn til sálarsjúkur og hetta er eisini ein liður í at gera nógv meira fyribyrgjandi øknum og okur hoyra hvønn einasta dag um tunglyndi diperssión aingjus hvørta sínu mistrivnað millum ung og koyra eisini nógv um rúsevnur og hvørtá síðnum og táð lendir orðaskiftið altíð á tí at mann má gera meira fyribyrgjandi økinum og hetta er so kannmann siga eitt av teimum átøkunum sum kundu rokkið akkurát har vistimann hyggur eftir aldursbólkinum so er tað fimtan huda ogfimmogtretivu so so tað tekur í hvørfall tey ungu í uppløpunum inn í vaksramannalívi men táð tekur eisini ung fólk sum til dømis eru í tí aldrisum tey ofta fáa børn gerast foreldur tað er eisini eisini eitt týdningarmikið tíðarskeið í lívinum at at røkka fólki so eg hopi at tað fer at henda okkum skjótt tí hetta er ein trý ára ætlan og fyri hvønn dag sum gongur kann mann siga at so er tað onkur sum sjálvandi líður men fyri hvønn dag sum gongur sum minkar eisini burtur av hesi ætlanini tí at hon er avmarkað í eitt tíðarskeið og tað tað tíðarskeið eg langsðan byrjar at renna
ja takk so er tað landsstýrismaðurin kali joholm johannesen ger so væl
js mann ætlaði at seta skipanin í gongd í desemburmánað og tá tá kom teir a bana sálarfrøðingarnar tá ið teir skuldu byrja á andvísa kommunulæknarnir atat tað var ikki sáttmála var ikki galdandi fyri hasar diagnosurnar og øll stóðu bara øll vóru øgiliga spyrjandi um hetta her men tað einan sum sigur to mundi bara royna at fáa tað upp á pláss altso saman við fíggjarmálaráði fari samráðingar og fáa at fáa ta avgjørt sum skjótast so at vit kundu sleppaí gongd við hasa tænastuna og og eg haldi at at embætisfólkini har úti og heilsueftinir vóru øgilia yviraskaðir tí at mann metti absolut tá mann hevði ein sáttmála altso at koyra eftir so so so men tað royna tey so at finna út av har úti og eg taksurin eg et ikkihvat almenn takskurin eg minnist seg á átta hundrað og átjan ell okkur sovorðt ella onkur níggju hudrað og hálvtrýss um tíman a tað er tað er ligvusm ikki hungursløgin akkurát men mene eg vóni at ty finna út av tí eg vóni at tey finna út av tí soleiðis at vit sleppa í gongd við hetta her a og og hetta kemur at avlasta eisini barnaog ungdanssúklatíðina at vit fáa sett hetta tilboði í gongd so at hevði tað verið so væl ata vera ínafyri nakrar vikur lankrar dagar
ja takk fyri so er tað spyrjarin aftur sigur stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg haldi hetta er eitt eitt ordiliga gott mál sum eisini hevur klárað at savnað tingið og eg haldi at eisini úti í almenninginum er tað øgiliga nógv sum bíða eftir hesum her málinum og eg hopi ikki at at henda viðgerðin altso problimatserað nakað tá ið mann nú veit at samráðingar eru og at at at tað ikki seti kýlar í upá nakran máta tí tað er so ikki ætlanin øh sjálvandi skula samráðingar koyra fyri seg og tað má tað má vera í í tí vig skita er og tað fer at halda meg fulstendi uttanfyri eg kundi kundi spurt landsstýrismannin um tá ið tað kemur til sjálva sálarheilsuætlanina um mann hevur hugt upp á restina av tilmælunum hann er har er nokk so nógv tilmæli onkur eru sett í verk og hetta er so tað sum mann roknaði við at brúka í fjør og og í ár uppá er tað nakað annað av tilmælunum sum er á veg tí at að ta er tað eru forskelligu summi kosta summi kosta minni so tað er nógv mann kann gera men men eg hopi bara virkuliga at hetta her arbeiði kemur í gongd nú tí at tað er einki sum týir upp á annað enn tað at tørvurin vaksur fyri hvønn dag
ja takk og so fær landsstýrismaðurin kali oholm johannesen orðið at enda hetta umfarið ger so væl
ja takfyrihra formaður ja eg vóni eisini at partinr avr arbeiðsmarknaðurin finna eina semju um hetta málið er og at tær kunnu fara í gongd viðhetta tilboðið tað er tað fyrsta htað næsta sum eg arbeiði heilt konkret fvið í løtuni tað er einari neyðtøkutilbúgving hon er ógvuligan tætt við nú og so einari skaðastuvul eina sálarfrøiskari skaðastuvu og tað tað er eisini tætt viri so at ein mólovur sum hann sigur altso eg royni at arbeiða við nøkrum tingum fyri at gera tey betri og tað vónað fer at eydnast takk fyri frú forkvina
ja takk so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur vit fara so til næsta spurning sum eisini er til landsstýrismannin kaj leaholm johannesen viðvíkjandi bíðitíðin í barnasíkriuni og tað er sirið stenberg sum er spyrjari ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað er tríggir spurningar um barnasúkuatrina eitt sera týdningarmikið øki kann landstýrismaðurin upplýsa hvussu langar bíðitíðir eru til barnasykatriina og kann landstýrismaðurin upplýsa hvussu bíðitíðirnar hava verið seinastu fimm árini og hvat verður ítøkiliga gjørt fyri at fáa bíðitíðina niður viðmerkingarnar seinastu árini er tað gjørt eitt miðvíst arbeiði at menna barnasúkluatsku økið eins og suguatrina sum heild og tað hevur eydnast at fáa fáa bíðilistan til barnasúkulatriina so at siga burtur men nú frættast á íðilistin afturi langur og eisini á talið á ávístum børnum er so nógv hekkandi ein stórur vøkstri skjót og góð hjálp er avgerandi fyri menning og trivnað hjá børnum og long bíðitíð kann viðvirka til at støður sum kundu verið hjálptar fáa fastatøkur á børnum sum kunnu viðvirka til langa ella varandi sjúku og vánaliga lívsgosku og tí er sjálvandi alneyðugt at tiltøk verða sett í verk soleiðis at bíðitíðin verður so stutt sum til ber og helst eingin tað er eingin ivi um at hetta er eitt mál sum fyllir nógv tað er øgiliga trupult at vera familja sum stendur og verður gjørd varug við ein trupulleika hjá barninum sum at so fer og søkir sær hjálp fyri vist mann skal koma at bíða kanska eitt ár tað tað tað tað ber sletki til eitt sum sum sum eg haldi manglar í tá ið mann tosar um hví bílestarnr vaksa mann snakkar allan tíðina um el la tíða úll bara plussligat fáa tað verri men tað kann eisini vera nakað við tað at mann hevur havt plussað hevur havt eitt tilboð so væl túkt og tað bar til at sleppa skjótt fra mat og tá síggja at fólk tað sum eisini sum eina loysn at fara har til so tað kann eisini vera tað at tilboðið hevu veriðlættari atkomulugt tey seinastu árini enn tað var fyri nøkrum árum síðani og fólkatalið sjálvandi váksið takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin í heilsumálum harlio holm johannesen
ger sovæl ja takk fyri frú forkvina og takk fyri spurningin sirur stenberg øh vist eg bara takist tú heilt konkretu tølini her sum hava fingið her a bara fyrsta øh bíðitíðin við ársløku døgum hevur verið hendan seinastu fimm árini tvey túsund og sekstan tá var tað tvey hundrað og hálvfjerðs dagar og tvey seytjan trý hundrað og tretivu dagar tvey túsund og átjan trýss tvey túsund ognítjan fimmoghálvfjerðs o tvey túsund og tjúgu trý hundrað og trýss og vistu vit taka barnaogungdómssigratriina í síni heild so er tað nkar nøkur konkretisering í eisini tað er at eg havi fingið upplýst frá landssjúkrahúsinum at barnagdómssran útgreinaði hálvfems børnogung í tvey túsund og sekstan hálvfems børnogung í tvey túsund o sekstan og hundrað og fimmoghálvfjerðs sum tað mesta nakrantíð í tvey túsund og tjúgu hundrað og fimmoghálvfjerðs og tað er tí at eg haldi bæði heilsumáln sett inn á økið við fleiri sigatarum og tað samaaltso tað var ein sigatari í tvey túsund og sekstan og nú hava vit at tríggjar sigatarar men tað er so farin niður á hvat tvey komma seks tan vey komma sjey tað vil siga at vit hava stóran kapasitet inni og vit fáa nógv fólk ígjøgnum men sum sigur stenberg ver upp á ein el annan máta visti mann visti mann særa mann fær fatur í ennu tilboði at tað er har so er spurningur eisini hvussu gottin hvussu gottin verður um verður lág ella høg og hetta er eisini í mun til hvussu ávísingarnir verða gjørdar eru tað broyttar ávísingar frá kommunulækni ella frá sernámi eru tað aðrir instansir sum heldur ikki hava nokk a resursum tavil sigat tað koma á foroldstrýss nógv frá sernámi ella frá mentamálum yvir í yvir í barna og ungdamsjúgratina altso heta er einok so kom kompleksur spurningur men men tað er hvussur tað sum eg havi fyrfyr og eg stendur her so tíðin er farin eg komi afturtakk fyri
ja takk so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrstur er høgni hoydal ger so væl
ja harra formaður eg ella frú forkvinna eg vil bara at stova fast at at spyrjarin á siristemberg gjørdi jú eitt eitt megnararbeiði sum landssýriskvinna á hesum økinum haldi eg við barnaundavsjúkratriðuni g fekk bílistarnar markant niður øog sett gongd á tað arbeiðið sum eg tað ljóðar sum lansmaðurin nú vildi fylgja uppá men tað undrar meg stórliga nú at at bílistarnir vaksar so mikið nógv altso serliga hjá hennum landsstýri sum sum sum fór til væl upp á viðgerðartrygd og so í veruleikanumhetta økið sum gekk so væl tykist verða tykist verða rokið so langt upp tað má finnast ein betri frágreiðing ein betri frágreiðing frá landstýrismanninum ø um tað málið øhtí at her var altso veriga nakað nakað gott sett í gongd so tykist verða stagnera onkursvegna
ja takk so er tað rósa samuelsen ger so væl
takk fyr hara formaður tað er inki ivast í atbarnaungdómsøkatíðin hon er er raðfest og verðu raðfest eisini framyvir og vit kunnu fegnast um tað at tær fakónr sum eru fakbólkarnar sum eru rundan um børnini eru vakin og senda børn tilútgreiningar og nú er tað soleiðis at tað er fleiri fara til sernám og harsernámsset nú ikki diagnosirnar tað ger jú sigatsk depilin men tað sum eg merki eisini er ein avbjóðing tað er tað at tá ið børn og ung hava fingið staðfest av diagnosi á sigalska deplinum so er ein bíðilisti at fáa hjálp frá víðari út frá almannaverkinum ella frá barnaverndartænastunum og taðer eisini ymiskt hvat ið hvør barnaverndartænasta gevur og í samband t bæði tá tað kemur til børn sum eru undir barnavernd ella tá børn við brek og einum samanfallandi av báðum so at tað er øgiliga komplekst men øgiliga umráðandi at tað sum tosa i ein øðrum fyrispurningi um reabilitering at tað er ein samskipa
ja takk so er tað edva jacobsen ger so væl
fyri frú forkvinna tað vá lagði merki til tey tølini sum landstýrismaðurinkom inn á tað bleivu t eisini sagt at hundrað og fimmoghálvfjerðs var blivin útgreinaði í tjúgutjúgu so sjálvt um ein bíðilistur langur so er tað eisini tølini sum siga tað at tað henda ting á økinum og tað er kanska eisini tí at mann setir aðrar skipanir í verk sum sum hyggja eftir eitt nú sernavn kanska verður lyft upp og har hendi meir og so blíva tað meira sum skulu til útgreining men mann kann bara vóna og ynskja tað talið aftur fer at lækka og tá tað kemur til viðgerðartrygd so haldi eg sjálv at landsstýrismaðurin í heilsumonnum virkliga laksvið seðlarnar og tað sum hendi tað fyrsta árið tað var at fáa alla ktskipanina arbeiða saman sum var púra ófunktionell tí at tað vór á so ymiskum frontum visti man kann fáa tað at koyra so hevur mann eisini nøkur tøl at arbeiða við út frá hvussu mann fær veitt trygdina so skjótt sum til ber o eg haldi sjálv at har hevur landsstýrismaðurin gjørt eitt megna arbeii
ja takk so er tað spyrjarin aftur sigur stenberg
takk fyri frú forkvinna ja eg ivist onga løtu í at okur hava øll at felags ynski um at bíðitíðin er so stutt sum yvirhøvur til ber og eg veit ikki um tað kann vera soleiðis men tað veit landstýrismaðurin nokk nú hevur korona ávirkað virksemið í sjúkrahúsverkinum nógvastaðni eg veit ikki um tað eisini kann hava ávirkað virksemið á sykuratska deplinum men tað kann vera tað kann lansstýrismaðin kanska kanska upplýsa tí annars ljóðar tað nokk so undarligt við sær bíðitíðin faktisk er longd við trý hundrað døgum visman hevur verið niðri á trýss støðum og er komin upp á trý hundrað og trýss dagar tað eru rættiliga rættiliga nógv so tað má vera fleiri ting sum sum gera tað eitt er kanska eitt knn kanska loysast við fleiri resursum eitt kann kanska loysast við við seg tann ókeypis sálarfrøðiliga hjálpin til dømis kemur at virka kanska kundi onkur fingið hjálp har tí tí atbarnasiglatriðin hevr ikki bara útgreining tað hava eisini onnur tilboð so eg haldi her er eitt stór arbeiði at fara eftir altso trý hundrað dagar longri bíðitíð upp á p á so stutta tíð tað má fáa allar klokkar at ringja hjá okum onkrastaðni tað er okkurt sum sum mann noyðist at at hyggja eftir og sjálvandi skal mann raðfesta soguatsku økið ttað r altíð klár til at vera við í tað ynskjokur øll og sjálvandi skal eisini tað systemið virka sum skal taka ímóti børnunum tá teir koma út aftur har frá men her er problemið at tey sleppa ikki in í systemið at tú slepp ikki inn í inn í sikgatrina v visu bíðitíðin er blívin eitt heilt árja

fyri frú forkvinna og eg eri púra samdur at vit skulu analiserast tølini væl og virðiliga hvat er sum hendir tí at ongantíð ongantíð áður hava vit fingið so nógv fólk ígjøgnum skipanina upp á eitt ár hundrað og fimmoghálvfjerðs vyð rekord tvey túsund og tjúgu er met av ungdómi sum vit fáa gjøgnum skipanina og allíkavæl stór bílist og eg veit ikki skal svara til høgna hoydal men eg kmur inn aftur nú altso vit royna at hava kjakið á inar serviøsum støði men høgni hoydal hevur tað fyri hann kemur inn og ein leggur góð kjak tá man hevur gott kjak so kemur mann við sovorðnum hosti um eittannað also sum ikki hevur nakað halda í veruleikanum og og siristenberg hon roynitrossalt at vera serviøs seta serviøsar spurningar og hevur eina vitan um økið so tað eru nógv beturi fyri kjakið vissi sigurstedberg tósar av tí sum er við heilsuverkina at gera so kundi høgni hoydal spælt við okkurt annað takk fyri frú forkvinna
ja forkúnnan fer at heita á fólk um at vanda sær um orðini so er tað sigur stenberg aftur ger so
takk fyri frú forkvinna eg havi ikki fingið sær tvatndrubpa kanska men sjálvandi fara fara okur øll í tjóðveldinum at gera alt okra til at soguratska øki fungerar og sjálvandi má mann eisini úr tingsalinum kunna seta kritiskar spurningar tað bitíðir ikki at okur ikki eru eru klár til at arbeiða konstruktivt við sigatrini tað sum nokk stendur eftir aftan á hendan spurningin tað er tað at atbíðitíðin er farin frá trýss støðum upp á upp á trý hundrað og trýss dagar og tað e eitt problem og tað er væl tað sum hugsa konsentrera okum um hvørjar loysnir kunna vera upp á tað hvussu kunnu okur finna nakrar loysnir sum loysa tað tí tað at hava eina bíðitíð upp á eitt ár hjá børnum sum brúka teirra lív barnaárim sum har teð skulu mennast brúka tað til at standa í í bíðirøð til at fáa viðgerð tað er virkuliga virkliga virkliga álvarsamt tað er hvussur tað sum ger at hesi hava størri sannlíikindi fyri eisini at blíva hangandi í systeminum varandi seinni í lívinum so tað er álvarsamt kja

altso tað sum stendur eftir í kjakinum her tað er tað at vit hava ongantíð fyrr á fara í føroyum fingið so nógv børn ígjøgnum skipanina sup tvey túsund og tjúgu tá ið hendan samgongan sat tað er tað mesta talið av børnum nakrantíð sum fara gjøgnum skipanina hundrað og fimmoghálvfjerðs tá ið seinasta samgongan sat tá tað mesta sum tey fingu ígjøgnum tað var fimmoghálvfjerðs so ati at tað er ein øgilig resursar sum eru koyrdar uppá sum samgongan hevur koyrt uppá og tað skal mann gleðast um at vit fáa so nógv ígjøgnum so møguligt vit hava ongantíð fingið so nógva ígjøgnum skipanina sum tvey túsund og tjúgu tvey túsund og tjúgu er tað besta árið nakrantíð við at hjálpa so nógvum sum møguligt so er tað hitt hin parturin tað er tað at tað er nakrar skipanir rundanum heilsuverkið sum er sernám eiftir at teimum tað er eisini á kommunala geiranum hvussu fungera tær skipanirnar í forhold til heilsuverkið og hvussu er gottin har tað vil siga vit eru avhangu av hvørjum øðrum mann kann ikki síggja tað bara sum at tað er barnaungdómsigratin í á á landssjúkrahúsinum ella í heilsuverkinum so tað stuttasta langa her til spurningin tað er tað at ongantíð fyrr eru farin so hava so er so nógv børn hjá okkum blivin hjálpt síðan hendan samgongan sat helvtina minni tá ð hann seinasta samgongan sat og bíðilistin í tvey túsn g sekstan var trý hundrað og tretivu og nú er hann tretivu meira enn tað og tað er ikki gott nokk og tað eru nógvar ymiskar gundir til tað so tað sum mannkann gleðast um tað er tað at vit fáa nógvan ungdómir ígjøgnum hundrað og fimmoghálvfjerðs r eitt øgiliga høgt tal og hitt er at vit mugu analisera hví fer tað so nógv upp og hvat korona er av hesum her tað veit eg ikki men eg haldi at vit eiga at eatanalisera tað væl og virðiliga soleiðisat vit kunnu seta inn á røttum stað tað trúgvi eg viktigt
ja takk o so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur vit fara so víðari til næsta spurning og hann er eisini til kaleo holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi ókeypis sálarhjálp til børn og ung og spyrjarin er ingilín didreksen strøm ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja mínir spurningar til kaile oholm johannesen eru hvíti komin steðgur í verkætlanina og um heilsumálaráðið varð kunnað um trupulleikan sum felagið føroyski sálarfrøðingar fóru fram í miðlunum í síðstu viku áðrenn støðgurin kom í í desembur í tvey túsund og nítjan varð eitt uppskot til samtyktar hjá javnaðarflokkinum og tjóðveldið um ókeypis sálarhjálp til børn og ung samtykti løgtinginum ein royndarskipan við ókeypis sálarfrøðiligari hjálp til børn og ung sum eru millum fimtan og fimmogtretivu ár varð sett út í kortið og peningur varð játtaður í heildarætlanini fyri sálarlig heilsu frá átjan verður staðfest at ávísingarnar til barnaungdómssku deildina seinastu árini hava verið støðugt vaksandi hagtøl um nýtsluna avtúka at fleiri ung fáa antideprisiva almanaverkið vísir á sálarligar líðingar sum størstu orsøkina til óarbeiðsføri hjá ungum føroyingum og sernám hevur víst á at ein vaksandi bólkur av ungum og børnum megna ikki skúlan vegna sálarligar avbjóðingar aloftast engist hesi tølini samsvara við kanningar frá fólkaheilsuráðnum sum siga at tað serliga er tey ungu vaksnu sum stríðast við sálarligar avbjóðingar hjá teimum yngru vísir granskingin at millum tjúgu fjøruti prosent longu áðrenn fjúrtan ára aldur hava verið merkt av álvarsigum sálarligum avbjóðingum niðurstøðan hjá arbeiðsbólkinum er at tað eru børn ung ið stríðast við sálarligar avbjóðingar og at tey sum er ikki altíð fáa neyðugu hjálpina hetta kann millum annað vera tí at tað er dýrt at fáa sálarfrøðiliga hjálp nógv vóru tí sera fegin um at landsstýrismaðurin setti pening av til royndarverkætlanina við ókeypis sálarhjálp til børn og ung og tí kann tað vera øgiliga ørkymlandi at tað framvegis ikki er komin ordilig gongd á verkætlanina serliga tá vit vita at eg stórur tørvur á akkurát hesum tilboðnum akkurát nú tí verður fyrispurningurin settja takk
so er tað landsstýrismaðurin kalio holm johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvina nú høvdu vit ein líknandi fyrispurning áðrenn eisini umeftar her og og tað er eisini gott tí at tað er stór áhugi fyri hesum her og so er tað felagið hevur tó einki nevnt um altso felagið hjá sjúkrarøktarfrøðingum neisálarfrøðingur felagið hevur tó einki nevnt um sáttmálaviðurskift í teirra hoyringsskriv til lógar ella kunngerðaruppskot einki felagið fyri føroyskar sálarfrøðingar gjørdu heldur ikki heilsumálara varugt við trupulleikan á annan hátt sum til dømis umvegis teldupost ella telefon og sostatt kom tað rættiliga óvart á at felagið fyri føroyskar sálarfrøðingar valdu at boykottar royndarskipanina stutt áðrenn kunngerðin fekk gildi tann fyrsta desembur tvey túsund og tjúgu so at at hetta er ein part av arbeiðsmarknaðarmál og summisum onkur sagt eg tími ikki at blanda meg uppí tað eg vóni bara at tey fáa koma til sattin skjótt soleiðis at vit kunnu hjálpa nøkrum ungum fólkum og tað er endamálið við hesum uppskotunum her og tað fer eisini at avlasta handan har stóra bíilistan har úti í barnaogómsíin trúgvi eg tað er hvussu tað sum mann færa at vita so at eg eri ógvuligani spentur upp á at fáa hetta her tilboðið í gongd men tú kanst ikki mann kann ikki tvinga nakran at at arbeiða sum ikki vil
fyri rúja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið tað er tað so ikki nakar sum hevur sett seg á so er tað spyrjarin aftur ingilin didreksen strøm ger so væl
takk fyri frú forkvinna at siga tað at at sálarfrøðingarnir ikki vilja hjálpa hesum ungu børnunum tað rokni eg við var eitt skot eitt sindur við síðurnar av tá tá eg hoyrdi forkvinna í felagnum føroyskur sálarfrøðingar í útvarpinum skilti eg tað sum hon segði at heilsumálaráðið og fíggjarmálaráðið vóru væl vitandi um at mann ynskti ein nýggjan mála og at tað t at tað var ein avleiðing av hesum um ikki hevði fingið tann sáttmálan atroyndarverkætlanin ella hendan verkætlanin við at veita børnum og ungum sálarfrøðiliga hjálp ikki er komin í gongd so skilti eg tað sum hon segði og so eis veit e at tað eru fleiri við mær sum hava skilt tað sum sum forkvinnan hevur sagt h tí undrar tað meg at landslørkmaðurin sigur at mann mann ikki var tilvitaður um at tað var ein trupulleiki ímillum felagið føroyski sálarfrøðingar og heilsumálaráðið og fíggjarmálaráðið i tað er eitt sindur undrúnaðvert at vit standa so langa tíð egentiliga aftan á at hetta er blivið ført fram at tað er ein stórur trupulleiki vit skuldu fara í gongd við tað vit livu blivun eini um tað í løgtinginum at tað skal gerast peningur játtaður tað er eitt sindur ja tað er ógvuliga keðiligt at mann stendur nú við einari støðu har sum tað ikki komi í gongd á enn tí at viljin er har men so er tað ein sovorðin bremsa sum líkasum stendur og ger att at tytat børnini ikki sleppa til sálarfrøðing ella seg ung og ikki sleppa til sálarfrøðing og sálarfrøðingari ikki sleppa til arbeiðis tað haldi eg er øgiliga keðiligt og onkursvegna eisini nú er tíðin kemir uppi men sálarfrøðisbólkurin eg veit iki mniki hvussu eit akkurát beint nú hevur eisini verið úti og sagt at tað er onkursvegna tekin uppá at mann ikki hevur nóg sterkan politiskan vilja tað vil eg ikki hopa atað er takk fyri

eg haldi hetta eg haldi at hetta var ótrúliga undarligt at jat eg fái at svar frá umsitingini hjá mær so biður mnn biðja man at suga iva um t tað er rætt sum umsitingin hjá mær sigur fólk um hava arbeitdu við hesum her at kunlæt politiski ljin er poliski viljin er hundrað prosent vit hava gjørt alt sum vit kunnu og vingilin strøm vil gera taupp á annan máta sum fver at koman við hupskotið skuldu vit tvinga sálarfrøðingarnar at vit hava ein an frælsan arbeiðsmarknaða vit hava ein sáttmála vvit liggja ikki sáttmálaloysi við sálarfrøðingarni vit hava ein galdandi sáttmála sum fíggjarmálaráðið sigur er galdandi og atað ikki er rætt at hasar diagnosirnar ikki hoyrir undir sátn altso tað er ein tvystur í millum fíggjarmálaráðið og sálarfrøðingarnar eg veit ikkiorliga hvat eg skal gera eg kann ikki fara við einum kískju alsu eg kann ikki eg kann ikki koyra ein lykkju hvat skal eg gera við tað altso eg má virða partarn ar arbeiðsmarknaðinum eri akkurát líka keddir sum ygin strøm má e ha ik ikki komuð í gongd akkurát líka keddir men ikki bginnginerhaldi eg at vit at vit skulu liggja máli til at gera vitað ikki tað er taksturin sum ikki góður nokk siga tær
ja takk ingilin diðriksen strøm ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg eri onga løtu í iva um at eg og kaili oholm johannesen eru líka gjarna vilja hava t hendan royndarverkætlanin verður sett í gongd men tað er heldur eingin ivi um at kali oholm johannesen er í einari samgongu og eru í einum landsstýri og kann samarbeiða tvørtur um ja tær kanalurnar sum eru har og tí vildi eg hildið ati at tað sum alt landsstýrið samlað ger átti at spælt saman soleiðis at mann fekk sett hol á hesa royndarverkætlanina tí tað nyttar einki tað at vit stenda her og keglast um hvørvi skyldina og ikki tað sum vit royna tað sum eg royni at leggja pressa á nú tað er at heta málið verður loyst tað er tað sum er tað týdningarmikla í hesum her og at hendan royndarverkætlanin verður sett í gongd tí at tað eru børn og ung sum hava bíðað alt for leingi takk fyri
ja takk og so er tað landsstýrismaðurin karljó holmjohannesen aftur ja
tað erpúra rætt hetta hevur bíðað til alt for leingi eta r blívið fleiri harrans ár og tí havi eg sett mær fyri at seta ta í gongd og sum sagt hetta er ein hetta er blivi til ein arbeiðsmarknaðar spurning um vit hava øll verið øiliga forsikt vi at blanda okkum uppí tá ið tað er tái tað eru samráðingar ha og og tá eg fari at vita at vit hava ein sáttmála og so kann mann ikki longan gera meir enn at ja eg eg eg peg eg spyrji og pressi á eg vil gjarna hava tað loyst sum allar skjótast og vit hava gjørt hetta her saman roynt á vi fingi ta samgonga ansar saman um hatta her og hetta høvdu gott uppskot so at lat nú latið partarnir fáa frið at samráðast og vónandi kemur eitt gott svar fyrsta dag helst í dag
ja takk so er hesin spurningurin avgreiddur og svaraður so fara vit víðari til næsta spurning og hann er eisini til kali johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi koppsetingarætlan fyri koronu og tað er høgni á hoydal sum er spyrjari ger so væl
frú forkvina hesin spurningurin er til kale oholm johannesen lanssýrismonnum í heilsumálum eg um h ug sanan atja spyrjan til løgmann mog eg haldi tað var rætta spyrjahan til landssýrismannin í heilsumálum og hann snýr seg um koppsetingarætlanina fyri fyri koronu og talan er eg um sera týðandi og stórar avgerðir fyri fólki og landi í bardaganum ímóti koronufarsóttini og bæði fkafók politsku flokkar landsstýrið hava lagt nógv fyri at standa saman og taka felags tøk undir koronufarsóttini og tað er uttan iva høvuðsorsøkin til at føroyar hava megnað støðuna se væl higartil tí hevur tað leingi undr meg oghugsa fleiri við mær at koppsetingarætlanin ikki er viðgjørd í politisku skipanini at eitt nú fíggingin og gjaldið ikki løgd fyri løgtingið og at landsstýriðiki hevur lagt fram raðfestingarnar og grundgevingandi fyri raðfestingum í koppsetingarætlanini tí tað eru uttan iva nógvar fakligar skilagóðar metingar aftan fyri tær og tí havi e valt at seta landsstýrismanninum hesar spurningar í fyrsta lagi hvussu er raðfestingin gjørd fyri at koppseta fólk við fyri koronu alto tey sum eru serligum vandabólki og hvussu eru tíðarætlanin fyri teir ymsu bólkarnar og herundur hugsa eg um fólk sum bera fjølbrek kronur sjúk eg avvarandi og fólk ið eru g skulu undir viðgera uttanlands við meira vutu vsinag fólk við menningartarni og annað tílíkt í øðrum lagi tann bólkurin sum eitur starvsfólk í kritiskum størvum hvussu er raðfestingin gjørd har og hvussu eru tíðarætlanin fyri teir bólkarnar og her hugsi eisini um tey sum starvast við fólki í vandabólki tey eru nokk í gongd men fólk sum arbeiða í tilbúgvingini tað kann vera í elframleiðsluni tað kannvera fólk ví strandferðsluni flogvinnuni útisiglarar sum ferðast aftur og fram og noyðast at geras tær gera tað í sínum størvum og koma í samband við nógvr fólk á leiðini og hvussu definera við kritisk starvsfólk í hesum førunum hvat við pedagogum sum arbeiða við við fólki ið menningartarni og tílíkt í triðja lagi hevur landstýrismaðurin gjørt nakrar roynd at samskifta við úg kunnað løgtingið um koppsetingarætlanirnar og í fjóra lagi hví hevur landsstýrismaðurin ikki viðgjørt koppsetingarætlanina og gjaldi fyri koppsetingarnar í løgtinginum
ja takk so er tað landsstýrismaðurin kali joholm johannesen
akk fyri frú forkvinna og tað er púra rætt sum spyrjarin sigur at tú gingið óalmindiliga gott ella vit hava hvussur loyst tað higartil við øgiliga hepnari hond alla koronastrategiina frá fyrsta dagi av ø og vit hava gjørt tað upp á kanska tú kanst siga tað í á ymiskar mátar men vit hava altíð roynt at havt tað heilsufakliga so litt planta tað vil siga at vit hava brúkt farsóttarnevndina vit hava brúkt kreppuráðið eisini fyrstani kanska ikki so nógv longur og síðani sett teg tá ein vaksinubólk eisini við fakfólkum sum hava skil fyri hesum her at koma við einari ætlan upp á sama máta sum onnur lond hava gjørt tað og tað hevur verið alment allan vegin ígjøgnum og meiningin við tí var nettupp at vit ikki politikarar skulu blanda seg uppí hvør skal sleppa framat fyrst hvør skal sleppa framat næstu trið tí at tað blívur ein totalt ómøgulig uppgáva tí at vit hava fingið so nógvar fyrispurningar frá bólkum sum halda at teir eiga at vera frammanfyri atarabólkar og reelt reelt er rættla ikki tað men men eg trúgvi at tað er øgiliga viktigt at vit koyra hettir her á einum heilsufakligum grundaeina heilsufakligum grundarlagi og tað er tað sum vit hava valt at gjørt at vit hava handa vasinubólkin sum situr alla tí loypandi og eftirmetir skipanir eisini barata har til dømis við systematiskum ella viktigum fólkum a tað er ordiliga tað er øgiliga óbehagiligt faktisk at finnat at siga at ein er viktigari enn ein annar ha og okkir fótfeilur blivn gjørdir tá ð tit sóvu atstjórarnir fingu prik á almannaverkinum og har úti og tað tað haldi eg sjálvur var ein feilur men hin vegin so haldi eg te greitt øgiliga væl frá hvussu tað bleiv gjørt annars so at hetta er heilsufakligt altsum tað er eg vil ikki hava at politikarar fara at siga hvør skal vera fyrst takk fyri frú forkvinna
ja takk so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið og fyrst er tað edva jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja teir kunnu altíð henda fótfølið kann mann siga innan fyri øll økir men má siga at skipanin rundan um korona hevur verið fyrimyndarlig higartil og vit kunnu bara hyggja aðrastaðni í forhold til okkum sjálv hvussu hvussu væl eg alt hevur gingið og allar fyriskipanir hava gingið og tað eru longu sum eg havði skilt rættiliga nógv sum eru blivin koppsett og tann skipanin er kanska avbjóðandi ikki at hava heilsufakliga men eg vóni bara at mann rættiliga skjótt kemur runt í teimum bólkunum sum eru í vandastøðu soleiðis at at tey fáa eina tryggan ein tryggan grundvøll og fáa líkasum kunnu føla ein tryggan dagligdag í sambandi við við korona so men eg haldi tað verið rættiliga mann má siga tað at at óðansa hvat sý er hent so kunnu vit ikki sega annaðenn afta hevur gingið fyrimyndarliga takk fyri frú forkvinna
ja takk so er tað siri stenberg sum fær orðið ger so væl
takk fyri frú forkvina ja eg haldi at tað er gott at mann lurtar eftirfakmyndugleika eg haldi at koppsetingarætlanum hevði eisini kanska verið uppaftur sterkari visti mann hevði kommunurnar við sum eisini hava kanman siga fakøki her um eldraøki men tað er so farið og tað kundi eisini gjørt nøkur ting at mann hevði tikið seg flokkarnar eitt sindur inn yvir nakað tíð mann arbeitti við tí faktisk hevur andstøðan slett iki verið partur av nøkrum sum hevur havt fyri korona at gera men tað sum hetta her væl gongur út uppá tað er tað er eisini altso hvussu definerar mann samfólskritisk størv altso nærnær eru tey fólkini í rekki til at vera koppsett og hvørji eru tey og so er tað tey sum eru sum lahava serligan tørv og serliga útsett hvussu hvussu ger mann tað í mun til fólk sum kanska hava eina í gásareynum eitt vanligt starv innan fyri til dømisheilsuverkið men ikki eru millum millum persentar tað er væl har sum diskussiónin alla tíðina verður men er
ja takk so er tað spyrjarin aftur høgni hoydal
frú forkvinna eg eri púra samdr við landsstýrsmanninum í at vit skulu fylgja okkara dugnaligum fakfólkum men eg eri ikki samdur úrt í at tað ikki ber til at hava tað sum grundarlag tá vit eisini viðgera tað í teirri politisku skipaninii tí at eg haldi tað sum hevr gingið øgiliga væl í føroyum tað er tað at fólkið hevur staðið saman vit eru samfelag sum er so mikið ær og hava sosial atlit hvør til annan meðan e har sum eg haldi hevurgingið minni væl tað er tá ið vit ikki taka støði í tí føroyska samfelagnum men hava lurtað eftir boðum aðrastaðni frá bæði um hvussu t ferðast úti inna úr landinum htað hevi mann í stóran mun gjørt bara fylgt donsku stjórnini har og eisini viðvíkjandi koppsetingarætlanina eg ivi ikki við tið dugnalig fólk men men til dømis hvat eru hvat er samfelagskritiskt størv og hvat eru serligir bólkar í føroyum tað kann vera munandi øðrvísi en tað er í í øðrum londum og eg havi roynt tað kunnað meg nokk so væl við tey yvirlitini sum eru á korona fo har tað er eini ellivu bólkar og fyri tr bólkarnar sum eg her spyrji um eru ikki nøkur eru iki nøkur nágreining av hvat tað er øh og eg kan bara nevna tað dømis sum eg nevndir við hvar eru til dømis fólk við menningarterni sum eru á sum eru sum eru sosialt ótrúliga útsett undir korona og teirra avvarandi ella við fjølbreki og hvussu definera við samfelags tilir størv í føroyum ja tað er trupult men tað bitíir ikki tað at ag ikki ber til at gera tað og tað verður væl gjørt so hví kan man kki kára grundgevingarnar fram fyri tí sjálvt um tað kann skapa avbjóðingar og so kundi hugsaðmæ at landstýrsmaðrin kanska svaraði spurningunum altso hvar hvar eru tar bólkar eg havi nevnt í spurninginum í hvussu lant er teir komnir í koppsetingini øh siður stenbert spurdi nær verður nær verður ætlanin liðug øhog hví hevur landstýrsmaðurin ikki valt at koma í tingi antin at kunna ella viðgerahetta málið so ella so og serliga eisini gjaldið og koppsetingarnar hví er tað ongantíð viðgjørt á ferya a løgtingi tað haldi eg er týdningarmikið at fáa fram
ja takk so er tað landsstýrismaðurin kali oholm johannesen
jatakk fyri frú forkvinna altso høgni hoydal burdi verið rættiliga glaður sum tjóðveldismaður í dag vit hava einki gjørt tað sama sum danir harða gjørt eg haldi ikki eg alt finna nakað sum tað sama sum danir hava gjørt vit hava simpultenn gjørt eftir føroyskum viðurskiftum eina føroyska loysn og tað er tað sum vit hava koyrt eftir nú fara danir at prøva tað sum vit gjørdu fyri fleiri mánaðum síðani og vónandi fer tð eisin at eydnast hjá teimum og tað eru eisini harra formaður vit hava eina skipan við munnum eg vil so gjarna sleppa at svara høgna hoydal ordiliga væl men tað er forsto oftanieita ett sindur forstutt við hesum munnini om mann fari ikkiordiga út upp á tað eg havi ein superkalendara her eg vet ikki mann kann ikki hata er kamen er so lla man hevur tað ikki men vil hava ein kalendara her akkurát vordano vorðletuse vit hava eina ætlan sum koyrir og halda leveringarnar so vil tað vera soleiðis at vit taka øll tey sum hava eina niðursett ymunver fólk gera sær tankar um um ikki hasum eigur at vaksinerast sjálvdum mað slettiki pjøðast at vaksinerast tað er serlæknarnir til læknar sum avgera hvørjir kunnu hvørjum ikki kunna og tað eru so ræðuliga nógvir føroyingar sum stríðast við avbjóðingum av ymiskum slag og tað er slett ikki allir sum skulu hava ella sum hava bhó fyri hser vaksinum so at serlæknarnir hava allir longu nú sent listarnar út hvør teir meta hava eina avbjóðing niðursettir mun vr e ella upp á einlana máta so tey hava fingið tað fyrsta prikið mær vitandi eg sigi ikki at tað onkur kann koma upp sum fari niður ímillum sum hevur verið hjá serlækna niðri ha men vit fylgja ætlanini sum var sum varð gjørd og og og og higarti hava vit fingið ein stóran part aftsa í mun til onnur lond vaksinerað hann longur nú
so so tað sær gott út harra formaður tað sær gott út ein felagin so ferðir spyrjarin orðið at tú gert so væl í grønum
harra formaður vit sum er valda løgting er vald til at umboða føroyafólk í hesum máli og tað hevði verið sjálvsagt sjálvandi at mann viðgjørdi høvuðsspurningarnar í allar kopptíkuætlanina og tílíkt í løgtinginum millum tey fólkavaldu sjálvandi út frá fakligum metingum og tá ið landsýrsmaðurin sigur at vit hava gjørt nakað rætt ja eg eri ómetaliga stoltur av tí sumføroyskt fakfólk og føroyingar hava gjørt nettup har sum mannhevur torað at gingið egna leiðir men eg havi víst á tvey viðurskiftir har mann ikki tykistat hava gjørt tað og tað er viðvíkjandi ferðing inn út úr landinum har o mann fylti donskum boðum ella donskum leisti tað haldi eg verið púra skeivt eg haldi eisini tað er grundleggjandi skeivt og eg haldi tað erskammarkent at mann letur danir d rindan fyri koppingarevni og leta teirr avgera nær koppingarevni kemur til føroya nú hava skilvta framsóknar atta uppskot fram um at vit sjálvi gera tað haldi efrálítt hugskot íslendingar gera tað og so er ta hetta við at taka støði í tí føroyska samfelagnum tað sjálvt na an era trupult hvat er serliga kritisktastarstarvsviðurskiftir í føroyum tað er til dømis nú nevndi eg bara til dømis srandferðsluna u skuldu hent nakað mann ikki kunnu sigt til útoyggjarnar umum okkara elframleiðslu ikki kann virka til dømis djúptøknar avleiðingar tí vit etoyggjarsamfelag eg hugsi eisini um at eitt eru tæy eitt eru tær fakligu medisinsku metingarnar men tað kundu elst vera metingar sum til dømis um tær sálarligu og menniskjasligu avleiðingarnar o nú hugsi eg um fólk við menningartarnim fjølbreki og teirra avvarandi gi eg síggi ongar raðfesting í kalendararnm har standa bara teir ellivu bólkarnir og bólkurin nummar tíggju tað eru tildømis fólk sum eru yngri enn fimmogtrýss ár ið eru í øktum vanda hvat er tað hvussu definerar mann tað tað komandi vðgør tað sum var trúnaðiøhog hvat eru samfelags skifstaður tað ta hesin sbólkurin ummar ellivu altso ellivu í raðfestingini og hvar hvar eru tey og hvussu langt er er mann komið so farig agi líka at spyrja landstýrsmannin tá eg havirhøvuð til tað at tað er fráboðað í hvussu ið ítlendskum bilunum í dag at tetris gevur eitt so so so kallað vasinupass sum e elektroniskt hvar hvar er tað í skipanini her o tað nakað sum mann hevr viðgjørt hasum landsstýrinum um at fáa eitt eitt føroyskt sjálstov vasinupas sum ljóðar ljóðar rættliga spennandi
ja takk ger so væl lanskrsmaðurin kalioholm johannesen
takk fyri harar formaður ah vit hava ettahar ta kenda væl kenda vasinupbas sum øll sjófólk kenna sum eru ella sum eru eitt dent sum vit kundu edeofisera niðri í skógini í afrika og yvir brasil og langt burtur ta vil siga at tað er góðkent um allan heimin a og navogatørarnir formaður fyri fyri fyriútsiglarar han var øgiliga glaður fyri akkrat hetta passið hat og vit sita akkurát í vasinubólkinum og viðgerðisspurningur veit skalt tú hava nakað heilt nýtt skal tað vera eitt eu skal tað vera danskt skal tað vera serførort sum eingin kennir ella altso hvussu skal mann gerat sovorðigt og vit hava tað fínt vasinpassi tú hevur allar tá man ferðast úti tit kenna tað nógv sum at ferðast nógv og og í fyrsta umgangu so spekulerar mann upp á um ikki tað er tað er tað lættasta tí at tað kann eisinaka nýggjpandimiðkomm um eitt ár skuldu so hava eina rúgvu av eitt pass fyri hvørja fyri hvørja vaksinur veitst tú a tá blívur tað so øgiligani strævið at ferðast so so p á einanna máta er tað eitt gott boð at hava tað ganska myndiliga kanska tú gjart tað digitat tað sigur iksei en men tað er góðkent av weo yvir allan heimin eg eri eg haldi tað er øgiliga viktigt at politikarar ikki skulu vordera hvør er system hvør er viktigur í samfelagnum hvør ikki viktigur tí at eg meti har úti í heilsuverkinum at tey sum vaska eru akkurát líka viktigt sum sum sum serlæknanir og eisini vaska klæðir og sovorðnakað altso tí at alt er alt skal skal koyra har úti ha men meni eg haldi hendan ætlanin er góð og sum sagt vasinubólkurin situr og eisini viðgera hetta her við systemi hvør er viktigur hvør ikki viktir skal mann koyra tað meira upp í bólkar a tí at vit mugu heldur ikki fáa tær bólkarnar bjúta klandrast og tað verðar t øgiliga rok móti hvørjum øðrum at hini eru viktigari enn vita so serlæknarnir avgera hvør er vánaillaeur niðursett í kommunuverði til dømis
takk fyri ja takk so er hesin fyrispurningurin svaraður á lisum tað er nummar sekstan tað er til jenisarana landsstýrismann í uttanríkis og mentamálum viðvíkjandi vistahaldsstudningi og tað er edva jacobsen sum eigur spurningin ger so væl etva jakobsen ger so væl
hetar spurningur til jenisarana landsstýrismannin í í uttanríkismentamálum og eg kann líka taka viðmerkingarnar fyrst orsøkin til at hesin spurningur verður settur nú til landstýrismannin er at persónar sum hava fingið vestarhalvdsstuðul tí avstandur millum heima og skúla hevur verið oman fyri hálvtrýss kilometur hava fingið boð frá studduna nú fyrsta januarmánað at eingin stuðul verður veittur meira hetta er grundað á at eysturoyartunnilin er komin og harvið er farleiðin farin nakað niður um hálvtrýss kilometur tá ein koyrir til klaksvíkar bara sum dømi frá klaksvík til tórshavn ella øvugt við bussi og bussurin fer upp koyrir til tay støðini sum mann skal og fera upp áv strondum so er end á fjarstøðan omanfyri hálvtrýss kilometur nøkur sum nøkur sum tað gongur útyvir eru yngri enn átjan ár og hesi fáa tí ongan studning at gjalda næmingurheimi við um tey missa hendan stuðulin hetta kann gera tað hetta kann gera tað um kostnaðarviðið hjá at búgva á skúlaheiminum ella næminguheiminum ein avleiðing kann vera at næmingar av hesi orsøk verða noyddir at gevast mitt í teirra lesturnaði spurningurin er soljóðandi til landsstýrismannin fyr anan fyrsta er er møguleiki at broyta reglurnar sum næmingarnir sum eitt nú eru úr klaksvík og ganga í tórshavn ella øvugt ella eisini umframt aðrastaðni í landinum kunnu varðveita vistrastunning frá sturdna sjálvt um eysturoyartunnlin er komin og farleiðind er stytt nakað kann hetta ikki broytast skjótt so tað ikki raka teir næmingarnir sum ganga mitt í einum skúlaári soleiðis at tey fáa eina økonomiska avbjóðing sum sum ikki var enntá er kanska onkur ikki fingið játtað stuðilin fyrr enn í oktoburmánað fyri síðan át skula missan í jarnuðarmánað eg haldi at høghond má vita hvat vinstra ger og mótsatt men eg kann siga nakað meira um tað tá eg komi uppaftur takk fyri harra formaður
ja takk so fer landsrík maður orðið ger so væl jensræna
takk fyri ja ein viðkomandi spurningur aktuellur spurningurin nú okur hava fingið u undirsjóvartunnilin tað var jú soleiðis at isltú noyðist at flyta ella visti tú býr so langt burtur at tú kennir tørv á flyta nærri útbúgvingarstaðnum so kanst tú fáa fistarhaldsstudning altso visti tú undir átjan ár tá fært tú ikki studning annars men við at visti tú følldi í noyddan flyta nænærri útbúgvingarstaðnum so kanst fáa tað sum kallast viðsara studning tað er í løtuni tvey túsund og seks hundrað og sjeyogtretivu krónur og so hendir hetta her at okur fáa undirsjóvartunnilin og har broytist treytin knappliga treytin sigur tað tú skalt búgva mær enn hálvtrýss kilometur frá staðnum og frá at verða fýrs kilometur kring millum klaksvík og og havna glasir so verður tað góðar fjøruti kilometrar tvey trýogfjøruti kilometrar so tað vil siga nú ert niðan fyri hálvtrýss kilometrar øhvat skalt ma siga her er jú tað sum sum hendir tá ið okur fáa tunlar og undirsjóvtunlar og sovíðari hetta er ein konsekvens av tíð lat meg líka leggja afturat at stutni sum umsitir hetta her sigur at ítøkiliga etatalin um fimm næmingar sum eru raktir av hesum tveir teirra enda útbúgving í januar so trísgir eftir og missa bera ein mánað hvør tveir aðrir fylla átjan í hesi lestrarhálvuni og tá ið teir fylla átjan so færa teir yvir til at fáa annan stuðul so tað er ikki tað veldi tann veldig trupulleikin men fyri tann einstaka er tað ein trupulleiki og kann gera tað at viðkomandi nú mitt íanu skúlaári sær ikkeg noyddan til at at flyta heim tí an ikki ráð til at hava tann bústað sum mann hevur tí at mis vissráðstudningin og ha
bara eru hvussu farin at kanna um at tú kunnu gera eina skiftiskipan sum kann hjálpa teimum siga takk so fer spyrjarin orðið aftur ger so væl at vera jacobsen
tkkjensarana landsstýrismaður akkurát tað síðsta sum jens arana kom inn á sum eg haldi vera týdningarmikið tí at vit tosa ikki um nógv men vit hava eisini havt aðrar spurningar um morgun hvar mann visti mann kom meira inn niður á tað at tosa um tann einstaka barnið so hevði mann kanska og tað er tað er gleðiligt visti mann kann finna eina skiftisskipan avbjóðingin er at kanska fleiri av teimum sum ganga í einum øki frá einum øðrum øki tað er kanska tí at tey eru kanska inni á góðum kreativum útbúgvingum sum ikki finnast allastaðni og og tey og tey hava sum mann sigur møguleikar búgva í klaksvík hava góðar møguleikar í havn innan fyri eina útbúgving men men hendan avbjóðingin ger tað og tað er niðan fyrií átjan at at tað r ikki øll sum fáa rist mann mann ikki fær stutning atbetala tað við so blívur tað ein avbjóðing at reisa ímillum og og fyri nógv ella nú er ta ikki nógv men fyri tann einkulda sum má gevast grund av hesum her og kanska tá ið mann nú hevur prøvað at byrja man byrjaði í í í summar og mann so roynir at fáa hetta bera til og fara at vita um eftahr at tað lesur seg gera at búgva ein heimi aðrastaðni søkir og fara eft svar í oktoburmánað um at tú at tú fært visturhalasstuðul frá novembur fyrsta novembur tá haldi eg at sturni er púra greiður yvir at eysturoyartunnilin lettur upp so eg haldi sjálv at at so kom aftur sjeynda januar og siga veitst hvat takk fyri lán hatta var tað hálvan annar máni og nú steðga vit tí at nú er esaa sum ein sjokk er eysturoyartunnilin latin upp og nú var tað fýra kilometar stykki at koyra og enn er tað omanfyri hálvtrýss táma sum fer upp har á strondum og og koyri runt men avbjóðingar eru sær nógvar aðrar tað hava kanska fingið sær eitt lív í havn arbeiða nakrar tímar og sovorði alt tað deftir á gólvið so eg vóni inniliga at tað fæst ein ein ein loysn frá landsstýrismannum at hann kann koma ein millum loysn sum ger tað at ikki raka tey mittíens skúlar tey fáu sum tað dragar seg um og tað havi eg álit á at
landstýrismaðurin fer at fávulpláss takfortað eru eingi onnur sum hava biða um orðið so er tað aftur landssýrismaðurin sum fær orðið ger so væl jensarana
takk fyri spurningin enn einaferð tí hetta erð serliga hett her at het tar ein spurningur sum sum vísir at spyrjarin hugsar um tann einstaka tí tað er tann einstaka okur skulu royna at at lofta og hjálpa tann næsti spurningurin tann seinni spurningurin tað var um ást tað bar til at gera eina eina skipan som tú ikki rakar næmingar mitt í einum skúlaári og tað er tað sum okur eru í gongd við at kanna og nettupp hetta her at játtar einaferð í heyst og so í januar so kemur ein ein ein kontraboð kunnu kalla tað at hetta ber ikki til tí okur hava fingið undirsjóvartunlinum og nú er frásøðan blivin styttri tað talar fyri at okur noyða seg fara inn og gerandi skiftisskipan tí at stuttni visti væl báæði septembur oktobur novembur ella nær tað var tey játtaði hetta her at undirsjóvartunnilin fór at koma so hetta er ein ein hetta er ikki gott nokk frá almennari síðu og og tí vænti eg at okur finna eina skipan har teir næmingar sum nú búgva visk okur taka dømum glasir á skúlaheiminum kanska og fáa studning til at gjalda fyri tað tí teir eru undir átjan ár at teir ikki missa studningin mitt íðan í skúlaári men hvussu tað verður framyvir har yvist eg onga løtu í at hetta her er nakað sum ferr í søguna fyri handa teign hetta er ein konsekvens av at okur fáa umdsjóvartunnil og okur hava ikki verið so góð haldið til at taka konsekvensurnar av teimum broytingum sum okur hava fingið við tunnlum og undirsjóvartunlilnum sovíðari men í hesum førunum er tað er tað heilt greitt haldi eg ikki uttan løgtingi vil nakað annað men tað trúgvi eg ikki het er ein konsekvens av tí farlaiðin blívur stykkir inn hálvtrýss kilometur og tí e fellir grundarlagið fyri fyri hesum stutninginum burtur
ja takk so fær spyrjarin orðið aftir ger so væl etvar jakobsen
egska ikki leggja nógv afturat hesum her takka einaferð svari og vóni at mannkann finna loysn hareg byrjar upp á at tað er eina skipan og sum sagt nøkur av teimum blíva átjan og so hava tey egnað pengar til at betala hetta fyri tí tey fáa studning tað sum eg hugsi sum ofta er ein avbjóðing tað er tað nógv sum fara úr tíggjunda og skulu víðari í sini lívsleiði tey eru niðan fyri átjan so tað at mann ikki fær studning tá mann er niðan fyri átjan tað tað kann eg vera ein avbjóðing í sær sjálvum men eg prøvaði at seta meg í tað eisini eingot fyri tecci feil men eg fekk f mann fann útav at sum eg sá tað so standast hálvtrýss km ikki inni í lógini tað er ein kunngerð sum og tí haldi eg sjálv landsstýrismaðurin sigur at tað fær í søguna jú gaman í men so spurt mann um tað skal fara í søguna fyri øll tí nú siga vit tað at mann mann leggur kanska skúlar sum hava ógv itað kreativu økið í havn og kanska onkur liggur í klaksvík og tá ið tú hevur eitt eitt strekki sum er so langt og bussar fara úr klaksvík klokkan hálvgum seks um morgunin sovorðið so gert tú tað at tað verður øgiliga trupult hjá persónum sum er niðan fyri átjan at fara inn á kanska eina kreativa leið til ein góðan skúla sum ikki finst teir heimaøki so eg haldi at handan kunngin fyr t áheita landsstýrismannin tá ið tú burtur av toftum nesi alteher og tú hevur eitt korter til havnar ella mótsatt inn í eysturoynna so snakkar han ikkium at hava nakran tein men tá ið tú skalt brúka næstan annan tíma ein tíma í ein bussi so haldi eg tað um tað eitur hálvtrýss illa fjøruti av ta er til yvirvagahaldi hvar liggja skúlarnir og hvar eru næmingarnir og hvat skal mann gera við kunngerðina tá ið nú heitta her er liðugt skal mann siga bara hetta var tað ella skal mann skapa møguleikar fyri teimum sum ikki hava so lætt við bara at fara á allar skúlar ella eru einki við hava lætt við tað men tey eru øðrum banum te eðeg kanska eri til kreativar útbúgvingar men hav ein langan astant skuldi tað kanska idi fjøruti staðin tí hálvtrýss takk fyri harra formaður
ja takk so fær landsmaðurin orðið aftur ger so væl
mann hevur so valt hálvtrýss kilometrar og um tað skal gerast nakað við tað tað er ein ein góður spurningur eg vænt ikki t nakar veviður gjørt við tað hetta her kemur upp hetta málið ikki tí mann heldur at t hálvtrýss kilometrar er er er skeivt at tað burdi verið fjøruti men tí at mann fer a umpsjóvartunninin sum tekur tað eina sdrekkið og gera tað minni og so endar tað við at tey bæði nei tey fimm at har r fimm sum blíva rakt men tvey av teimum blev blíiva bara rakt í ein mánað tí tey fylla tí tay enda skúlan aftan á ein mánað heilt natúrligt og tvey av teimum fylla í hesi hálvuni so tað verður bara ein eftir og tá ið tey fylla átjan so fara tey og fáa annan studning meni tað eg haldi at atsum sagt at ogur skula hjálpa hesum her næmingunum sum fáa skiftisstudningin at hann ikki verður tikið frá teimum nú viðtíðan skúlahári annars líka nevna at tey summi lesa tey kunnu fáa lestrarkort eg trúgvi tey flestu hava tað og tey kunnu ferðast ókeypis við við bussum og og og farleiðunum annars hjá tí almenna so tað er ein góð skipan so tað stendur væl til í føroyum haldi eisini í hesum økinum men hetta var ein ein óneyðugur og eitt sindur býttur trupulleiki som stingu seg upp men hann okur suldu nokk hjálpa teimum sum illa hjálpa soleiðis at eingin fellur niður ímillum av hesum áðum
ja takk so er hasin spurningurin svaraður næsin spurningur er eisini til jensarana landsýrsmann viðvíkjandi ætlanini um útbyggingina av ráðsunum ohann er frá magnus rasmussen ger so væl magnus rasmussen
takkfyri ja harra formaður hetta er ein fyrispurningur til jensa rana landstýrismanní skúlamálum og tað er viðvíkjandi útbyggingini av rásuni fyrispurningurin er soljóðandi hvussu gongur við útbyggingarætlanini av rásuni er útbyggingarætlanin í dag tann sama sum varð løgd fram í tvey túsund og átjan og tað triðja hvussu sær tíðarætlanin út rásin er ein tvey ára eftirskúli fyri menningarteirna ið eri liðug vi fólkaskúlan eftirskúlin varð settur á stovn í tvey túsund og fimm og er staðsettur í saltangará í nøkur ár hevur ynski verið um at útbygt skúlan tí tørvur er á útbyggingini í septembur í tvey túsund og átjan tað vil siga fyri hálvum triðju ár síðani vórðu lagdar ítøkiligar ætlanir um at útbyggja og víðka hetta vælvirkandi eftirskúlatilboð hetta frættu vit millum annað um í tíðindasendingini deg og viku um sama mundið ætlanin við útbyggingini og víðkani av hesum væl virkandi eftirskúlatilboðið var millum annað at tífalda næmingatali frá sjey og upp til fjúrtan og á næmingar síðani verða tiknir inn á skúlan á hvørjum ári í dag verða næmingar tiknir inn annaðhvørt ár útbúggingin fer eisini at geva hesum ungu við menningarteirruni eitt meira spennandi skúlatilboð har øktir trivnaður øktir undirvísingarmøguleikar og øktir dinamikkur gerst partur av skúlatilboðum eingin ivit skal vera um at eg taki fult undir við at rásin verður útbygd rásin hevur brúk fyri hesi útbygging soleiðis at hetta væl virkandi eftirskúlatilboð fyri menningartarrna fær teir ynskiligu góðu mennandi karmar at virka undir soleiðis at skúlin verður framtíðartryggjaður eg seti fram henda fyrispurning tí nú er rúm tíð síðani boðað vær frá útbyggingarætlanini og enn er spakin ikki shettur í takk fyrija takk
so er tað landsstýrismaðurin sum frá aftur gerst væl liðugt síðani
ja tað er rúnt tí men tess størri er eg gleði iðir at alt íð fari í gongd aftur tað støðgaði jú upp okur hava havt tað frammi nakrar ferð í tinginum tað støðgaði upp tað fann tastiska prosjektið har inni tí attað var for lítið stýring á og pengarnir bara kostnaðurin spolaði uppeftir og tá ið tá tað koma mítt borð fyrstu ferð tó ar tað støðga upp og okur hava so arbeitt miðvíst fyri at fáa tað í gongd aftur og tað haldi eg eg komi komið á rætta kós gtað er hvussu veg farið tað er komið án rætta kós sogtað eg fari í gongd ætlanin er tillagað og okur hava fingið eitt prosjektuppskot sum svarar til tað sum tað varð mett til at kosta við byrjan fimtan milliónir og málsetningurin er óbroyttur bygdinsvíddin er tann sama kostnaðarmekingin er hækkað frá nítjan komma átta nítjan túsund og áta hundrað krónur per kvadrat metur til tveyogtjúgu komma sjey men eitt sindur av útreiðslunm komin afturat til køk lyft og tøknirúm sum ikki vóru við í tí upprunaliga skipanaruppskotinum men alt sær gott út løgtingið játtaði tann peningin sum skuldi til yvir trý ár eina komma fimm millión í ár og fýra komma fimm í tveyogtjúgu fýra komma fimm í trýogtjúgu fýra komma fimm í í fýraogtjúgu so tað skuldi verið liðugt prosjektera í septembur einogtjúgu og listatiónin fyri arbeiðstøkuútboð skuldi verið klár í oktobur novembur altso í ár og vænta so byggingin kann byrja í tveyogtjúgu men so kann ein koyr rokna út at tað byggingir kemur at taka tjúgu mánaðir at tað kundi eydnast at verið ligiðt í trýogtjúgu men pengarnir teir seinastu eru ikki játtaðir fyrar hundrað og fýraogtjúgu so har hava okur eina hvat kallar mann eina avbjóðing at loysa her í løgtinginum men tað finnur kor nokk út av
í dag so eru tað onnur sum fáa møguleika at fáa orðið tað er djónu nólsoy joensen
jaætakk fyri harra formaður ja hetta er ein viðkomandi spurningur og sum hevur líkasum ligið eitt sindur av láni í eina tíð og tí er ta gleðiligt at hoyra at landsstýrismaðurin hevur sett gongd á eftir hetta málið sum kann gera tað at hesi borgararnir kunnu fáa ella at tað kann verða upptikið kanska á hvørjum ári í staðin fyri annaðhvørt ár sum nú er tí vit skuldu minnast til tað at alternativur ella áðrenn hetta tilboðið var so varð tað kanska øgliga í nógvum førum passivur borgarar sum vóru heima hjá foreldrunum sum ikki líkasum fingu ein gerandis dag við lívsgóðsku men nú eru koma teir til rásina teir fáa við vit sum hava tað slag orðið sum er læran til lívið men so er tað eisini líka tað taðn næsta stigið eigur so eisini at vera tað at tað eigur at gerast ein búfelagsskapur til hesar borgararnar so teir ikki ofta fella afturí aftur tað gamla mynstri tað burdi verið tíðerta gleðiligt at hoyra at hetta ertað stigið verður tikið nú at heva verða útbygt me næsta stigið eigur at vera at mann finnur út av at gera ein búfelagsskap til hesar borgararnar sum kunnu fáa tilboð um
ja takk so er tað høgni hoydal sum fær orðið gjørt væl
harra formaður eg fekniskt um eina fyrispurningin frá magnus rasmussen eg haldi rásinin er eitt eina standandi tilboð sum sum andlis bjartkamar hji lansýrskvinnu í sínari tíð settu í verk og tað hevur støðugt verið tosað um at útbyggja ta og tað hevru gjørt tað ávíst so eg skal bara siga tað at vit í tjóðveldi hjáhendnum stuðla fult út tí sum magnusrasus tekur fram og sum landssýrsmaðurin svarar at fáa gjørt heta hetta uppaftur belr tilboð sum tekur næmingar inn á kanni landsmaðuin segði á hvørjum ári tí eg haldi atað hevur prógvað sítt virði í í í øllum verkum so so tað stuðla vit fult út
ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur ella fáa nei orsaka ta er eydva jacobsen fær orðið aftur ger so væl
takk fyri harra formaður tá ið tað bleiv fyrst vardað trý ár tey gingu so bleiv tað sagt ati tað var undir endan av síðsta samgonguskøðini áðrenn tað altso tað er so góð fýraár síðan tað bleiv tað tosað um at at í tí samgonguni at fara niður á tvey ár og so kumnu taka inn á hvørjum ári tað bleiv so tað tað kom so endaði við at tað bleiv tvey ár men málið at taka inn á hvørjum ári tað kom kom ongantíð líkasum víðari eg frantastiska glað fyri at landsstýrismaðurin í uttanrírðsmentamálin hevur veruliga sett ferð á eitt arbeiði aftur og og sum eg veit at so er hann heravenn nógvr inn yvir tað nú fyri at fáa teg gongd tí tað var steðgað upp so er tað líkahar við hasar síðstu milliónirnar í fýraogtjúgu sum visi mann kundi fingið tað liðugt trýogtjúgu so kundi tað havt stóran týdning fyri at tey kundu tikið inn eitt ár fyrr tí at eingin hevði ímyndað sær at at mann segði knappliga tað at at okkara miðnám fór at taka inn annaðhvørt ár tað er bleiv púra ótonkiligtamn
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur ger so væl mannus rasmutsen
ja takk fyri ja harra formaður tað tað var hugaligt at hoyra landsstýrismannin greiða frá at tað er eisini hugaligt at hoyra frá teimum sum hava viðmerkingar mann sigur tað er líkamikið undir andstøðu eltil samgongu at mann bakkar upp um hetta tilboði og sær hetta sum eitt gott tilboð eg haldi høgni høgni hoydal nevndir tað soleiðin a heta er prógvar sær virði og tað hevur tað sanniliga síðani tað byrjaði tvey túsund og fimm eg haldi at vistman ómakað sær at fara til dømis á heimasíðuna og lesa hvat skúlin stendur fyri og hvussu tað verður arbeitt og vit vita sum sum hava havt kanska eitt sindur við tað at gera at hvussu væl hetta virkar tað er soleiðisnar at tað verur tikið inni sum er nú annaðhvørt ár sjey næmingar og so leggur mann upp til at at byggja út soleiðisnar at tað verður fjúrtan næmingar sum mann kann inn á hvørjum ári so kann mann spyrja altso er er er tørvur eta er ein reellur tørvur og tað er tað avgjørt altso tað eru jú hagtøl fyri tí og tað eru nógv fleiri sum ynskja at sleppa har inn á skúlan so kan mann siga at hetta er eru næmingar við menningartærrnum sum hava gingið í fólkaskúlanum er blivni sekstan seytjan ára gamlir og so koma teir á rásina har ið mann hevur tað slagorðið lærandi lívið og so fara teir flestu fara á serbreyt inni á kambsdali og visu mann fylgir eitt sindur við og tosar við tey fólkini sum móttaka hesi her sum koma til serbreyti inni á kambsdali sum hava verið ígjøgnum hendan her skúlan sum eitur rásin har tað er lærandi lívið har mann lærir grundleggjandi ting faklig sosialt og líkasum tekur hond um hvønn einstakan hvønn tørv hann hevur fyri at brynja tey út til at vera so sjálvstøðug sum tey p á nakran mátar kunnu so er tað ein salskins søgatakk fyri nútíðini

takk fyri harra formaður tað er júst tað sum tað er tað er ein ein sóskins søga og og eg vil siga ateg vildi untøllum sum hava møguleika fari fara ein túr inn har og og o uppliva tað tað umhvørvið sum er á rásini tað er ein ein lívsjáttandi vitjan at vitja har tað vil siga og tær umstøðurnar sum hava verið mann hevði ætlanir um at at gera meir og og og so bleiv tað meira og meira og meir og til síðst so bleiv tað ein so stórður kostnaður at tað fór langt upp um tað sum mann hevði hevði fingið játtað og tað er so skorið niður nú soleiðis at ella skorið til soleiðis at øll eru nøgd eisini tey sum var av av rásuni og tað eri glaður fyri sum sagt so kann kann byggingin byrja í fyrstu tveyogtjúgu og kann verða liðug ur trýogtjúgu men tað ber so ikki til við sær tær fýra komma fimm milliónirnar sum standa á á langtíðarætlaninir í fýraogtjúgu visti tær ikki verða fluttar til trýogtjúgu so tí sigur tað er ein ein uppgáva fyri okum okum her í í løgtinginum ísamgonguni í løgtinginum at at fáa flutt teir pengarnir tí at um tær verða brúktir u fýraogtjúgu ella trýogtjúgu tað kann bara gera tað betri at tað verða brúktfr í trýogtjúgu tí so fáa okur henda møguleikan sum edva jacobssen so gott vísir á at mann kann byrja at taka upp einaferð um árið so tað er ein vinvinstøða hjá øllum so eg hopi at okur klára at finna út av tí eisini eg haldi okur hava klárað tað gott higartil forelst takk fyri
ja takk so er tað spyrjarin sum fer orðið aftur ger so væl násturða absen
natakk fyri ja tað at at eg spurdi tað var tí tað varð hálv triðju ár gingið og tað blivu játtaðar fýra hundrað túsund í tvey túsund og átjan og so settu vit eina komma fimm millión av í ja fyri nítjan fýra hundrað túsund og so tjúgu eina komma fimm og nú aftur eina komma fimm og tí kond hann sagt sum so ja men hetta er nokk so langt tíð til hesa fyrireikingina men men jenis arana greiðir frá at líkasum at tað kanska var farið eitt lítið sindur eg veit ikki umann kallar tað av sporðinum men tað er rætta uppaftur og at tað sær út sum at øll halda hetta her er tann góða loysnin sum nú er tá iðmann tosar um um tað fíggjarliga so so kann mann líkasum hugsa um tað skynsama í at byggja ein bygning yvir trý ár tað ljóðaði nokk so langt og eg trúgvi tað er nógv góð argument fyri eisini kanska prísmessi eg at at at at tikist eitt sindur styttri og tá jenisa rana kanska smílist til mín tá ið hann heldur at hetta hetta mungi kunna fara og finna út av so smílist eg bara aftur so so var eitt ein spurningur sum sum djóni nolsø joensen hevði tað var hetta her um eitt búfelagsskap nú nú kenni eg nakað til tey sum hava verið á rásini og nøkur av teimum búgva í til dømis íbúðum sum bústaðir hevur bygt ha men tað er nakað um tað sum djóni nolsø joensen sigur at tað er nøkur av teimum sum kanska hava brúk fyri at at tað er undir eini við sær eftirlitið ella umsorgan soleisnar eg trúgvi at at tað skal mann eisini líkasum arbeiða við nettupp at kunna sstovna eini búfelagsskap til hesiher ungu og eisini vís seg tað er tað at tá ið tey hava gingið í skúla í trý ár og fingið sínar vinir har har á lei so ynskja tey tey allarflestu bara verða verandi har meðan summi ynskja kanska at fara onkura aðrastaðni og tí eigur mann absolutt og eg veit ikki um kommuna og land kundu verið saman um okkurt har at finguð ein búfelagsskap takk fyri
ja takk áh so fer landsmaðurin ann seinasta umfarið ger s væl
eg smílist ja tí at eg føldu at okur vórðu okur tosa við tann rætta manninum altso formannin í fíggjarnevndini so kann mann næstan ikki koma á nærmari tí sum tað fíggjarliga gera tá ið hann er positivur so haldi eg at alt sær ljóst út so eg gleði meg til tað men ja umsorgan og og tað er tað sum tey eisini fáa har í í skúlanum áá rasuni og onkur nevndi heta her at tey fara víðari og og og tað vísseg sum at ta tíðina tey vóru í rásuni tað var kanska fortreytin fyri at tey megnaði at fara víðari og so skulu okur tey enda vi tí næsta stigunum so skulu okur eisini fara í í holt við at at hjálpa teimum tað er ikki bara tey sum hava gingið á rásini men runt um allastaðnir sum hava brúk fyri tryggum umstøðum aftan á at tey báði hava verið í á rásini og í í serskúlum av ymiskum slag har eru tað nøkur sum sum hava brúk fyri framhaldandi hava brúk fyri fyri at verða tikin hond um og fáa serliga umsorgan og tað hava okur ábyrgdnaav
ja takk so var tað hasin spurningurin eisini svaraður næsti spurningur tað er til bára stein nielsen løgmann og hann er viðbjóðandi innflutningi av íslendskum kjøti og spyrjan til fjøld gjørt í gáld
k haara formaður sum formaðurin sigur so er spurningurin til løgmann grundurin er tann at og ikki jenisarana sum hevur uttanríkismál er tann at hetta er meira prinsipielt mál í samgongumál visti mann skal seta forboð fyri at innflyta nakað summamman hevur gjørt í nógv harrans ári og tað kemur á tí at í tíðindasendingini síðstu viku kanskapartíðafturat næstuverstiku eisini segði landsstýrismaðurin í uttanríki ella boðaði hann frá at hann fór at stúkka innflutningið av seyðakjøti úr íslandi tað eg havi spælt tær nakrar ferðirnar saman aftur at hann fór at arbeiða sætt fyri at fáa ftutt stoppa fyri kjøtini óvanliga orsøkin var at landshjá landsstýrismannum at kjøtið var fór bíligt jensarana boðaði samsønini frá hann hevði sett sendimanninin í íslandi í gongd við at kanna viðurskiftini tí pástandurin var at tað ikki var loyvst at selja kjøtið ír íslandi og at einasti mátið at sleppa arvikjøtið var at selja tað til føroyar hum landsstýrismaðurin ætlar at nokta innflutningin a kjøtið úr íslandi so er tað viðkomandi at seta spurnatekin við hví okur loyvi innflutningia kjøtið úr øðrum londum so sum yms sæðlandi sum eru tað longu sæð strekkið túm kann koma úr føroyum í heila taki og hví okur uttan trupulleikar kunnu innflyta aðrar útlendskar vørur og vita jú tað at mann fyllir vatn á fløskur í føroyum um mann flyt innflytur eina rúgvu av vatni og tí haldi eg at at at mann má fáa hesi tingini avklári spurningur um løgmánn er kann løgmaur greiða frá um samgongan hevur tikið avgerð um at nokta innflutningin a kjøti við teirri grundgeving at kjøtið er for bíligt er tað í samsvari í hoyvissáttmála at boða verður at forboð verður sett fyri innflutningin av ávísum íslendskum vørin og ikki øðrin
tak so fær løgmaður orðið ger so væl
ja takk hara formaður eg má kann leggja út við at siga at tað er ikki eitt samgongumál hevur ikki verið viðgjørt av t samgonguni og fyri sovit heldgja av landsstýrinum men tað er jú landsstýrismaðurin avvarandi landstýrismaður sum hevur ábyrgd av hesum økinum og tí kanska var tað rættasta seta spurningin beinleiðis til landsstýrismannin men eg kann so í stuttum út frá tí samskiftini havi havt við landstýrismannin siga at tað eru ongar ítøkiligar ætlanir um at banna hesum seyðakjøtinum mær eru nakrar avbjóðingar sum eg skilja lagnum í ella í sambandi við eureglur um at tá veðrakjøtið eg helt tað vera átta ár men landsstýrismaðurin siður tað var einir fimtan sekstan ár og tað má án ikki siga at út frá út frá tí so er tað jú rættiliga gamalt og eg havi sæð okkurt av hasum kjøtinum hetta er øgiliga kan mann siga hetta er ordiligir kroppar kann mann siga hetta er tað sær út sum tá tað liggur á døgurðaborðinum sær tað meira út sum at vera oksakjøt heldur en at vera veðrakjøt men tað er eingin ivi um tað tað er nógvir føroyingar sum dáma væl at keypa hettar og tað er bíligt so tað er so tað sum støðan er so eg havi ikki varhugan at hav at landsstýrismaðurin hevur nakrar intensjónir um at fara á baðnesum men eitt samskifti tikið upp við íslendskar myndugleikar og eg vænti eisini at tá tað samskifti er er liðugt so hevur mann ein greidleika á um tað er í ordan at selja kjøt sum annars ikki kann seljast sum eg skilja lagnum og ikki brúkast í íslandi kann selja senda meg til føroyar tað er væl tað sum málið snýr seg um takk harra formaður
ja tak so er tað aðr tingum sporið tað er blandi sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað er av størsta týdningi at vit verja tann marknaðin vit hava í føroyum tað ger mann í øllum øðrum smáum londum til dømis í íslandi sjálvum hari millum annað tekur mann og bannar innflutningi av ymiskum útróttum sum teir klára yvir í íslandi at at framleiða sjálvir og ger ikki bara bannar men ger tekniskar forðingar soleiðis at tað íslendska vinnulívið verður til góða sæð í í kappingini við við útlendingar sum hava stórar kappingarfyrimunir í forhold til íslendingar hava føroyingar ein øgiligan ófyrimun tí at millum annað íslendingar fáa nógv miri stuðul á landbúnaðarøkinum og tað er tað sama í es tær fáa nógv meiri stuðul vit hava fyri neyðini at verja okkara egna marknað og tí er tað gott at at landsstýrismaðurin jenusa rana fer at taka tað málið upp yvir fyri

hara formaður eg skal takka fyri svarið øh eg helt tað eisini at tað var øgiliga løgið hetta er við við ná eg lurta tir nakrar ferðirnar sama aftur eftir hesum her hesum her si frágreiðingingn hjá landsstýrismannin í uttanríkismálið men eg skilji at tað hann er ikki einsamallur ta r tr onnur samgonguni halda tað at mann skal seta forboð fyri at innflyta bíligt kjøt øtað er eitt sindur spesielt hetta her ati grundilsi er at eg for bíligt tað mann skuldi trúð at tað var tað var ein firimunur á fólk í føroyum sum ikki hevði ráð at keypt altso visti mann ganga forbíin handiliga hann sum selji kjøt so liggur tað og vigar um trý hundrað krónur í kilo alt eftir hvat ið er eta eta kjók so eta meir og tað er ikki ein og hvør sum kann keypa tað inglusivur beinini eitt kilo har so eru tað bá einar fýra breyðflysær í frægasta lagi so tað tað eru rættiliga dýrar taðer breyðflystirnar vist er eit lækkastykki ella at er eitt hálsa stykki ella hvat hann nú er einaferð ellivu hundrað krov tað ger hvussu sum fruðlar til løgmaður sigur at at t hasin vhasir veðrarsovuni tar løknar ikkir veðrakrovuni tæ tað líknar meira oksin so so manglar hanna fara ein túr til poskerifro at hyggja eftir veðrinum ær tað tar teir veðrarnir standa ikki aftanfyri hesir íslendskur sum okur sum okursíggja her og tað at tar eru gamlur tað passar ikki tað sóvat fylgjandi gamlir upp á upp á upp á tann mátan at at teir hava ligað leingi men teir er ikki gamlir teir er frystir og nýslaktair eg keypti eiunti í fjør o hnn var trýogtjúgu kilo so hann kann ikki vera serliga gamal g eg haldi hann var væl a etandi og heilsuhølurnar keypa rættiliga nógv nógv kjøt til rullupylsu og íslantskjøt serliga nógv íslakjøt men eisini nú sigur lant so tað er tað er ikki bgrundlil seg fyri at mann nóg gott grundcevi mann skal stoppa innflutningin av tí tí at at eg havi ikki havt nakað be grundlis fir tí eg havi bara lurtað eftir tíðinduni frá landsstýrismannin og nú sigur hann tað at tað passar ikki tað sum hann sigur sjálvur og tað er rættiliga spesielt at ein landsstýrismaður kann aftan á man lurta tíggju ferð eftir eini sending at so kemur sami landstýrismaður tað sum eg fortaldi tað passar ik
ja passar ikki tað sum eg foradammar fyri salarastovnirligur hann sigur tað sum farð fortaldi var ósagt so er tíðin arnso er tað løgmansfrøðari eftur ger so væl
ja ja takk harra formaður tað er nú nú nevndi eg hald var fimtan sekstan ár tað var fimtan sekstan mánaðir tað ikki so gamalt so tað er men í øllu førum er tað ordiligir kroppar sum eg havi sæð lagað borðinum á døgurðaborðinum men men tá tað er sagt so so sum eg nú skal eg ikki fara at siga hvør hevur rætt og skeivt í hvat hevr verið tíðindnum men tað sum eg lurtaði eftir tíðindunum er havi ikki lurtað eftir meira enn tá einu ferð enat tað var har tá hoyrdi g at landstýrismaðurinum at hann hevði eitt samskifti við íslendarar um hvussu hetta málið og um tað kundi loysast tí hetta er í tívíðarlandsstýrismannin ein avbjóðing í sambandi við eog reglur fyrr hevur tað verið soisar mær upplýst atsr veðlarnir sum veru eldri heni hesara her fimtan sekstan mánaðirnar eru óseljiligir skulu burturbeinast og tað kjøtið verður so mær upplýst nú selt til føroyar tí her er ein marknaður fyri tí og tað tá hava vit væl eina avbjóðing vkjøtið ikki kann etast í íslandi men tú kanst senda tað og selja tað til føroyar tað eittlannað stað hongur ikki saman í mínum høddi og tí kanska er tað at tað er neyðugt at man hevur samskifti íslendingar hvat er hettafyri nakað hvussu vendir hetta málið og eg vænti at landsstýrismaðurin tá tað samskifti er liðugt at mann tá tekur eina støðu til hvussu mann skal víðari frá fram íhesum málinum
ja takk so fer spyrjarin orðið aftur hennara gold ger so væl ja takk
rmurja altso tað tað er møgulit er rætt sum løgmaður sigur at at sum hann hevur skilt tað so skal tað burtur beinansini tað er øgiliga øgiliga sjálv so eg havi prøvað at spyrja meg fyri ikki nú men fyri nøkrum árun síðani og tá var tað soleiðisnar at ein stóvrður partur av veðratjørnum kom í føroy het hann koma á norðurlandinum á miðjuni á landinum á norðurlandinum tí at suðurlandinum brúktu teir tað sóra partrin av veðrme vegurlombum til rullupylsur og tað sum íslendarar gera í kjøti serliga rullupylsur so tað var rættiliga serstakt at at tað skal burturbeinanis fyrr fluttu teir til útfluttar til onnur lond o russlandi til dømis men av einum lærari orsøk sum kom som kom stoppur í tað so at tað at tað skal burturbeinanist tað tað kunnu kur sjálv fylgjardi fara at hyggja nærmar uppá um um tað er veruleikin vist tað er veruleikin so so er er tað okkur heilt øgiliga spesiell grund tí er tað nakað sum okur dáma gott í føroyum so er tar veðrar sum eru farnir út um hesar her fimtan sekstan mánaðirnar tað blívur ikki veðrar fyrr enn tá visti mann visti man skan rópa tað soleiðis nær so at tað er rættiliga spesielt at manni men tað er so altíð ein troyst at at løgmaður sigur tað ati tað liggur ikki líkasum í kortini nú at seta stopparfyri ti men men at finna út av hvat hvat er sum fyrrigangur í íslandi við við hesum kjøtunum tað tað er rættil itsamt at vita sum fekst er hetta fínasta matur av verðini altso tað r tað evr einki at snakka um tar fínasta slag sum fekst tað kann gott vera at tað kann vera meira yminkasamt onkuntíð sum turt men altíð eftir hvussu a lukka seta eisini við okara egna kjøti men sum fekst er hetta av allarallarfínasta slag so tað virkar løgið at ellivu hundrað ellivu hundrað krov skula kollvelta eitt heilt land takk fyri
ja takk so varð hasin spurningurin eisini svaraður næsti spurningur á skrá spurningnummar nítjan hann er eisini til bára steinhildsen løgmann og hann er viðvíkjandi útslúsingartilboðið til lekjuna fangar og tað er ingilin didersen strong sum er spyrjari gjørtíð væl ingilin didiksen strong
takk fyri ja hetta er ein munnligur fyrispurningur til bárastein nielsen løgmann umtilboðnum til leysgrivnar fangar hvørji hvørji skipaði tilboð traðka til í dag í sambandi við leysgeving a fanga mettur løgmaður á tilboðini eru nøktandi og er nøkur ætlan um at seta eitt útlýsingartilboð í verk í sambandi við leysgeving vit eru í einari óvarsavnari støðu viðvíkjandi kriminaliteti í føroyum júst nú fútin hevur boðað frá at vit eru í broytíðum kriminaliteturin verður meira skipaður samstundis so eru umstøðurnar hjá fangum í føroyum ikki nøktandi og tað vísir seg at vera trupulgt at koma burturúr aftur kriminella umhvørvinum í bretlandi og usa kenna vit til tað mann rópar hafoa í havsiss har man verður loftaður fær møguleika fyri at koma seg og fyrireika seg til at klára seg betur eftir at hava verið eitt nú í fongsli í føroyum hava vit einki slíkt tilboð har fólk kunnu búgva í eitt stutt tíðarskeið og fáa hjálp til at koma víðari eftir øllum at døma so er tørvur á meir rehabilitering tí tað vísir seg at somu fangar ofta eru afturvendandi í juni tjúgutjúgu varð uppskot til samtyktar um at betra viðurskiftini hjá føroyskum fangum samtykt millum annað við at bjóða eitt útlýsingartilboð í sambandi við leysgeving vit síggja at hetta er átrokandi og tí seti hendan fyrispurningin takk fyri harra formaður
ja takk so fær løgmaður bárastein nielsen orðið ger so væl
ja takk harra formaður sum kunnust so er hetta eitt málsøki sum eru hjá bæði føroyskum og donskum myndugleikum og skúlamálgálmálamál er á føroyskum londum meðan øfongsulsmál og tey viðurskiftini eru á donskum hondum krimunalforsorgin hevur upplýst at hon og harundir eisini ann restin ikki hevur tilboð til fólk eftir eftir leyslating men vegleiðirfólki um tey tilboð ið finnast í samfelagnum annars tey sum eru undir eftirliti av fríðu forsorgini í sambandivið leyslating verða fylgd av sosialráðgeva sum hevur royna vegleiðararollu í mun til tey tilboð sum finnast í samfelagnum tey sum eru undir eftirliti og í serligum vanda fyri at endurtaka lógarbrot fáa samrøður um hugburð mót viðs lógarbrotin og sosialráðgevin roynir at máttivera tey til at taka ímóti teimum tilboðunum sum finnast her heima hetta er altso eftir leysgeving átakið megna títt lív sigur at átakið helst er eitt tilboð á hesum øki tað er eitt tilboð fyri fólk ið hava álvarsliga sálarligar trupulleikar og har av eisini ella og eisini ránei rúsevnis trupulleikar átakið hevur royndir við at koma í kontakt við fólk meðan tey framvegis sita inni tey kunnu fungera sum ein brúgv millum mjørkadal og næsta stigi sum til dømis eina viðgerð eitt arbeiðstilboð eitt skúlatilboð ella okkurt sum líkist í átakð hevur eisini arbeitt við tankanum um eitt sokallað halfayhavn sum ingilin strøym spyrjarin eisini nevndi eftir áhitanir í føroyum eru so ein nevnd sett við føroyskum og donskum umboðum at umhugsa fongsulsviðurskiftini í føroyum bæði tá tað snýr seg um útotsingartilboð og tá tað snýr seg um fysikarmarnar og tað er eitt eftirspæl av tí viðgerð sum hevur verið bæði her í tinginum har rósa samuelsen og djóni eisini løgda eitt uppskot fram og bleiv samtykt við fullari undirtøku í løgtinginum og tað hevur so formað seg í at nú situr ein bólkur arbeiðir fyrsti fundurin hevur verið og í tí liggur hvussu skulu vit hátta fongsulsviðurskiftni í føroyum nýtt fongsul sleppa undan at senda fangar av landinum tí man meta tað er ein eyka harður straffur fyri føroyskar fangar at skula niður at sita ein dóm har fongsulsviðurskiftini eru munandi kann mann siga harðari enn at sita í einum fongsli her í føroyum so tað er tað sum arbeitti vvið í løtuni og eg vóni at vit tá hetta árið eg farið nakað eru komin nærri í einari loysn fyri hvussu vit loysa hesar avbjóðinganar bæði lúsingartilboð men eisini fonglsviðurskiftin í føroyum takk harra formaður
ja takk so eru tað aðrir sum hava møguleikan til at fáorðið tað er djóni nolsø joensen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja tað er gleðiligt at hoyra ati at løgmaður arbeiðir miðvíst við hesum her málinum tí at vit síggja tað ati og hava sæð tað for leingi at tann tíðin sum fangarnir sita í í varðhaldi er fer fyri tað mesta til næstan einkis tað vil siga at mann eigur at kunna útnytta tíðina sum fangarnir sita til nakað nakað meira meiningsfult at tað vil siga at teir kunnu fáa kanska eina ella byrjan upp á eina útbúgving ella ella koma í onra starvslæru ella og so framvegis men at tað eru viðurskiftini sum teir sita undir nú sum forða í for nógvum førum og tí eiga vit at taka alt hetta her upp og tí er hetta ein sera viðkomandi spurningur at vit alla tíðina royna at betra um viðurskiftini fyri fangarnar so teir fáast mest burturúr sínum fongsils uppihaldi takk fyri harra formaður
ja takk so er tað edva jacobsen s røðr ger so væl
takk fyri harar formaður hatta er ein øiliga vika spurningur sum er settur og serliga hetta eisini efta her við um tilboð er nøktandi í samband við hvat so aftan á leysgeving tí er tað ordilga gott at løgmaður miðvíst síðani hann kom til sum løgmaður hevur arbeitt við hesum málinum hvussu flyta vit okkum fram á leið tí hata hevur verið rættiliga stórt n stór avbjóðing í rættiliga nógv ár at at koma nakran veg við at gera forbetringar og í sambandi við ein útslúsingartilboði og so tað er spennandi seinni ár at síggja hvat hvat liggur í tí og hvat munagott kemur burturúr tí júbetri mann kann koma ofta verður tað kanska ein avbjóðing at fólk mann kemur út og so enda tey aftur tí at tað er akkurátsum einki at lofta tá ið mann kemur út so so eg haldi at teir spenna at frætta meira eg vóni at tað verður skjótt at mann sær okkurt munagott koma burturúr akkurát á hesum økinum takk fyri harra formaður
ja takk so fær ingilin didrecsen strøm orðið aftur ger so væl
ja takk fyri og takk fyri svarið eisini til løgmann tað er gott at vit hava ein eg eit iki um at kalla tað felagsskap ella bólk sum vegna títt lív sum ger ein part av hesum her ella sum ger ein stóran partr av hasum arbeiðinum við ati lofta fólki sum hava sálarligar trupulleikar og eisini rúsevnisnisnýtslu og annað og sum løgmaður kemur inn á kann vera eitt slag av brúgv millum mjørkadal og veruliga lívi men tað er tað ereingin ivi í at umstøðurnar sum tær eru í dag ikki r nóg góðar og tí er ð eisini gott at løgmaður hevur sett handa bólkin tað sum eg bara gott kundi hugsað mær at fingið greiðari svar uppá tað er um hesin bólkurin fyrst og fremst arbeiðir við at fáa gjørt eitt nýtt fongsul ella um mann eisini umhugsar hvat fyri møguleikar kunnu vit betra í føroyum inntil vit fáa hetta nýggja fongsli tí tað er ein øgiliga lang prosess frá tí at vit avgera í løgtinginum at vt ella vit hava avgjørt at vit ynskja at betra viðurskiftini at mann fer undir við samráðing um at byggja nýtt fongsul at mann vera semja um tað her og í og niðri og fer undir at prosjektera og alt hettar er tað tekur fleiri ár vis vitera oktimistisk átta ár kanska er tað er tað tað vit skulu bíða eftir áðrenn umstøðurnar blíva betri ella kann hetta vera nakað sum mann settir í gongd áðrenn eitt tilboð sum eitt havfoaðihas um tað verður varð gjørt í sambandi við megnatítt lív ella nakað annaðtakk fyri harra formaður
ja takk so er tað løgmaður sum fær orðið aftur ger so væl borðrar stevnielsen
ja takkhara formaður ja tað er soleiðis at at hesin embaðsbólkurin hann arbeiðir við øllum viðurskiftum bæði tað við nýggju fongsluni og hvussu kunnu vit fáa somu rættindi kann man siga sum ein fangi sum situr í einum donskum fongsli far tí at tað er tað sum er málið tí at vit hava í dag avbjóðingar bæði við kann mann siga sjálvum teimum fysisku kørmunum har sum fongsli er vit hava avbjóðingar við staðsetingin av har hvar fongsliger tað liggur fjarskoti í okkara høpi uppi í fjøllunum og tað ger sjálvandi tað at atkomuligheitin hjá fangum til tey tilboðini sum eru í samfelagnum eru ikki so nevnd tí har eru eingin e vil siga eingin bussruda eingin almenn trafikkur til og frá og tað ger sjálvandi alt tað truplari so hesin erbasmannabólkurin hevur til uppgávu at finna út av hvussu fáa vit dagført fongsulsviðurskiftin í føroyum so tað er á hædd við fongsviðurskiftini í restina av ríkinum tað innflattar bæði fysisku grammirnar staðseting og ikki minst eisini tilboðini til fangarnar eitt av egalmálunum við tí er at hava fongsviðurskiftini nøktandi í føroyum soleiðis at føroyskir fangar ikki fáa tann eyka harðastraffin at verða sendir av landinum vaðk frá sínim nærumhvørvi veðfrá síni familju sum ikki kann hava teir vanligu vitjanirnar sjálvandi is mann situr úr burtur úr føroyum ella burtur frá føroyum í varðhaldi og tað er tað sum hesin bólkurin arbeiði við so tað er ikki soleiðisnar at tað pjøðist at bíða inntil eitt nýtt fongsul eventuelt er bygt í nýggjari plasering um mann tað pljóðist ikki at bíða eftir tí fyri at fáa betri tilboð til fangarnar jatak o er tað inginin didisenstrøm sumeftur ger sovæl
takk fyri ja tað er gott at hoyra at hetta her útlúsingartilboði er nakað ella arbeiðsbólkurin eisini arbeiðir við at fáa betraviðurskiftini kanska her og nú heldur enn ati royna at fáa alt inn í fongsli og at alt allar loysnirnar skulu koma við tí tí at tað tá koma vit til at bíða øgiliga leingi øh eg haldi at tað var øgiliga positivt tá ið vit her viðgjørdu uppskot frá gjóna nolsu joensen og rós samuelsen um ati betra viðurskiftini hjá fangum í føroyum har sum eitt samt løgting faktiskt tók undir við tí grundtankanum at tá iðtú fært ein straff tá tú skalt niðan í mjørkadal ella sum í dag eru viðurskiftini kann verða sendir til danmarkar so er meiningin við tí ikki tað at vit bara eina at loyna skulu revsa fólk o at tey skulu betala fyri tað sum tey nú hava gjørt galið men at vit roynt faktiskt ynskja at geva hesum fólkunum ein betri møguleika a koma út í samfelagið sum agri betri samfelagsborgarar enn tá ið vit tá ið tá ið tey fingu henda straffin og kunnu fáa møguleikan at koma burtur úr tí milliønum kanska sum tey hava verið í áðrenn løgmaðuri nevndi eisini at at vit skuldu arbeiða við at fáa somu rættindi ella fangarnir skuldu fáa somu rættindi sum í danmark har haldi eg gott eisini at mann kann vera enn meira eg veit kki vat ma um mann skal siga ambitiøsur tí at vit vita at og fingu eisini upplýst í tí viðgerðini sum var av málunum sum bleiv lagt fram at at viðurskiftini niðri faktiskt eru verri enn í nógvum orðalondum tá tá tað kemur til nøkur ting til dømis nakað sum desponercaff og so framvegis at har eru nøkur ting sum faktiskt eru verri í danmark enn eru í øðrum norðarlondum og tí skulu vit kanska seta okkara sykti eitt sindur hægri at syrgja fyri at vit betra møguleikarnar hjá teimum føroysku fangunum í heila tikið heldur enn bara at seta danmark sum tað einasta rætta idealið takk fyri harraformaður
ja takk so fær løgmaður orðið aftur ger so væl
ja takk harra formaður tað er soleiðis at ein av høvuðsorsøkunum til atikann mann siga fangar ella ja fangar verða sendir av landinum er nokk tað at bæði tær fysisku ramnar men ikki bara tað men eisini tað at tilboðini ikki eru til staðar tað vil siga fangar sum verða dømdir eíin straff ja nú svinga tað itt sindur eitt altso pluss eitt ár har á leið verða sendir av landinum tíma metir ikki at tilboðini til hesar fangarnar eru nøktandi í mjørkadali illa í føroyum og tað er ein av orsøkum til at mann sendir sær her fangarnar av landinum og tað umhvørvið sum er í fongslunum í danmark í í nógvum førum eru munandi harðarir sum eg skilji á lanum fungerar fongsli væl her uppi tað vælegnaði fólk sum hava hava ábyrgdina av tí og taka sær av hesin her fangunum til dagligt og sum heild fungera tað rættiliga væl men sjálvandi er tað altíð nøkur útbrot og har tað ikki fungerar men sum heild er eitt er fongsl í føroyum væl fungerandi reinsins menniskjaslig og sovíðari og tað er har sum avbjóðingin er meira í teimum donsku fongsunum har vit hoyra nógv um hetta her at tað er øgiliga skjótt nú nevndiingilín strøm hetta her við attað var disponersaki og sovíðari har rokni eg við t hon sipa til et ta vur revsiseðlir taðe eliga skjót t varð settar inn u revsiseðlur sum er aftur ein kan man siga eyka straffi fyri at sita í einum slíkum fongsli so tað er nokk vónandi soleiðis at vit í føroyum tá vit fáa nøktandi fongsulsviðurskift í føroyum at tá sleppa vit eisini undan teimum keðiligu støðunum hjá føroyskum fangum at verða settur í eina revsuselli takk harra formaður ja takk so er hasin spurningurin svaraður og næsti spurningur nummar tjúgu hann er eisini til løgmann bárastein nielsen viðvíkjandi dagføring av uttanvíkisbolikisku heimandalógini og tað er bjarni kárasum petersen ger so væl
takkfyrihara formaður hetta er ein spurningur settur til bára stein nielsen løgmann ein spurningur sum kanska kundi verið settur til landstýrismannin í uttanrikismálum men eg meti málið at hava ein slíkan ríkisrættarligan karakter har sum tað eru stjórnarleiðari sum samráðast at eg velja at seta spurningin til løgmann sjálvan spurningurin ljóðar fyrstu spurninur ljóðar hevur landsstýrið sett skjøtl á samráðingarnar við donsku stjórnina um at dagføra uttanrikispolitisku heimilgdarlógina og ttanverjupolitisku viðurskifti føroya annars tvey nær væntar løgmaður at leggja fyri løgtingið eitt ítøkiligt uppskot um dagførda uttanríkispolitiska lóggávu trý hvat ynskir løgmaður at lóggávan skal fevna um áuttanríkistrygdarog verjupolitiska økinum fýra er ætlanin at innkalla andstøðuna og finna eina breiða semju tvørtur um floksmørk fyri at finna eina haldføraloysn í tvey túsund og fimm tá varð ein avtala millum føroyar og danmark samtykt um altjóða rættarligur sáttmálar føroya landsstýris at gera vanliga nevnd uttanrikispolitiska heimildarlógin hóast tað longu í innganginum á lógini stendur henda lóg hevur støði í sáttmála millum føroya landsstýrii og danmarkarstjórn sum javnsettar partar lógin hon er karmur um tað uttanvikispolitiska virkisføri hjá føroya landsstýri og er lógin eisini samtykt bæði í føroyum og í danmark undanfarna samgonga setti a arbeidda í gongd ella arbeiddi í øllum førum við at fáa lógina at dagførda og í samgonguskjalinum millum sambandsflokkin fólkaflokkin og miðflokkin stendur at lesa við formansinsloyvija ger so
samráðingar verða tiknar upp við donsku stjórnuna um at endurskoða uttanríkspolitiska heimldarlógum at málið er at hava fulla ávirkan á uttanríkspolitiskum økjum sum bara viðvíkja føroyum føroyskar myndugleikar skulu tryggja sær innlit í og ávirkan ella avgerðarrætt á øll uttanríku verjumál ið hava týdning fyri føroyar samráðingar verða tiknar upp í donsku stjórnuna um at lógartryggja hetta lógin hevur sum saga í fleiri førum verið ein forðing fyri uttanríkispolitiska virkisføri hjá landsstýrinum og løgtinginum og eitt feks dømi um hettar er at føroyar vegna hesi lóg ikki kundu gerast fullgildur partur av helsing forsóttmálanum og sostatt ikki ein sjálvstýður limur í norðurlandaráðnum takk fyri formaður rsoæ
takk harar formaður tað er soleiðis at hetta málið hevrur tikið upp á fleiri fundum við danska statsmistarin og mín boðskapur hev verðið greiður at tað er neyðugt at vit taka burtur hesar avmarkingarnar í utasku lógini so at vit betur kunnu røkja okkara áhugamál úti í heimi ein afturvenlgar trupulleiki ið eg havi víst á eisini er hetta her við at tað er óhepnar avmarkingar tá ið talan er um hansagar altjóða rættarliga sáttmálanar á teimum yvirtiknu økjunum tað hva so verið føroysk og donsk embatsfólk hava so sitið saman ú eina tíð roynt at komð til eina loysn men her er einki úrslit funnið sum vit í øllu førðum hava góðtikið og eg havi so sagt fleiri ferðnar eisini at hetta er ikki eitt embatsmannaverk skal finna út av hesum hetta er ein politiskur spurningur har sum vit politiskt mugu loysa og eg ætli mær so áhaldandi at gera mítt til at virka fyri at hetta her hesar forðingarnar í uttanegskuheimindalógini fáast burtur og og eg havi eisini víst á at har í løgtinginum er breið semja um at vit ynskja tað broytt og tí havi eg eisini gjørtgreitt fyri danska forsáttaráðaranum at tað er politisk at loyshettar og eg eri treistur av lyndi og eg ætliimat halda fast í tað men tað skal ikki vera nakað loyna ati henda koronatíðin hevur sjálvandi gjørt tað at samskiftið tað politiska samskiftið hevur verið ikki tað sum tað vanliga vildi verið millum anna hevur tað verið fast at føroya løgmaður og danski forsætaráðarir hava havt ein fund allarfyrstu januarmánað tað verður nakrar fundir gjøgnum árið men teir fundirnir ella tann fundurin hevur ikki verið enn hann verður seinni í hesi vikuni og tað er so eingin ivi um at hetta málið er nakað sum liggur mær á og tað er nakað sum eg vil hava loyst og eg havi gjørt vart við fleiri ferð tað skal finnast ein politisk loysn hetta málið bleiv eisini avtalað politiskt upprunaliga hendanpolitiska heimildarlógin tá hon kom í tvey túsund og fimm og tað er eisini politisttom má broytast so tað er ikki nakað sum embatsverkið kemur á máli við teg politiskar avgerðir og flytingar skulu gerast hær takk harr formaður
ja takk so er tað høgni hoydal sum fær orðið at gjørt væl
formaður tað er ikki altíð stuttligt at hugsa um hvat ið verður sagt áður hvat er gjørt men eg skal bara minna á at tá ið hendan sonevnda uttanvirspliska heimlalógin sum vit kallaðu fyri uttanvirispolitiska ómagingarlógin varð samtykt tá vóru vit í tjóðveldinum so avgjørd um hetta var eitt so stórt afturstig fyri føroya fólk at vit høvdu misálit á táverandi løgmann og tað hevur so prógvað seg so dyggilig verki hetta var er ein spennitroyggja eitt havt um beininð og tað varður royndir at gjørt at samrøðast um tað og eg eg veit a mæra uttan iva meina tað væl hann fær neyvan broytt at koma í tí uttan okkurt fjass so mítt uppskot er at vit leggja uppskot fyri tingið um at avtaka hesa lógina vetava staðin nógv sterkari tá tí henda lógin leggur bara avmarkingar á og gera okkum til ja danskar donsk umboð sum kundu samrøðast vegna danmark og tað er eitt stórt afturstig
ja takk so er tað aftur spyrjari m fær orðið bjarni kárasson petersen ger so væl
takfyrihara formaður ja eg vil eg vil egeg vil siga at hendan her lógin her hóast hon nokk hevur verið gjørd við tí fyri eyga at fáa størri uttanrikispolitiskt viskiføroy kanska í summum førum elvst til tað umvænta tað eitur ein heimildarlóg altso donskum ein fullmagnslóg og tað liggur í orðunum at tað er onkur kompetansa sum verður deligerað til føroyskar myndugleikar at at virka undir og tað haldi eg eisini at hon ger kanska serlig í kraft av nøkrum setgásetingum millum annað sigur lógin at har sum danmark longuer limur kann føroyar ikki vera fullgildigur limur tað hevur gjørt seg galdandi millum annað tá mann hevur viljað verið limur í í altjóða olympisku nevndina joc tað er eisini ein ein báði fyri fyri teir veiðufelagsskapirnir sum føroyar eru limir í og har sum grønland eisini er í tí at føroya grønland kunnu gott hava ymisk áhugamál og mótsverandi áhugamál men í teimum førum har sum bæði føroyar o grønlandi eru limir í einum felagsskapi har virka mann undir so kallaðu df gskipaninaalso har sum tað er ríki sum tosar við eina røt tað hevur víst seg eisini at vera ein vági htað hevur leingi verið eitt ynski politiskt haldi er broytt um at mann vil gjarna fáa størri uttanrikispolitiskt virkisføri so so seint sum í dag so kom eini ein ein tíðindastubbi út á ttvw um at at danska fólkatingið hevur nú samtykt at mann skal seta trý hundraðog hlvfems milliónir krónur av til at gera ein radara kanska á sotnfelli og tað er jú til dømis greitt brot á fámjissáttmálaum har sum tað stendur at eg fór vatningurin av utanriks og sikkaris politiskur spørsmolappotytingforferðina er teð naturligt á ferðini medindrás og ein metinflutilsi altso uttanríkispolitikkur er nakað sum bygva upp á yvirlýsingar í føroyum og mann hevur traditionelt kunna funnið loysnir men vit mugu fasilitera hetta her nógv betur enn hvat vit hava gjørttakk fyri
ja takk so er tað løgmans frá orðið aftur gerst væl bára hevn
aniesen ja takk harra formaður eg haldi at bjarni kára sum petersen kan mann siga leggur meira í hesa hesa taníheimildarlógina enn hon veruliga er altso vit hava jú eina grundlóg fyr at halda okkum til altso uttanvíðisheimildarlógin bleiv eitt sovorðt ein avspegling av grundlógini har mann royndi at prisisera nøkur ting tí at føroyar yngstu størri heimildir á uttanhirskikiska økinum meira greiddleika hvussu skuldi hetta gerast og í tvey túsund og fimm metti mann at hetta var loysnir at gera tað eftir eftir tí dfgskipanini sum vit hava men heimurin broytir seg føroyar flyta seg og nú ynskjar vit at fáa enn ov betri heimildir tað er tað sum málið snýr seg um tað at hendan lógin er ein forðing í mun til helstu forsavtaluna tað er jú ikki rætt altso har er tað kanska mann kann venda tíg øvugt og siga tað heilsingr forsavtalan er ein forðing fyri at føroya fáa limaskap so leingi sum vit eru í ríkisferðaskapinum og vit eru í ríkisferðaskapinum og eg fari at halda ímel tilm tann veruleikan vit liva í vit eru ein ríkisferaðsskapi tí tað tænir føroyska samfelagnum tað tænir føroya fólki og tað standa g fult inni fyri eg fari ikki at fyrigiva mørlan annan veruleikar enn tann sum vit eru í tað er ofta forðingin fyri at vit til dømis í tí avtalana sum eg gjørdi helst hu forsavtaluni sum sigur tað at tað er bara hesa her eina so reni statin sum kann verða við og sovíðari sum ger tað so tað kann ma venda báðar vegir men sjálvt um hetta ikki varð gildið so hevði nokk heilsing forsavtalan verið ein forðing fyri at føroyar fingu fullan limaskap í norðurlandaráðnum soleis sum tað vendir í løtuni men tað er nakað sum vit arbeiða við eu c bleiv eisini nevnt sum ein møguleiki erla sum ein forðing at vit fáa ikki limaskap har men jú vit arbeiða við tí tað gongur nokk tað rætta vegin tað gongur spakuligani men vit vita t tað at ting flyta seg av og á millum annað fingu vit fullan limaskap í ífótbóltssamgonguni fifa ogef og sovíðari so tað ber til tá rætta løtan er har og tað verður arbeitt ákravt bæði frá ísf og frá myndugleikunm annars fyri at fáa masiga hoyring fyri at vit ynskja fullan limaskap bæði í norðurlandaráðnum men ikki minst eisini í is takk harra formaður
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur bjarni kárason petersen ger so væl
takk fyrihara formaður ø eg eg eg vil ikki siga tað eri heilt samdur í í útleggingina hjá løgmanni tá ið hann sigur ati at tað var heltinforsáttmálin primer sum var orsøkin til at mann ikki fekk limaskap tað sum norðurlandaráðið segði tá var at hetta var nakað innternt millum danmark og og føroyar sum mátti avgreiðast áðrenn mann kundi koma víðari ja tað passar íð helstung forsáttmálan stendur at mann skal vera ein sjálvstøðugur statur men hingingin var ikki størri enn tað og mann segði at hetta mugu danmark og føroyar loysa fyri seg og tað eru eisini nakrar politiskar dinamikkir sum geras galdandi gerast galdandi norðurlandaráðnum sum er grundarlag fyri tí øh grundlógin tað er onkursvegna grundarlagið fyri fyri føroyska altso fyri føroysku tjóðina um vit hóast vit kundu ynskt at tað var øðrvísi og so hevur mann uttanríkispolitisku heimildarlógina sum sum onkursvegna er eitt undantak frá meginregluni í yvirtøkulógini har sum mann siga uttanríkismál er felagsøki punktum ferdigt mann hevur so politisk kunna flutt seg við at insistera upp á at verandi støður ikki haldar men er valt at víkja frá jurðaeni og tí meira positivistisku tulkingina av jurðaeini til at finna eina loysn har sum øll kunnu liva í sáttu semju og sum bárður nú bára stein nielsen nú sigur ja tíðin er broytt markant nógv síðani tvey túsund og fimm tað eru altjóðar rembingar sum ikki vóru til staðar tvey túsund og fimm og tað krevur eisini at føroyar eru meira virkisfør idiali var at vit fingu yvirtikið uttanríkispolitikkin tað kann yvirtøkulógin ikki loyva okkum men so mugu vit royna at trýsta uttandonsku uttanríkistænastu og danska politiska systemi til at kunna líkasum spenna eitt sindur breiddri enn teir hava gjørt tað var líkasum tað takfyri ha formaður
næsti spurningur á skrá er spuringur ummar einogtjúgu og tað er eisini til bárastein nielsen løgmann viðvíkjandi at seta á stovn ein ein soni trygdarráð at viðgera hernaðar og trygdarmál í føroyum og tað er høgni hoydal sum eg spyrjar ger so væl løgni hoydal
harra formaður eg skal loyna vanda mær orðini tí at eg skal viðganga blankt at eg eri rættiliga argur og reiður um tað sum gongur fyri seg í løtuni eg setti eina fyrispurnig skrivaðiin í gjár í dag lesa vit í fjølmiðlunum at danska fólkatingið hevur avgjørt í einari semju millum danskar flokkar at seta en hernauradar upp í føroyum fyri at tala sum halð nevnt trý hundrað oghálvfems milliónir og tað kunnvit venda aftur til men hesin spurningurin sum er settur til løgmann hann snýr seg um tær fráboðani at vit eisini bara sum løgtingsfólk hava fingið gjøgnum fjølmiðlarnar um at landsstýrið hevur sett á stovn eitt so nevnt trygdarráð síðan e fráboðan mann hugsar kanska at trygdarráð skal at viðgera áhugamálið hjá landinum so so fær man vita hvør í trygdarráðnum jú har eru løgmaður landsstýrismaðuri í uttanríkismálum og fíggjamálaráðsaman viðnøgnum embatisfólkum tað er eisini fráboða at hetta trygdarráðið hevur viðgjørt ítøkilig umbøn frá donsku stjórnuni um hernaðarvirksemið í føroyum tað blivur sagt alment í fjølmiðlnum sambært stýrisskipanarlógini so skal landsstýrið ráðføra seg við løgtingis uttanlandsnevnd í øllum málum av stórum uttanvíkspolitskum týdningi eisini um samráðinga í donsku stjórnina tað er ikki gjørt í hesum førim og tí havi eg sett løgmann í hesar spurningarnar hvat er endamálið við avgerðini um at landsstýrið sata stovna at stovna ein trygdará sum skal viðgera hernaðu trygdarmál í føroyum har bert løgmaður og tvey landsstýrisfólk eru limir í øðrum lagi eru mál um hernaðarviðurskifti og trygd ikki at mál fyri tað fólkavalda løgtingi og aðrar viðkomandi partar í samfelagnum og í triðja triðja lagi hvørjar uppgávur og heimildir hevur trygdarráðið og hvør hevur sambært stýrissimannalógini rættarliga landstýrismannaábyrgd av teimum avgerðum sum verða tiknar í hesum ráði og hvussu kann løgmaður hava eftirlit við tí tá hann jálvur situr í ráðnum og í fjórða lagi hevur landsstýrið ráðført við løgtingið um hesa avgerð og um svarið er noktandi hví hevur landsstýrið ikki tað
ja takk so er tað løgmann sum fær orðið ger so væl borðrasteinielsen
j takk harra formaður til fyrsta spurning hernaðar trygdarmál kring føroyar og arktis fylla meira í dag enn fyri bara nøkrum fáum árum síðani tí viðurskiftini millum heimsins stórveldi usa russland og kina eru meira spent nú enn áður vit hava fylgt gongdini seinastu árini men hava ikki gjørt nakað burtur úr tí støðuni vit eru í tíðirnar eru broyttar og tað seta so størri krøv til okkum her heima danmark varar av trygdar og verjumálum hjá føroyum og landsstýrið fær ella hevur avtalað at vit skulu hava størri innlit og ávirkan á politpolitikkin í danmark orsakað broytta umstøðunum serliga kring okkum til spurning tvey vanligt er í øðrum londum eitt nú danmark bretlandi íslandi at útvinnandi valdi tað vil siga stjórnin ella landsstýrið hevur eitt trygdarráð sum kann viðgera og kunna um mál sum eru viðkomandi danmark hevur reogeringar sigraesuttvalg bretland hevur nationalsi curoticansil og ísland hevur øringisráðið til spurning trý trygdarráðið tekur ikki beinleiðis avgerðir uppgávan hjá ráðnum verður sum nevnt at viðgerða og kunna um mál sum er viðkomandi fyri føroysk trygdarog verjupolitisk viðurskifti hetta fer millum annað at hava við sær at landsstýrið í størri mun fer at fáa loyniliga vitan um trygdar og verjumál og at tað situr ein bólkur í landsstýrinum sum hevur til uppgávu at halda seg kunnaðan um trygdarpolitisk viðurskifti til spurning fýra í stýrisskipanarlógini grein tveyoghálvtrýss stykki tvey stendur at og eg sitera øfrá formanninum
ja ger so væl uttan yløgtingsins kann landsstýrið tó ikki gera avtalur sum krevja luttøku løgsins fyri at verða útyntar ella sum annars eru týdningarmiklar tað vil siga at var hetta eitt mál sum hevði stóran uttanríðispolitskan týdning so hevði landsstýrið sjálvsagt ráðført seg við løgtingi men talan er um ein innanhýsis skipan av einum trygdarráði sum ikki skal taka nakrar avgerðir uttanríðispolitska økinum trygdarráðið hevur bara til endamáls at halda seg kunnað um týdningarmikil trygdarpoliðisviðurskiftir kring føroyar ella viðvíkjandi føroyum takk harra formaður ja takk so er tað onnur sum má møgulíkar at fáa orðið tað er bjarni kárasun petersen ger so væl
takkfyiha formaður tað er ikki at siga til at við øllum teimum rembingunum sum eru nú rundan um arktis rundan um kinesarar russarar og amerikanar og og so so so seint sum í dag fær mann at vita at fólkatingið hevur samtykt at brúka trý hundrað og álfems milliónur pkrónur p á n radara sottfelli uttan at løgtingið yvirhøvur er blívur spurt ella hevur viðgjørt málið ella nakað uttanlandsnevndin veita eftir øllum at døma ikki serliga nógv um tað heldur landsstýrismaðrin kanska heldur ikki hvussu ætlar mann so at hetta her trygdarráðið skal virka í mun til ta lóggevandi valdið altso hetta trygdarráðið bestendur av nøkrum embætsfólkum og nøkrum landsstýrisfólkum sum er tað útinnandi valdið men løgtingið er hóast alt tað lóggevandi og má kunna viðgera uttanlíkispolitisk og verjupolitiskt mál sum kanska ikki eru av einum einum einum slag har sum mann má viðgera tað í trúnaði spurningurin hjá mær er eitt sindur hvussu hvussu skal eta ráðið til dømis arbeiða við uttanlandsnevndina og poog politisku skipanina sum løgtingið er í heila tii
so er tað spyrjarin aftur høgni hoydal
ger so væl harra formaður efti thavi hoyrt svarið frá løgmanni so havi eg hug at spyrja hvussu longt hvussu longt kunnu vit lúta løgmaður svarar ikki spurningin um um hvørt mál um hernaðarvirksemi hernaðarmál og trygd ikki er eitt mál fyri tað fólkavalda løgtingið fyri tey sum eru vald at umboða føroya fólk hann svarar í staðin at landsstýri bara hevu gjørt eina innanrísis ráð við trimum landsstýrisfólkum nú kenni eg til øðríkisráðið í íslandi og løgmaður kundu kanska upplost okkum um hvat hvør situr í tíráðunum og hvussu tað virkar øh og samstundis sigr hann tað at danmark svarar av øllum øhtá mugu vit spyrja hvør hevur nakan syta hvør hevur givið heimild til til danska fólkatingið li danskar myndugleikar at taka avgerð um hvat vit verða brúkt til ernaðapoletskum virksemi er kann hvussu vísa løgtinginum á fýra fýra hvør av øðrum óheftar samtyktir har eitt samt løgting hevur staðfest at eingin kann brúka føroyar í hernapolitskum virksemi ella draga føroyar inn í ósemjur lmillum stórvveldini uttan at løgtingið sjálvt hevur samtyktað tað hevu løgtingið staðið samanum nú siga løgmaður bara nóg danir vara av hesum her og vit staðfest í dag at tveir tveir fólkatingsmenn sum eru valdir í føroyum vita meira enm ata málini enn vit sum eru vald at føroa løgting attað ber ikki til altso vit kunnu ikki lata alla skommu fara og bara lúta fyri hesum og vit hava fingið eit vita í fjølmiðlunum at hetta so nevnda trygdarráðið sum eg haldi er eitt sindur av einari viðtíheit at tað hevur viðgjørt umbønina frá dønum um at seta ein hernaður ata up í føroyum eg fari at spyrja løgmann um tað er rætt oeg fari at spyrja hvat tar hava svarað tí hvussu ber tað til at danska stjórnin kann melda hetta út o hevur tíðindafund í morgin uttan á hvørki løgting at uttanlandsnevnd veit nakað sum helst hvør hevur askikt hvat samskifti er farið fram og hvat hevur trygdarráðið viðgjørt tað fari at spyrja løgmann um ei greitt svar uppá eg haldi er eitt sera sera álvarsligt mál
javn so er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl takkar
formaður ja tað tað er akkurát hetta sum vit kanmann siga skulu læra okkum tað vil siga tá tað kemur til verju og trygdarpolitikk so er tað ikki nakað sum mann leggur út alment til allar partar og sigur hetta er tað sum gongur fyri seg hetta er tað sum fer at henda tí tað er júst tað sum liggur í hesin her trygdarpolitiska og tað at tað kann øsøgnan heital at landsstýrið sigur tað at nú vilja vit seta eitt ráð úti í landsstýrinum har teir sita landsstýrismenn sum vara onkursvegna av uttanríkismálum av trygdarpolitikkinum hjá føroyum altso millum annað fíggjarmálaráðrin varar av einum øki í sambandi við við kttrygd og annað og tað er tí at tað er valt sum tað er valt og tað er ikki ein ein vansi heldur at tað er so ein úr hvørjum flokki sum situr í hesum trygdarráðnum tað og siga at nú hava vit eitt forða har vit kunna viðgera slík ting og hvat er viðgjørt í trygdaráðnum nú kann eg uttan at siga for nógv siga tað atað hevur ikki verið viðgjørt at ein radara skal seta upp fyri føroyum fyrui trý hundraðog hálvfems milliónir vista er tað sum øgni hoydal vild hava meg at siga men tað er eingin loyna at tað síðstu árini og tað er ein frágreiðing longu frá tvey túsund og sekstan sum eg haldi meg vita at undanfarna landsstýrið eisini visti av og visti um at tað var uppá tal at tíðin nærkaðist til at ein radari helst bleiv aktuellur aftur í føroyum tað haldi eg ikki hevur verið nøkur hemmiligheit tí tann frágreingin er ein almenn frágreiðing sum er komi fram og tað er tí at nato sær eitt hol her ímillum í í føroyskum loftrúmi og tað at frmmaktir gera sær dalt av tí dámar mær ikki sum fór y at løgmann eg haldi ikki tað er forsvarligt men tað er eingin ivi um at alt hetta sum hendir nú at tað verður gjørt ein avtala í danmark hetta er opinbært okkurt sum er likið út onkrastaðnis tíðindafundur verður í morgin men hetta her sum eg liki út sigur at tað er játtaðir ella partarnir eru samdir um at trý hundrað og hálvfems milliónir skulu brúkast til ein radara í føroyum men har tað eg skal legjast afturat at landstýrsmaðuiní uttanvíksmálin hevur eisini víst á at tað verður einki gjørt í føroyum uttan í fullum samráði við føroyingar og tá ivist í onga løtu í at landsstýrismaðurin fer til uttanandsnevndina tá málið kemur so langt men tað sum er hent í dag at tað er ligi út at ein avtala gjørd tað fái eg ikki gjørt so nógv við taðr í danmark hetta hendir og at tað er sagt at danska stjórnini villu vegna nato men eg slatti natopengar at brúka opinbart tað su r liggi trý hundraðoghálvfems miliónur krónur vit fáa at síggja í morgin hvat talað er tað rætta takk harra formaður so er tað
høgni heitav sum fær orðið í sínari síðsta umfarinum er gjárhald
ja harra formaður eina var tað so at tey sum vórðu vald av stjórnum av landinum tey tóku ábyrgd um á stjórna landinum tóku ábyrgdin av sínum gerðum stóðu til svarsfør sín at gerar tað havi e ikki upplivað leingi svarið hjá løgmanni var ein roynd at koyra ábyrgd niyvir okkara annan undanfarna landsstýrið sovíðari nei vit hava í dag fingið at vita hann sigur at vit mugu læra okkum ikki at viðgera ting alment í dag hava vit alment fingið at vita at danska stjórnin hevur gjør eit avtalu við danskar flokkar um at seta hernaðaradara upp í føroyum vit hava eisini almennafingið at vita at hetta trygdarráðið sonevndta sum landsið má gera hvat tað vil eg haldi bara heta spælfyri galdarínum hevur viðgerðarspurningin sum radara i blivin kunnað um tað í hvussuher að færi at biðja løgmann vátta tað tað er tað sum er hent og eg fari a biðja løgmann um hann so ikki um ikki annað kans to siga her frá tingsus røðarapálli hann góðtekur ikki at tað verða almennar fráboðanir og tíðindafundur frá donskum ráðharrum sum kanska ongantíð setta sín fót í føroyum um hvat ið føroyar skulu brúkast ti hennara politiskt ætlar hann at sragk í karater og siga tað at tað góðtekur hann ikki ella aftaná bara stildtigandi aftur bara at siga tað jamin vit skulu onga ábyrgd hava og vit mugu bara at bliva sæg kunnaða frá dønum su mugu teir brúka oknum tum havat vilja so tað upplýstir løgmaður eisini aft her sum mann kan fáa høvi at rætta nú havi eg lisið tað sum er komið út um hetta málið tað eruikki natopengar hetta eru pengar sum danir seta av til ait so nevnd arktisk beregskáp ella økja tað roknivið lanstýrismaðurin í uttansmann kan vátta tað tað siga pengar av donsku fíggjarlógini er tað er tí at danski flokkar ha gjørt semju um tað so heta er ikki natupengar hitt er so tað at danmark við tí sparir sínari hevur spart anin rigvað up pengar upp á ikki at brúka tær pengar nar tæir skuldu brúka til natotilbúgving tað er nakað heilt anað um heta iki nakar við natupengar at gera tata r eina avgerð sum er tikin í fólkatinginum har vit so eisini hava tvey fólkatings umboð sum eru limir í teimum flokkum sum eru við til at gera sær avtaluna og eg fari t bara at biðja løgmann um hann um ikki annað kann traktikarater og siga tað at tað verður ikki góðtikið frá landsstýrinum at hettar føroyar verða viðgjerdar á henda hátt tá ið ein svorður melding kemur út um ein adara í føroyum tað ávirkar eisini okkara samráðingarstøðu við onnur lond tað kann ávirka okkar viðurskiftin við russland ella við kina ella handsaravtalur annað so tað er ein øgiliga avgerandi hending sum hendir og løgmaður o mátræðkar taer ag siga at hetta veru ikki góðtikið og tað verður eingin avgerð tikin ella útmeldingar gjørdar um hetta uttanso at løgtingið hevur samtykt taðja
so fær løgmaður tað seinasta orðið í samband við hendan spurningin gjørd væl ja
takk harra formaður mær er upplýst at tað verður eingin radarsetr upp í føroyum uttan tað eru fullum samráð við føroyingar tað at so forserksministerii ella forfensjinistarin hevur gjørt eina eina semju við donsku flokkarnar um at pengar eru avsettir til ein møguligan radara í føroyum tað fái eg ikki gjørt so nógv við men sum sagt tað verður einki gjørt í føroyum uttan fullari semju við føroyingar tað er tað sum eg havi fingið at vita og tað má eg fyrihalda meg til hjá mær er eingin ivi at vit hoyra til vesturheimin og vesturlendsku verjusamgonguna tað ivist onga løtu í um høgni hoydal ætlar sær nakað annað tað veit eg ikki men men vissu vit vilja tað so skulu vit eisini tora at siga tað og torar at handla út frá tí og tor at taka avgerðir frá tí men harumfrá til at siga at alt skal alment leggjast út her og mann skal viðgera tað alment í løgtinginum sovíðari tað er har vit skulu hava nakað at læra eg veit ikki hvussu langt vit kunnu fara túg eg havi ikki verið við til tað fyrr hetta er nýtt at vit verða drigin inn í slík mál og eg ivist onga løtu í at landsstýrismaðurin fer at kunnað uttanlandsnevndina og sum eg skilja á lagnum nú spurdi g formanns uttanandsnevndini hann væntaði tað verðar ein fundur mikudagin dslandstýrsmaðurin fortelur mær at tað verðu annaðhvørt mikudagin ella hósdagin so har verður ein fundur har tað verður kunnað um aftaná teg komið í alment frá tí rætta myndugleikanum í danmark tað verður tíðindafundur í morgin í dag sum eg skilja lanin er okkurt likið út frá forlíkspartinum for likspartnum um hetta málið tað fái eg ikki ordiliga fyri hildið meg til men tað at ein radari hevu vrið ávegis ella verið ynskiliður frá nato tað hevur verið leingi ávegis og at siga tað hetta er ikki natopengar tað haldi eg er skeivt tí tað er eingin ivi um at natolegði trýst á at limalondin skulu rinda meira og hetta er so ein kapasitetspakki har tað skuldi avsetast ein komma fimm milliard har sum mann nú er gjørt eina semju millum flokkarnar á fólkatingi um hvussu hesir pengarnir skulu býtast og harav detta so eftir tí sum eg liggja út trý hundraðog álv fems milliónir krónur til ein eventuellan radara í føroyum sum kann gerast í fullari semju við føroyingar í føroyumja
so er hesin spurningurin avgreiddur svaraður it koma so til tann næst síðsta spurningin í dag tað er ein spurningur til løgmann frá høgna hoydal og hann er viðvíkjandi rættindum hjá samkyndu foreldrum í føroyum og børnum teirra høgni hoydal fær orðigersovæ
hevur hann formaðurhesin her spurning varð eisini settur áðrenn orðaskiftið í gjár og endamálið við hann er at spyrja løgmann um hansara støðu sum løgmaður og sum formaður í samvælflokkinum og sum politikari hvørja støðu hann hevur til málið um rættini hjá samkyndum foreldrum og børnum teirra og tí er ein øgiliga einfaldur spurningur tekur løgmaður undirvið tekur løgmaður undirvið at samkynd foreldur og børn teirra skulu hava somu rættindi sum hinskyns foreldur og børn teirra bæði í barnskipanini og viðvíkjandi foreldramyndugleika og øðrum familjurættarligum viðurskiftum
fær løgmaður orðið ger so væl
ja øh takk harra formaður nú er hatta málið rættiliga ella fekk eina rættiliga drúgva viðgerð í gjár her á løgtingi so eg haldi ikki nakar ivi um hvat næstan hvør einstakr tinglimir heldur ísmálinum og eg gjørdi eisini vart við í gjár at eg vildi sjálvandi arbeiða fyri ati allir borgarar í føroyum óansæð kann man siga hvat fyri samfølingur tey hava á ymisum ymisu økinum hvussu tey vilja innrætta síni familjuviðurskiftir og tey børnini ikki minst sum verða borin í heim skulu fáa somu rættindir óðansæð hvat upprunin tey stava frá og sovíðari og tað vil eg til ein ohvar tíð arbeiða fyri men samstundis má eg eisini við halda meg til at eg siti í einari samgongu har kanska ikki øll eru av somu fatan sum eg eri og tað kenna øll til sum hava sitið í einari samgongu at man tillagast til hvønn annan fyri at náa teimum ja yvirorðnaðu málunum at dríva samfelagið so væl fram á loysum til ber við so góðum viðurskiftum til borgaran sum til ber við so góðari vælferð sum til ber og tí undrar tað meg í gjár aftan á eina drúgva viðgerð um at geva kamman siga øllum sama møguleika at fáa útgjald úr barsskipanini fall við eitt brak og eg meini at taparin egendtiga vísner og tað haldi er harmiligt vóru egentliga tey sum málið í byrjanini snúðu seg um tey samskyntu í einum politiskum spæli ímillum samgongu og andstøðu tað var jú ein møguleiki bæði hjá samgonguni men eisini hja andstøðuni at samtykkja mál í gjár sum gav møguleika til at geva øllum hesirættindini sum tíverri ikki øll hava í dag tí at barnið er tað sum er umráðandi eru fokus og tí má eg siga sum hær at eg ja eg bleiv kløkkur í gjár at bæði málini ella bæði broytingaruppskotini fullu og harvið kann mann siga at tey sum málið upprunalegs snúði seg um tey samkynd tí eguliga vóru taparin í gjár
eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað hervør pálsdóttir gjørt væl
eg haldi tað er eitt sindur av uttan um tosað at siga at mann verður skakkur av at andstøvan ikki tók undir við einum peruvellingien á uppskoti sum kom fimm minuttir yvir tólv men mann kann so hvussu staðfest at stóri taparin í gjár var tey samkyndi og sovorð vinnarin var miðflokkurin og ein pikkulítil partur av samgonguni sum heldur restina av teim mosepralu politikaraunum í løgtinginum sum gýsloyvismálin takk fyri
ingilín stramm ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg kundi hugsað mær í saman eisini at spurt løgmann hann bleiv eisini spurdur úr løgtinginum í gjár og hevur úttalað tað alment síðani í útvarpinum í morgun havi eg torført tað at hann ynskir at broyta ymsar ásetingar í familjurættarliga økinum eg skilji tað sum tað er broytingar ið lógu um børn's rættihetar kann løgmann upplýsa hvat fyri broytingar tað er hann ynskir at gera á hesum økinum er tað snýr tað seg um til dømis samóðarskap takk fyri at hava mær
so er tað biljustinussen
takk fyri harra formaður eg haldi tað hevur sera stóran týdning tá ið mann ger lóggávu at mann dugir at gera lóggávu tað hondverkið generelt so tað umfatar øll menniskjur og at mann ikki pilkar ávísar bólkar burturúr og hvørki gevur teimum verri ella øðrvísi rættindi sum bólkur tí at tað er eingin endíð á bólkum sum mann kann seta navn á og uppfinna í einum samfelag visttað vísir seg at bara man eitur ein ein bólkur og serligar minnilutabólkur so kann mann fáa serlig rættindi tí skal mann s eliga væl eftir sumum lóggevari at mann ikki fer inn á ta ta breytina at mann lóggevur serliga fyri ávísar bólkar tí tað kunnu finnast eitt ótal av fólki sum føla seg at vera partur av einumll øðrum bólki og sum kunnu krevja rættindi á hesum hasum økinum tí er tað eitt kynstur tað er at ggeva generelt soleiðisar at øll

takk fyri harra formaður tað sum tað bleiv tosað um eisini tað var tað at tað vóru nakrar fíggjarligar avbjóðingar við barsisskipanini samgongan gjørdi sær so tann ómak at koma við einum uppskoti sum dekkaði ymiskar partar millum annað eisini har sum mann situr og hevur brúk fyri at onnur kunnu fáa ein part av síni barsli tað kann vera nógv nógv ymiskar støður sum kunnu verða galdandi og tað er nú soleiðis at tað ómetaliga nógvir bólkar sum í dag ikki rúmast innan fyri okkara barsisskipan av ymiskum orsøkum og tað valdu vit at seta í samgonguskjal vit skuldu hyggja uppá nú gjørduvst eina skjótari roynd fyri at at mann skuldi loysa hendan fíggjarliga avbjóðingina beinanveg men eg veit ikki hvat instamentið var í uppskoti sum kom tí at tá ið vit so høvdu eitt mótsekk so var tað sekstan vit samgongu tóku undir við tí og ikki en gongu seytjan mær í samgonguni so mann kann ivast í hvat málið endiliga skuldi snúgva seg um men hatta hevði so verið ein góð loysn á tí at
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg skal býta býta viðmerkingar í tvey nú fyri tað fyrsta haldi tit hava gleðiligt at hoyra a løgmaður tekur undir við at samkind skulu hava somu rættindi sum onnur amki foreldur og børn teirra í barnsskipan so skilti eg at hann kann rættameðinu eg farað skeivur tað havi eg havi eg havi ikki hoyrt bárður nilsen sagt áður mær vitani hevu n atkvøtt ímóti øllum hjúnabangslógini tveyhundaðog seksogtrýss b vátnatíligt so tað er eitt stórt framstig tað næsta eg fari at siga tað er kanska ikki fen setur bmen hvursu ímóti hjúnaðamanslógini o alt tílíkt tað næsta eg fari at siga tað tað eg fari eg fari vinarliga inniliga at frábiðja mær hetta hendan politiska sjónleikin og tað hikli sum fer fram í mun til uppskotini í gjár í síðstu løtu royndi mann at grugga málið við einum mótuppskoti sum í veruleikanum hevði gjørt tað at samkin foreldur vóru als ikki viðurkend men vórðu definerað at knappliga sum støk sjálvt samkin sum er blivin vígd borgarliga so sjálvandi ber tað ikki til tað haldi eg tað haldi eg eri beinleiðis eg haldi eg haldi einin niðurgerandi ímóti fólki at koma við tøknam uppskotum so ikki brúka ikki ikki royna at finna upp á søgur bara fyri søgurnar skyld tað triðja eg fari at siga tað e tað um løgmaður meina tað sum hann sigur so er hann næsum løgmaður í føroyum hann hevur valdi í føroyum hann hevur allan møguleikar fyr at gera nakað við tað um hann meinar tað sum hann segði at hann ætlar at arbeiða fyri rættindim hjá samkyndum og tí fari eg an spyrja løgmann øgilia útøkiliga hog eg haldi hannevndi nakað um tað í gjár er ætla løgmaður so at hetta landsstýrið fer leggat fram broytingar í foreldrarmyndugleikalógini og lógini um børnsrættistilling og ætleiðingarlógini sum eru tær tær níggjar lógirnar sum eru neyðug ar at broyta eisini fyri at geva samskyndu foreldrum full rættindi og teirra børnum á sama hátt sum sum hinskynd og nær nær koma tey uppskotini fram og verður tað so elsbet mersets gunleystótir sum leggu tey fram ja
tá hvør eg fari at biðja heita á fólk um ikki at brúka so ógvuslig orð at brúka orðið hikl er øgiliga ógvusligt tí vit vita jú at vit hava ymsar meiningar og tað er tað nýtisliga at vera hikl fyri tað um vit hava ymsar meiningar og útføra tær á ymsan hátt so eg haldi at eitt slíkt orð er for ógvusligt at brúka í slíkum føri og so fær løgmaðurorðiði
ja ø takk harra formaður tað er altso ja føroya løgmaður er hægsta hægsti embatsmaður í landinum men løgmaður hevur eisini ein veruleikan liðugur í og tað er at vera kans mann siga odd viti hjá eini samgongu og við liva í einum demokratiskum samfelag vit vita tað at eitt og hvørt mál skal gjøgnum í løgtinginum krevur ein meiriluta soleiðis er politiski veruleiki sett saman og tað haldi eg at øll sum hava sitið í samgongu vita at tað er eingin sum einsamallur ræður í politiskum skipanini tað krevst altíð ein meirilut ella er eingi meiriluti og so er eingi samgonga og so er einki landsstýrið og eingi sum ræður so tað tað krevur at mann stendur saman um tingini og tað vita øll at hendan samgongan hevur ikki sum eygalmál at føra tey etisku málini víðari frám á leið og andstøðan royndi so í gjár at leggja eitt uppskot fyri tingið og vit vistu hvat fyrella vit sóu hvat va lagnum tað fekk og eg vil siga eg harmist at mann hóast kann mann siga tey sum ikki vilja fremja kann mann siga tey málini sum m meinaru og eg rúkandi ósamdur um allíkavil góvu seg so langt so at siga ókey vit finna eina loysn soleiðis at vit tryggja teimum í hesum førinum samskyntu eisini at fáa møguleikan at fáa veitingar og barsskipan tað haldi eg bara at vísa stórt sinni tað haldi eg tað var men tíverri bar tað ikki á mál so eg má siga sum er at visti mann vildi tí sakini tann rætta vegin og so sigur mann tað at man komi viðeinum forkølaðum uppskoti ogso víðari eitt tað uppskotið segði ikki tað at tað er bara staka mammur tað segði tað at tá tað e ein løgfrøðilig støk foreldur og løgfrøðiliga støk foreldur tá tað kemur til børensrættistilling og foreldramyndugleika alt hetta her tað er tað sum er avgerandi fyri hvør stendur fyri at eiga eiga barnið og at ráða yvir barninum og og tær veitingar og annað í hesum førinum barsilsveitingar sum hetta barnið kann fáa tað haldi eg hevði verið ein máti at loyst málið upp á í fullari semju í løgtinginum tað væntaði ag tað fór at vera men tað bleiv tað tíverri ikki takk harra formaður
ja takk fyri so er tað høgni hoydald sum fær orðið aftur í gjársfal
harra formaður tá ið eg veri átalir fyri at brúka eitt ávíst orð so má tað vera sum tað er men tað er akkuát tað sum eg meini altso eg góðtaki vissi fólk siga sína ærligu meining men at koma við slíkum at royna knappliga at venda tag yvir at andstøðuna at andstøðan ikki vil ta vil vil geva samkyndu rættind as tað er tað er so langt úti at tað sømis ikki einum løgmanni ta hetta er politiskt spæl av tí allarringasta allaringasta skuffuna tú sum eg segði uppskotið há andstøðuni hevði ligið í tinginum síðani novembur mánað mann hevði einki gjørt uttan at strýðsta um tað í samgonguni umbært so koma klokkan tingfundur prglana og ellivu so koma kkan tígju gmóti trý við eina uppskoti sum í veruleikanum tók tók alla virðin burtur og javnstøðuna hjá teimum samkyndu burtur so art løgmaður pástendur av tað kundi loyst máli tað er taatað eg má farin alt alt ov langt í sínum politiska spæli fyri tegat líkas sum vaska sær hendurnar og í at í at fremja uttan umtos og fyri at sleppa undan uttan um tosinum so fari eg bara at spyrja løgmann eina ferð enn at tá ið hann o fráboðaði sum eg var fegin at hann persónliga tekur undir við at samkin fáa hesir rættindinni og teirra børn nær kunnuv so rokna við og hann egðihan for arbeiða fyri tí og han og løgmaðu í landinum hann heur allar magn til at gera tað oghann veit hann heur á meiriluta vist han gera tað tað vil siga nær koma nær koma uppskotini um broytingar í foreldrarmyndugleika í lógini um berres restistilding ella rættarstøð og barnarnara vildja heldur kalla tað og í ætlanini ættleiðingarlógini nær koma tey uppskotini niðan tað vil siga a koma tey í hesi tingsetun ella kundu tey s komið beint eftir ólavsøku tað tað hevur áhugavert at vita tá ið løgmaður nú hur meldað greitt út at hann tekur fult undir við at gera tað og fer at arbeiða fyri teimum rættindum
so fær løgmaður tað seinasta orðið hesum her spurningin ger so væl ja
øh takk harra formaður ja n eg kann ikki brúka orðið menmen tað orðið sum undanfarni spyrjari brúkti í sínum fyrsta umfari ið aftur svari til mín ø eg veit ikki hvar tað kemur frá tí veruleikin var tann í gjár at vit høvdu eitt uppskot á borðinum sum samgongan segði seg vilja taka undir við sum tryggjaði tað at tvey a sama kyni sum fingu eitt barn høvdu møguleika at deila og fáa somu rættindir sum foreldur í dag hava í vartskipan tað er fakta tað at vera løgfrøðilig støk foreldur er í dag tað sum tey eru óansæð hvussu barnið kemur um tað verður aftleitt ella um tað verður føtt so er tað staðfest tá er tá eru tey støk løgfrøðilig foreldur og tað sum uppskot í gjár legði upp til tað var tað eitt ja tað skuldi vera møguligt hjá hesin her viðkomandi um tey livdu saman við einum av sama kyni at geva tann partin sum sambært barsisskipanini var ætlað til hitt foreldri í íparlagnum til tann sum tey yngsktu tað er kunnað loyst tann ta avbjóðingina og givið teimum samkyntu somu rættindir sum kan man siga tey siðbundnu foreldrini hava tá tað kemur til hitt málið nær løgmaður fer at avgreiða málið um foreldrarmyndugleika og børumseftisilling og so víðari tað haldi eg greinaði rættiliga væl í gjár vit hava eina samgongu um nakar so veit høgni hoydal at tað krevst ein meiriluti aftan fyri at gera broytingar høgni hoydal ætlaði millum annað at selja mær vitandi allan fiskin og uppboðssølu hann fekk ikki meirilutan tað endaði við fimtan prosentum sum so kolldømdi uppboðssøluna av tí sama vil eg siga so mann eigur at vita tá man á arbeiðir politisku skipanini at tú krevvir til eingva tí hava ein meiriluta fyri teimum málunum tú arbeiðir við og tá er teg sigi politiska spektrið og meiningarnar í etiskum málini er rættiliga vítt í samgonguni báðar vegir og tí dugi eg at síggja fyri mær at tað verður ein telving sum skal til har so eg tori ikki at siga nakað dátu á og um hendan samgongan klárar at loysa tey málini
ja takk fyri so er hasin spurningurin avgreiddur og vit eru komin til tann seinastu spurningin í dag og tað er ruth vang sum hevur sett ein spurning til helga abrahamsen landsstýrismandi og umhvørvisvindumálvnum viðvíkjandi lógini um oyðaraíbúður og ruth vang fær orðið gerst væl
takk fyri harra formaður nú fara vit heilt niður á jørðina niður á matrikkulin hetta er ein púra ópolitiskur ítøkiligir spurningur eg biði við viðmerkingunum stórt bústaðartrot er í landinum orsøkirnar eru fleiri men hagtøl vísa at vit í dag í mun til fyrr eru lutfalsliga fleiri húski við bara einum ella tveimum fólkum nógv stór eldri hús standa runt landið har tað er rúm fyri fleiri húskjum eitt nú er vanligt at hús við fleiri hæddum hava eina íbúð ella fleiri av hvørji hædd verandi lóggáva forðar fyri at slík hús sum upprunaliga eru ætlað at húsa einum húski verða sundur matrikulera soleiðis at fleiri eigarar kunnu eiga hvør sín part í sama húsi ítøkiliga er tað ásetingin í løgtingslóg nummar ellivu um eigaraíbúðir frá hálvfjerðs sum ásetir hesar treytir spurningurin er sær landsstýrismaðurin nakrar forðingar fyri t lógin um eigaraíbúðir frá nítjan hundrað og hálvfjerðs verður broytt soleiðis at møguleiki verður fyri at sundurmaterikulera verandi hús til fleiri bústaðir um ja hvørjar eru hesar forðingar og nummar trý hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at gera broytingar í lógini takk fyri
ja takk fyri so er tað helgi abrahamsen sum fær orðið gjørt væl
harra formaður ja fyrst ætlanin so fari eg at takka fyri spurningin hesin spurningurin verður settur landsstýrismanninum sum umsitur málsøkið matrikkul og sundurbýti men err sjávandi líka nógv ein spurningur um íbúðarmynstur og sum og tað liggur so hjá einum øðrum landsstýrisfólki men sum eg skilji a lagnum so hevr tað verið eitt sindur av ivivamáli um hvør skuldi hav handan spurningin men fyri at svara spurninginum matrikulert síggi eg ongar forðingar fyri at broyta treytirnar fyri sundurmatrikulering í oyðaríbúður hin vegin so kunnu tað vera onnur atlit sum tala ímóti løgtingslógin um oyðaríbúður er frá nítjan hundrað og hálvfjerðs og hon hevur sostatt verið í gildi í næstan einoghálvtrýss ár lógin gevur heimild til at býta sundur hús í oyðaríbúðir soleiðis at tað er møguligt at útvega sær ein ein serstakan ognarætt til íbúður í einum húsum og hetta er sjálvandi ikki er galdandi fyri hús sum er eldri enna vist te sum vórðu til áðrenn hendan lógin kom í gildi endamáli við lógini er at gera tað møguligt fyri borgaran at ogna sær eitt annað slag av bústaði enn sethús eitt nú vísandi til at sethús kunnu vera rættiliga dýr bæði við atliti av byggukostnaði og kostnaðin fyri grundstykki í viðmerkingum lógina sæst at fyrimyndin er danska lógin og lóg um eiðin eiðarleilihetir frá nítjan hundrað og seksogtrýss treytirnar fyri at býta eitt hús sundur í oyaríbúður sambært lógini er at alt húsið skal verða lagt sundur til oyaríbúðir húsið skal verða grundað eftir triðja apríl nítja hundrað og hálvfjerðs og húsið skal verða ætlað at leggja sundur í oyaríbúðir orsøkin tlat húsið skal vera ætlað at leggja sundur oyaríbúðir er eitt eitt nú at bygningurin og skipaninar rundanum bygningin skulu verða gjørdar til eitt hús í fleiri íbúðum og so var onkur spurningur eftir um at taka tað í næsta umfari takk fyri
síðani eru tað onnur sum kunnu fáa orðið og fyrst fær edvard jacobsen orðið
formaður at spurningurin er viðkomandi og tað er ein stór avbjóðing í sambandi við tær at at fáa tak yvir høvdið og tað er øðrum nógv sum kanska búgva í mann sigur rættiliga stórum húsum kanska eitt og tvey fólk hvar ið viðset her varð mann sigur gjørdur ein betri møguleiki so kundi tað kanska verið tað at tað vóru mann fekk loyst nakrar av síni bústaðartrupulleikunum sum mann er í við sambandslokum at tosa eftir nógvum um hatta málið og helgi abrasen sum hevur hevur absolutti hugt upp á tað og og nøkur ting sum hann sigur matrikuleringin tað er nevnt nokk men so er tað hvussu húsini eru ætlað at sær hvussu tey eru gjørd til at kunna deila upp men men ein átrokandi spurningur vil siga tí at tí tað er stór avbjóðing akkurát tað at fáa nokk av húsum so tí spílistan er rættiliga stórur runt runt alt landið og nógv hús er bara eitt og tvey fólk sum búgva í takk fyri aðra formaður
ja so er tað magnus rasmussen
takk fyri har fór mær ein sera viðkomandi spurningur sum er havdur á lofti onkuntíð og eg minnist eisini frá tí at eg var í kommununi men røddi um eitt her og eg kundi hugsað mær at vita sum mann nevnir nítjan hundrað og hálvfjerðs altso hví akkurát nítjan hundrað og hálvfjerðs hvat er tað sum ger tað at húsini ikki kunnu eldri enn frá nítjan hundrað og hálvfjerðs og so nevndi landsstýrismaðurin at tað var roynt altso matrikulert var eingin trupulleiki men tað var onnur atlit at taka eg kundi hugsað mær at kanska at fingið at vita hvat hvat annað er tað enn tað roynt tað at matrikulera tað tí eg eg kann hugsa okkurt sum kann vera men tað eg haldi at vera okkurt gott at fingið tað at útgreina og so um landsstýrismaðurin ætlar at broyta eitt takk fyri
ja so er tað uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja eg hugsi um eisini hatta sama hví mann hevur akkurát hatta markið tí mann veit eisini um bygningar sum alt er fullstendiga skræll innanúr og bygt av nýggjum við tí endamáli at tað kann vera fleiri íbúðir so øll trygd og alt slíkt er upp á plás at tað faktiskt eru bara bara bara veggirnir útveggirnir sum sum eru gamlir og av tí sama kann mann ikki selja tað og og hava tað til fleiri matrikul so tað kundi verið interessant at vita um tað er nøkur serlig grund til at tað er ella hvat takk fyri
tak fyri síðani fara vit aftur til spyrjarin rutt vang fær orðið ger so væl
takk fyri ja orsøkin til at eg seti spurningin er júst hettar at hetta er eitt mál sum javnan er uppi at venda og øll sýnast at vera samd um at hetta er fornuftigt at gera og tí hevur tað í veruleikanum undrað meg hví ið tað ikki verður gjørt eg dugi ikki at síggja at her er nakað politiskt sum forðar men sjálvandi verður mann noyddur til at seta nakar treytir soleiðis at tryggja at hesi bústaðirni lúka treytir til trygd og rýmingarvegir og so víðari so eg ímyndi mær at sjálvandi skal okkurt arbeiði gerast viðvíkjandi altso í kunngerð til dømis men eg haldi eg eri sannførd um at hetta kundi hetta loysir ikki okkara allar okkara bústaðartrupulleikar men hetta er eitt lítið mál sum kann loysa nakrar trupulleikar at mann simpultenn tekur eldri vit vita at nógv av teimum eldru húsunum sum eru bygd í trýssunum og hálvfjerðsunum eru rættiliga stór og tí saktans kunnu hýsa og oftani gera tað hýsa fleiri húskjum men at mann fær formalisera tað soleiðis at tað er at mann eigur sín matrikkil hóast at mann deilir hús við onkran annan takk fyri
ja takk so er tað helgi abramsen landsstýrismaður ger so væl
ja harra formaðu eg kann siga tað at eg havi biðið fólk um at ra fyrireika at gera broyting í hesa lógini soleiðisnar at mann kann broyta hetta her ønú bleiv spurt hví nítjan hundrað og hálvfjerðs er er so avgerandi tað er nokk bara tí at lógin er frá nítjanhundraðog hálvfjerðs og so man tá skriva lógina at húsum framyvir verva bygdur pá hendan mátan og teáðrenn s ikki pá handan mátanso spurdi magnus rasmussen hvørji onnur atlit núnevndi eg tað at matrikulertur eingin trupulleiki men tað er in onnur atlit tað hugsi eg um tað at at til dømis tá ið lógin bleiv broytt í danmark tá tá heivma nógvar lutaíbúðir og tá ið mann broytti lógina so vísti tað seg at talið av lutíbúðum fall øgiliga nógv tí alt bleiv til til ognarella tey áttu tey keyptu tann partin burturúr sum bleiv tað til eitt annað slað og so kann kann mann politiskt spyrja vilja vit hava lutíbúðir ella vilja vt ikki hava tað tað kann ávirkað tað men eg trúgvi ikki t tann trupulleikin er so stórur í føroyum tí at eg haldi ikk vit hava nakrar serlig nógvar lut íbúð í føroyum so men tað er líga tann spurningin man skal líka venda hvar vil mann staðar politiskt og so nevndi uni rasmussen nakað sum rættiliga relevant sigur hvat er eitt gamalt hús altso vit síggja ta at tð er gamlir bygningar mann skreiðir alt innanúr teimum og er tað so gamalt hús sum kemur upp aftur ella er tað nýtt bara ki lættur stendur eftir og og tað er sjálvandi altá tað skal mann taka við og so og so er tað so er tað ymisk onnur ting sum treytin mann hevur til til bygningarymiskum slag sum sjálvandi mugu fylgjast men altíð alt so haldi eg at at spurningurin er rættiliga relevantur og og vit eru farin so smátt at hyggja eftir hesum her og fáa tað broytt soleiðinar at at tað skal bera til at sum tú masikulera takk fyri
ja so færin rutt vang orðið aftur gevu kóði
takk fyri eg vil bara takka landsstýrismanninum fyri svarið og eg haldi at tað ljóðar sera gott at mann ætlar at fyrireika eina lógarbroyting eg havi sjálv onkuntíð umhugsað av lagt uppskot fram um at broyta lógina men akkurát hetta er kanska so tekniskt í at eg haldi hetta er eitt uppskot sum hóskar seg betri til eina umsiting at koma við so at eg eg takki einaferð landsstýrismnum og gleði meg til at fáa eitt ítøkiligt lógaruppskot um hetta málið takk fyri
ja takk so er hesin spurningurin svaraður om vit eru komin komin ígjøgnum allar spurningarnar í dag sum allar eru avgreiddur trýogtjúgu í tali og tað sum er eftir á skránni í dag tað er framløga og eg skal boða frá at skal fyrst boða frá einum fyrispurningi og hann er til løgmann frá høgna hoydal og viðvíkjandi valið á limum í nevndur og ráð síðani løgtingsval í tvey túsund og nítjan hesin spurningurin verður so settur ella vit skulu atkvøða um henda fyrispurningin á um hann skal svarast á næsta tingfundsíðani skal eg boða frá atjørgun niclasen hevur lagt landsstýrismaðurið lagt uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um skatt av reiðaavirksemi fyri tingið tað er altso tonsa skattalógin nágreiningar og konsekvensbroytingar o da og so skal eg boða frá at ingilín didriksen strøm hevur lagt uppskot til samtyktar fram um at seta á stovn ein mat vøru banka tað vóru framløgurnar í dag so eru ikki fleiri mál til hendan fundin og næsti tingfundur skal boða frá at tað verða ta er tingfundur verðr aftur týsdagin í næstu viku og tingfundur verður týsdagin aftan á døgurða og mikudagin frá klokkan ellivu og hósdagin frá aftan á døgurða eisini og tað er lagt út meti týsdagin er skráin hendan og tann tingfundurin byrjar klokkan hálvgum tvey tá verður fyrsta atkvøðugreiðsla umeta skrivliga fyrispurningin nummar ðs strika seks til ella til løgmann sum tað eitur á tingi frá høgna hoydaða løgtinsmanni viðvíkjandi valið av limum í nevndir o ráð síðani løgtnsvali tvey túsund og nítjan síðani varður onnur viðgerð av løgtsmáli nummar seksogtrýss tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skrásetin av motorakføri og tað eru nógv lang undirtyttil har tað er at lækka virðisavgjaldi fyri persónbilar við brittøgni og persónbilar við plogg inn hybrittøgni rokna skrásetingargjaldið á innfluttum brúktum motorakførum við støði í keypsprísinum frítaka flytigaðs motorakfør frá skrásetingargjaldi stytta tíðarskeiðið fyri undantøka av virðisgjaldi virðisavgjaldið av hýru og skúlavognum og leingja undantøkurna fyri at rinda virðisavgjald fyri motorakfar sum bara nýta ravmagn ella vetni til framdrift so tað er ikki eitið á yvirskrift og so verður onnur viðgerð av løgsmál nummar sjeyogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald til meirvirðisgjaldslógin og tað er at leinga heimildini at fáa meirviðisgjald endurrinda í sambandi við bygging ella umbygging av ávísum leiðubústøðum keypav st orkuvinarligum motorakførum elriktum hitapunpuskipanum og dagføring av reglunum um leiðubilar hasar bára aðru viðgerðina verða týsdagin og so verður fyrsta viðgerð av hesun løgtingsmálisum bleiv lagt fram í dag nummar tveyogfýrs uppskot til løgslóg um broyting løgtslóg um skattað av reiðar rívirksemi tonsaskattalógin nágreiningarkonsekvensbroytingar tað málið verður beint í fíggjarnevndini so verður framløga eisini á skránni so eru vit komin á mála í dag og tingfundurin er lokin